so er tingfundur settur og tað fyrsta málið á skránni í dag er atvøðugreiðsla av skrivligum fyrispurngi fyrispurningur trý tjúgu tveyogtjúgu frá elspet mersetis gunnleysdóttir til høgna hoydal í samband við oljuleiting í føroyskum øki og um eingin mælir ímóti so fari eg at mæla til at vit uttan atkvøðugreislui samtykkja at hesin spurningur verður svaraður tað er her við samtykt og síðani fara vit til málini sum er á skrá í dag at viðgera og tað er fyrst fyrsta viðgerð av tingmáli nummar eitt nei orsaka fyrsta viðgerð av løgtingsmál nummar fjøruti tjúgu tveyogtjúgu sum er uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um avgjøld við skráseting av motorakførum og tað er so áseting um stigvíst hækking av virðisgjaldunum á orkuvinarligum motoruakførum og avgjalds javnseting appilsin disil og hybridakførum og síðani er tað fyrsta viðgerð av løgtingsmáli einogfjøruti tjúgu tveyogtjúgu sum er uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um meirvirðisgjald og tað er meirvirðisgjaldslógin og hetta málið snýr seg um leingjan á tíðarskeiðnum fyri endurrindan av meirvirðisgjaldi í sambandi við keyp av orkuvinarligum mótorakførum og hesi bæði málini tey fara at verða viðgjørd undir einum og tey verða beind í fíggjarnevndina tá i vit eru ligug at viðgera málini og g skalt biðja um framsøgufólk og tað er fyri javnaðarflokkin eykum samuelsen og fyri sambandsflokkin magnus rasmussen fyri fólkaflokkin beinur johannessen fyri tjóðveldi hervør polsdóttir fyri framsókn hanna jensen og fyri miðflokkin steffan klein poulsen og tað verður eygun samuelsen sum er fyrsta fær orðið ger so væl
forkvinna ja her eru tvey uppskot tvey tingmál sum verða viðgjørdr undir einum og tað eina tað snýr seg um afturbering av emvg til orkuvinarlig akfør og hitt tað snýr seg um skrásetingaravgjald tiltil akfør eisini og har er tað tað vist vit taka søguna aftan fyri hesi her uppskotini so hava vit jú havt eina skipan frá tvey túsund og seytjan til tvey túsund og nítjan har vit høvdu afturbering av mvg til elbilar og í tvey túsund og einogtjúgu so bleiv skipanin longd ella hon hevur sikkut verið longd áðrenn tað eisini men tvey túsund og einogtjúgu tá komu soesir her plogg inn hebridbilarnir inn og tað fyriliggjandi uppskotið sum nú er sum vit nú viðgera tað er so frá tvey túsund og trýogtjúgu frameftir har mann ger tað broyting at fyri tað fyrsta at frá fyrsta juli í tvey túsund og trýogtjúgu tá fær hesar her plogeinn hebridbilarnir úr skipanini upp á tann mátan at teir verður ikki avgjaldsfríði og so hevur mann so gjørt eina skipan eftir hesum lógaruppskotinum um mvegafturbering sum gongurheilt fram til tvey túsund og áttaogtjúgu har mann fásærella har hetta her emvegafturberingin hon hon hon minkar so líðandi í tvey túsund og trýogtjúgu fýraogtjúgu verðr hon hálvfjerðs túsund krónur og so minkar hon við fimmogtjúgu prosentum hvørt ár so at í tvey túsund og áttaogtjúgu tá er emvegafturberingin burtur hitt hitt uppskotið tað er so um um frítøku fyri avgjald har mann so eisini hevur upp á sama máta har mann tekur tekur frá fyrsta juli í trýogtjúgu tá skulu hybridbilarnir hava sama avgjald sum bensin og disil meðan hinir el og vetnisbilarnir teir verða so niðurlagaðir upp á sama máta avgjaldsfrítøkan hon hon minkar fyri hvørt árið so at hon í tvey túsund og áttaogtjúgu er er millum tretivu og fimmogfjøruti prosent øh eftir hesi bæði uppskotini standa at verða koma í gildi man siga dagin eftir at tað eru kunngjørd tað vil siga ella og við gildi frá fyrsta januar tað vil siga at tað er afturvirkandi og vanliga sigur mann tað at ta man lóggevur afturvirkandi so er tað í lagi tá i tað er til fyrimuns fyri borgaran kann mann siga at tá annars kann mann diskutera tað við at lóggeva aftureftir øh orsøkirnar til ja ter so at tá eg havi nevnt søguna so sita seg sjálvt at hetta her eru uppskot sum hava verið viðgjørd á tingið fleiri ferðir fyrr og og hetta er so reguleringar í teimum skipanunum sum mann kann siga vit hava havt meira ella minni síðani síðani tvey túsund og seytjan orsøkirnar til uppskotini tað eru sjálvandi fleiri men mann kann siga tað at tey virskpaðu skipaða orsøkirnar til uppskotini tað er tann
ja orsøkirnar til hesi hesi her uppskotini eru sjálvandi tað at vit hava samtykt ein veðurlagspolitikk har mann samtykti fleiri átøk sum skuldu skunda undir orkuskifti í føroyum og og har mann skal skerja tað samlaða útlátið av vakstrarhúsgassun við fimmogfjøruti prosentum í tvey túsund og tretivu og og y pc i p c c mælir eisini til t at londini ikki ikki hava meira útlát í tvey túsund og hálvtrýss enn trø og plantur og hav kunnu upptaka eg haldi tann setningurin sigur nokk so nógv vis mann hugsar enn trø og plantur og hav kunnu upptaka tað sigur nakað um okkara útlát og tað sigur nokk eisini nakað um hvussu er týdningarmikið tað er at mann ger nakað við tað og tí er tað sum eg sigi sum eg var inniá við søguni at mann ger nakað stigvíst eina stigvísa eta er ein eggjan til at fólk skulu kunna og ein møguleiki til at kunna leggja um í hvussu er innan fyri bilaferðslu at mann kann kunna keypa orkuvinarligar bilar og fáa stuðul til tað og so roknar mann nokk við ati eftirspurningurin fer at økjast og tað fer at vera meira vanligt og at bilarnir nokk eisini við tíðini fara at gerast bíligari tí útfasar mann eisini ella minkar mann eisini ta emvegafturberingina sum mann hevur sett inn og tað sama við skrásetingargjaldinum at at tað verður meira vanligt og at fleiri og fleiri fara at út størri eftirspurningur og so gerast bilarnir eisini bíligari tí at ein orsøk kann mann siga til stuðul er nokk eisini tann at mann at tað er øgiliga viktigt at vit fara undir heta grøna orkuskifti at tað verður stimbrað og eisini tað at øll skulu kunna koma tí grøna orkuskiftinum so at tað er kann mann siga tær yvirorðnaðu yvirorðnaðu tankarnir í hesum her uppskotinum sjálvandi hevur tað eisini nakrar fíggjarligar avleiðingar uppskotini bæði tvey vistu vit taka stuðulin til meirverðisgjald so so so hevur so kemur tað sjálvandi at verða nakað lægri í í tveyogtjúgu av tí at hybridbilarnir eru bara í skipanini til fyrsta juli tað gevur so tað gevur so eitt lítið sindur minni í í meirvirisgjaldi ella í endurrindan av meirviriksgjaldi ikki í meirvirisgjaldi má eg siga tað mótsagt í tvey túsund og tveyogtjúgu tá betalti landið tveyogtretivu komma tríggjar milliónir í endurrindan og at roknar við tað kanska vera einir níggjuogtjúgu milliónir í í tvey túsund og trýogtjúgu sjálvandi hatta har er ringt at meta um tí at hvussu broytast hvussu broytist atferðin hjá borgaranum tá ið skipanir broytast hinvegin so kann mann siga ati at mann ið hvussu er ikki kubbar á stokkinum upp á tann mátan at mann at mann sigur at tað sum mann vil broyta við skipanini tað verður ikki broytt frá degi til daks so mann gevur øllum eitt gobbrá til fram til fyrsta juli ati so kann mann eisini tey sum selja hesar bilarnar sum kunnu tey eisini tillaga seg tað og tað haldi eg er øgiliga gott at mann at mann letur tað vera ein ein sovorðin yvirgangs

og vit hava jú eisini sæð tað ati at síðani síðani inflatiónina og at oljuprísurnir hækkaði so nógv og bensin og disil nú er taið gott nokk lækkaðir akkurát beint nú men síðani tann gongdin byrjaði við krígnum í ukraina at vit fingu inflatión og hægri hægri bensinprísir at tað eru fleiri og fleiri sum keypaði elbil ella hava býlagt sær elbil tí sum eg havi skilt so í bíðitíðirnar nokk o langar so at tað hevur eisini viðført eitt sindur av einari broyting í atferðini hjá borgaranum og tað eisini fleiri og fleiri sum eru farin at fáa sær grønar orkuskipanir tí at athitt er meira kanska ótrygt og er øgiliga dýrt akkurát nú so at tá ið tað henda sovorðnir ting so broytist borgarar ella keyparaatferðin eisini viðsvit so hyggja eftir tí síðsta tað er hetta her viðhetta her við skrásetingargjaldinum so sær mann tað at at skrásetingargjaldið er er er lækkað øgiliga nógv frá tvey túsund og nítjan til tvey túsund og tveyogtjúgu tað r er lækkað frá eini hundrað og seksogfýrs milliónum heilt niður í hundrað milliónir og tað er ikki bara tí at mann hevur havt hesa her frítøkuna men tað er eisini tí at tí at tað eru færri bilar færri bilar seldir færri níggju bilar sum verða skrásettir og tað hevur kanska nakað við keypiorkuna hjá fólki at gera h men visti mann nú lækkar ella ella broytir avgjaldsfrítøkurna her so væntar mann tað ati at at tað kanska verður einir fimmogtrýss milliónir um altso visti sølan var visti mann at tað árliga um minni inntøkurnar av avgjaldsfrítøkuni vist mann ikki hevði broytt hetta her so hevur tað kanska verið einir fimmogtrýss milliónir vist tað var á sama støði sum tað er í tveyogtjúgu øh men men hetta her sjálvt hetta uppskotið við at hybridbilarnir fara úr upp á eitt hálvt ár tað er kanska einir sekstan milliónir sum verða í meir inntøku til skrásetingargjøld mann kann siga øll hasihar tingini eru meira teknikkur tað sum er viktigt í hesum uppskotinum haldi eg sjálv tað er at vit halda fram á tí grønu kósini og at vit halda fram við at við at stuðla orkuvinarligum om nú er tað akførin herbeint men orkuvinarligum loyðslum loysnum í heila tikið tí at tað grøna orkuskifti er nakað sum vit eru noydd til og sum politikarar so mugu vit eisini gera tað sum vit kunnu fyri at skunda undir og eggja til at at tað verður at tað gongur so skjótt sum gjørligt takk fyri frú forkvina
viðmerkingar tann fyrsta frá beinir johannesen ger so væl takk fyri frú forkvina nú varð røðaran eitt sindur inni á hesin her við at tá tað kemur til emvigei so er tað rætt at tað verður tá tað kemur til plogg inn og ebridbilar so er tað ein útfalsingarfasa kanman siga at mann sigur frá fyrsta juli av sum verður ikki enn goldið eimeirviksgjald men eg síggi tá tað kemur til skrásetingargjaldið so er ikki tað sama galdandi harpeint har tekur mann so beinanvegin og broyddi tað veit røðaran hví mann hevur gjørt mun á hesi beðum økjunum
svøru takk fyri
nei tað eg tori ikki at siga akkurát tí akkurát grundgevingina fyri tí øh hví tað er beinanvegin men tað giti eg at fíggjarnevndar frúan kann siga okkum tá ið hon fær orðið men eg veit ikki akkurát hví mann ger tað tað
tað veit eg ikki takk fyri
tað steffan klein poulsen ger sovælja frú forkvina nú tosaði røðarar nógv um at vit skulu stuðla orkuvinarligum loysnum í hesum førinum akførum men eg hugsaði líka spyrja inni til tann sosiala partin tí at her fara nógvar milliónir úr landskassanum hvørt ár eini fýrs milliónir kanska til at skula keypa elbilum ogog út frá mínum logikki so er tað ikki endiliga ella so er tað faktiskt tey vælhavandi sum sum keypa sær nýggjar bilar og fáa størstan ágóðan av hesum lættanum sum vit gevur løgtinginum so eg barð spyrja røðaran um hon heldur at hetta vendir sosialt rætt at vit geva
so stóran lætta til keypavælbilin
ygumsamuelsen ger sovæøhtakk fyri frú forkvinna øhtað er væl møguligt at í byrjanini er tað tey sum hava betri ráð sum keypa hesar bilarnir og fáa hendan her hendan her frádráttin men hetta her er bara fyri tað fyrsta so er hetta bara eitt av átøkunum her eru fleiri onnur átøk sum skulu til sum sum skulu til fyri har mann fer at stuðla millum annað at taka oljufýring niður og so víðari sjálvandi skulu tey vit hava sagt sum samgonga at øll skulu við í tað grøna orkuskiftið og hetta er kanska ein stuðul fyri at fáa glaðu á sum eg segði so at hesi bilarnir eisini verða bíligari so øll kunnu ogna sær tær mann økir um eftirspurningin og tá ið mann økir um eftirspurningin so verður útboðið væl saktans eisini økt og tað vil hvussu er up á sikt viðføra at fleiri kunnu ogna sær eisini hesar bilarnar eg veit hendan diskussiónin hevur verið fyrr men eisini tá ið uppskotiðhevur verið frammi men eg haldi að er øgiliga viktit at siga hetta her er
bara eitt átak av nógvum takk fyri
víðannanú verða so plogin ybridbilarnar eisini útfasar nokk so skjótt kundi tað viðført tað at mann tekur plog innhybridbilarnir við kundi tað ikki viðført at mann í staðin fyri at tey fólkini sum so skulu keypa nýggjan bil og standog velja skal eg keypa ein elbil ella skal keypa ein bensinbil ey kanska heldur vilja keypa ein bensinbil í staðin fyri bí við at mann nú
tekur flogg inn hybribilan burturúr
eygum samuelsen gersovæl ja takk fyri frú forkvinna fyri tað fyrsta so haldi eg tað er nokk so áhugavert at minnast til at plogginnibilarnir vóru slett ikki við í uppskotinum frá táverandi landsstýrismanni í unghvørvismálum tí at hann helt ikki at teir skuldu vera við tí teir dálka for illa og fyri tað næsta so so so veit eg ikki umvimann tosar við tey sum hava skil fyri hesum her við orkuni og við dálking og sovíðari um tey síggja so stóran mun á at mann keypir ein bensinbil ella ein plogg innbil tað er sjálvandi ein faklig diskussión men eg eg loyvi mær bara at minna á at tað vóru tað var slekki við í uppskotinum hjá táverandi landsstýrismannin og haldi haldi eisini at seyðan tók seg undir við tí og visti mann hyggur eftir veðurlagspolitikkinum sum samgongan hjá spyrjarunum legði fram so standa teir heldur ikki í teimum átøkunum so standa teir ikki nevndir so tað má vera tí at politiska skipanin í stóran mun er samd um at tað er i
ikki rætt at hava teir bilarnir við takk fyri
gjørt væl fyri forkvinna ja eg fari at takka forkvinnu í fíggjarnevndini fyri eina greiða framløgu av hesum evnum sum er til viðgerðar og tað er gott at hoyra at tað grøna orkuskiftið tað skal vera fyri øll tað skal ikki hava eina sosiala slagsíðu sum onkur róði framundir sjálvandi tað skal vera fyri øll og henda diskussjón viðginnbilum er tað púra beint at taka hesar blogginnbilarnar burtur úr hesum uppskotinum tí blogginnbilar hava ein nógv nógv styttri livialdur enn enn elbilar og tískil verður tað nógv verri hjá fólki at selja teir aftur tá teir hava brúktari nøgvur nøgur so tað er taki bara uppskotiðið betur at blogginnarinir úr annars so kundi eg hugsað mær at hoyrt um eg um sambælsuna hevði nakrar tankar um hvørji onnur tiltøk skulu takast fyri at koma longri á tí
vitktigu grønu leiðini takk fyri
eygun samuelsen ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna ja eg haldi eisini sjálv at tað er rætt at taka hesar her bilarnir burturúr tá tað eru tøkni tað snýr seg um so kann mann altíð diskutera og summi eru samd og summi eru ósamd og so víðari men eg haldi tá ið fakkunnleikin í hvussar heldur at eg ikki r rætt at hava tey við hava tær við so haldi eg at tað er tað má má halda seg til ø onnur átøk harhar er til dømis hetta her við stuðul at taka oljuføring niður og mann fær eisini stuðul til tá i mann keypir grønari orkuskipanir tað at fáa húsarhaldini at leggja um til grøna orku haldi eru ómetaliga viktigt og akkurát har má mann hava skipanir sum tryggja at øll kunnu vera við í tí hatta
er eitt dømi takk fyri frú farskaðni ja takk fyri tann næsti at røða verður magnus rasmussen framsøgufólk fyri
ja tað er tvey uppskot sum eru til viðgerðar eg haldi at forkvinnan í fíggjarnevndini hevur greitt rættiliga frá detaljunum í hesum her her eri nokk so nógv altso her eru prosentir og er eru ár og her er plogginn og her er plogg inn hybrid og her er hybrid og her er bensin og her er disal og her er vetni altso her er øgiliga nógv so tað er skjótt at mann kann mæla eit sindur runt í hesun her haldi eg sjálvur tað sum mann kann siga er kanska tað mest avgerandi í hesum her vistu vit hyggja so var tað soleiðinr aitt eitt uppskot kom frá undanfarnu samgongu í tvey túsund og tjúgu tá var tað jørgun niclasen sum legði tað fram við at leingja hetta her við við elbilunum við emvigafturberingini og eisini heta her við skrásetingargjaldinum men tá kom hetta her afturat sum handlaði um hybrid og plokginn hybrid tá mátti eg sjálvandi fara at lesa upp á afso hvat hvat ver hetta altso hebrid og ploginn og mann mátti seta ittær eitt sindur inn í hetta her og tað møtti fyri at siga tað fr m ær tað møtti nakað av mótstøðu tí at fólk vóru øgiliga ymisk ar málið um hetta her við at nú skuldi mann hava hebrid inn á hetta her og plagennibrid hetta bleiv væl og virðiliga viðgjørt og eg minnist tað at uppskotið hevi ikki verið til hoyringar hetta hevur til hoyringar og eg eg plagi man siga javnan at at átala ta uppskotið ikki at verið til hoyringar men viðhvørt kann mann siga tað at hetta er faktiskt bara ein framleingjan av einum uppskoti tað er hetta ikki hetta her er ikki bara framleingjan tí her ger mann eina nokk so stóra broyting í hvussu ferð og tí hevði eg fyristilt mær um hann hevði kanska hvussu er havt fund við onkrar partar íhesin her men tað hevur mann so ikki havt men tað má so nevndin taka sær av tað viðhvørt seg pp á tann mátan at nevndin má sjálvandi innkalla og sovíðari visti mann hyggur í tað málið frá tvey túsun ogtjúgu so sá mann tað at allar bilasølur uttan tvær høvdu eitt hoyringssvar saman har ið teir hildu hetta vara fínasta slag sum kom í tvey túsnog tjúgu fínasta slag meðan tvær søgdu fínasta slag men koyri hybrid vekk tí at hebrid altso tað tangeraði ikkitil grønt

tað bleiv so samtykt við hesiun her hybrid so var tað beint fyri jól nú áðrenni væl bleiv útskrivað tá kemur uni rasmussen landsstýrismaður niðan og vistu vit so halda okkum tilhetaher við emvigenum so líkist hetta her vistu vit hugsa um emvegei nokk so nógv tí sum uni uni rasmussen landsstýrismaður kom vit kunnu siga at tað er kanska ein temperamangs spurningur uni rasmussen tað uppskotið sum hans legði fram har skuldi útfasingin vera liðug hálvt annað ár seinni enn tað sum stendur í her so tað er mann kann siga ein tepperamangspurningur vit vilja hava avskorin nú ella faktiskt siga mann fyrsta juli tað kundi kanska verið áhugavert at at hugsa hví er tað fyrsta juli men tað burdi kanska verið í ólavsøkudag men men tað etað er so nakað annað men men so tá vit koma til hetta her við hybrido ogplogga inn tá tá kappar mann faktiskt av stokkinum men tað eru nokk eisini fyrsta juli í í skjótt at planda alt hetta her eifyrsta juli visti mann bara lesur líkasum lógaruppskoti so sær tað út sum at tað verður kappaðav fyrsta januar men men eg haldi at tað er altso fyrsta juli ja men sjálvandi onkuntíð er ivamál og so tekur mann tað upp og kanska landsstýriskvinnan greiðir frá og so taka tað annars upp í fíggjarnevndini tað skal ikki vera nakar ivi um øheg havi hug at siga nøkur fá orð um hetta her við við plogeinn altso eg haldi tað at at koyra plog inn næstan í sama posa sum he brid er er ikki rætt vissi eg taki til dømis mesum dømi eghvi havt ein ploga inn so hevi egkunnað koyrt upp á æl bæði til arbeiðis sog frá arbeiða meðan høbrid eri eri nakað annað og tað var eg heldur ikki serliga glaður fyri tann tí tað var men men so er tað hett her við at visti mann skal keypa ein elbil í dag so kanska mann fær ongan elbil tí at tað r tað er so lang kø skal mann so bara keypa ein bensinbil ella hevði tað verður beturi at keypt ein plagainn tað kann so vera tað sum tað fíggjarliga í hesum her at tað sigur seg sjálvt at við se nú mann skal mann sigur kappast stokkinum við hesum her upp á forskelligar mátar so kemur landskassin saktans at fáa nakrar krónur kanska ikki beinanvegin so nógv men men men so kemur landskassin at fáa kanska teir pengarnar aftur sum hann hevði rætt til at byrja við men mann hevur so fleiri samgongur longt hetta her við við elbilinum men nú hevur mann so eg komin til eina eina útfassing so eg haldi tað ati ella eg kann siga tað at sambandsflokurin fer at gevast eina góða viðgerð í í nevndini men eg síggi fyri mær til til dømis verður tað áhugavert at vita til dømis bilasølurnar hvar eru tær staddar í hesun her ha eg hugsi hava tær stórt lakur av fingið sær stórt lkur av hesum her sum nú knappliga mann ikki kann selja til kundarnar so bíligt sum mann hevði roknað við og sovíðari altso tað er hvussu r eitt sum eg trúgvi vit fara at lýsa í fíggjarnevndini bara fyri at hoyra hvat tað er tað er møguligt tað at tað er ikki nøkur avbjóðing men eg haldi tað er er hvussu er eitt og so sjálvandi umhvørvisstovurnar hvussu ta er tráð við veðurlagspolitikk og tær avtalur mann í gjørt so hetta skal fáa eina eina góða viðgerð frá sambandsflokkinum tað skal ikki verða nakar
ivi um tað takk fyri takk síðani er tað viðmerkt
ringar tann fyrsta frá jliclasangir so væl jarðarformaður etta síðsta at man ja j avgjaldsøðin hjá samgonguni sum var tá reyðug sum nú aftur hon sær út til at herja beinanvegin altso at ann hybrid og ein plogg inn í bridbilur skal fáa kanska einar stað millum fimmoghálvfjerðs og hundrað túsund krónur í eyka avgjald frá fyrsta juli tað má vera ómhugsað altso fyri tað fyrsta meir tað gjørt fyri at ein plogihybridbilur skuldi rinda sama avgjald sum ein líknandi bensinbil og hann er jú munandi grønari nú tekur mann og hækkar að tað vil siga forguskild ikki keypa plogg inn keyp bensin at bilarsølurnar liggja inn við einum rúgva av hasum bilunum og knappliga verða avgjald oystu dividar tað leggur ein avgjald samgonga lítið í men men at kalla hetta uppskotið grønt tá besta litirn er finnuplei evta uppskotið tail meirri

gersæja takk fyri harra formaður jørguniclasen hann er ttirættiliga avgjørdur í hasum har eg eri kanska eitt sindur meira spyrjandi og siga at vit fara t viðgera til nevndini og hann var inni á akkurát hesin her við plog inn altso er er tað nú so forferdiligt sum summi siga tað vera hvussu hetta her við altso hvussu hvussu standa nú hesar her fyritøkurnar altso vistar nú hava ein hóp innu av hesum her altso hvussu hvussu ger mann so so tað fara vit at taka upp í nevndini fyri at fáa lýst allar hesa her síðurnar og so tað skal nokk verða væl virðliga lýst áðren
um vit fara at skriva eitt álit og taka støðu takk fyri
stefan klein poulsen ger sovæl ja frú forkvinna røðarin hann hevur arbeitt nógv við umhvørvismálum oog grønmálum tá hann sað sum landsstýrismaður eí ja vinnumálum og umhvørvismálum og eg spurdi undanfarna røðara um um tann sosiala partin o eg haldi ikki hon ordiliga svarað upp á tann spurningin men eg hugsaði í tí prosessuni í tilgongdini har mann hevur arbeitt við við grønum málum hvussu nógv ev mann viðgjørt tann sosiala partin og heldur magnus rasmussen at hetta uppskotið vendur sosialt rætt tá vit nú síggja hvussu stór upphæddir faktiskt fara úr landskassanum
til hesar afturberingarnar
ja takk fyri frú forkvinna ja akkurát hasin spurningurin um um tað vendir sosialt rætt og mann plagar at tosa um um tey sum nú fáa hava ráð at keypa hesær her bilar um tað ynski eru tey sum kanska hava ráð frammanundan ha og tað hevur jú verið eisini frammi her á tingi um kanska givið beinleiðis stuðul til tey sum ikki hava ráð soleiðsir at tey kunnu keypa so eg haldi at mann hevur malið eitt sindur sum hundur um heitan greyt tá ið tað hevur við heta her sosiala hvusu tað vendir men eg haldi óalmindiliga ofta hevur tað ikki vent rætt sosialt
takk fyri
síðan er tað eyðkund saman samd gert svaltakk fyri frú forkvinna hetta her sum magnus rasmussen nevnir at mann kappar av stokkinum við hybrid og blogginbilum so er tað hóast alt eitt hálvt ár og tað er verið frammi líka síðani og nýggjárinum haldi eg almenn frammi men tað er púra rætt tú hevur ikki verið til hoyringar og tað tann partin skulu vit sjálvandi taka okkum av í fíggjarnevndini og eisini at finna útav um fyritøkur hava stórt lágur ella og hvussu tær metir sær útfásingarperiodina sjálvandi skulu vit taka tað upp í fíggjarnevndini men til tann sosiala partin so fær mann elbilar sum kosta um tvey hundrað túsund krónur og eg veit ikki hvussu nógvar bensinbilar nýggjarnar mann fær sum eru bíligari enn tað so tað er ikki soleiðis nær at eingin vanligur føroyingur hevur ráð at keypa sær ein elbil so eg haldi ikki tað vendist so sosialt
sum tað verður sagt
hvat sær tú sann ikki frá frí fólkini ja nei eg veit ikki akkurát hvat er at kappa stokkinum men at so hetta hetta er frá tí at uppskotið sikkur verður samtykt ella samtykt í broyttinum líki so er tað kanska ein tríggir mánaðir tí tað er nokk so knappligt hvussu er eg kalla tað at vera at kappa stokkinum men at so frá tí mann byrjar at tosa um tað so so veit eg um eg sær sum seljar bilarnar og tey sum ætla at keypa bilar eru trygg fyri tey samtyktu tinginum tí tað haldi eg mann ofta hoyrir at at álitið á tað sum er sagt og tað sum er samtykt er ikki altíð so grønstórt men tað kunnu vit so sjálvandi gera nakað við sjálvi sum sum nú eru eru her so eisini at tað álitið kann vaksa og sosialdræftið at tað kann mann sikkurt tosa aftur og fram onkuntíð er tað eitt sindur betri onkuntíð eitt sindur verri og tað er eisini annað uppá hvønn mann
við takk fyri
sólvitt nolsoy ger sovæltakk fyri frú forkvina nú nevndi magnus rasmussen tað at hann ivaðist eitt sindur í visi eg skilti hann rætt hann ivaðist í mununum á elbilum og ploggin hebridbilum nú finni eg onga føroyska kanning um d men tær útlendskar kanningar um hatta evnið sum vísa tað at útlotið frá einum plogg inn høbridbil er altso nógv størri kanska tvýfált so stórt sum fá einm elbili so tað sum mann ætlar við hesum uppskotunum er at at taka eitt stig á tí grønu leiðini so gera vit í øllum førum tað rætta tí sum magnus rasmusen eisini var inni á so ætlaði undanfarna samgonga tað sama sum hetta men
framskundar ætlaninar eitt líti sindur
esja takk fyri frú forkvinna ja vit ætlaðu tað sama mvigøkinum men ikki tá ið tað komu til hetta her við skrásetingargjaldinum tá tá vísist tað frá í í hvussu ferð so hetta her við hvat er grønari ella ikki altso visti er ein plogeinn sum um mann ger sær mka aløðan sum eg sigi um mann kann koyra til arbeiðis aftur og fram og eitt sindur afturat bara upp á el treytað so av at framleiðslan í grøntringim r inní so dugi ikki at síggja tað stóra munin men tá ið tað so koblar eventuelt til bensin ella disa ella hvat er so sig tað seg sjálvt at tað ikki serliga grønt men tað er bara hetta her at tú hevur elbil og so hevur tú bensin disel og so er ta hetta her plogginn sum er onsa sær mitt ímillum sum kanska summi
fara á áðrenn tey fara heilt yvir ebil takk fyri takk fyri tann næsti at røða verður beinir johannesen og
er so uppskotini um broytingar í løgtslógini um meirvíisgjald og um skrásetingargjald ogh eg haldi ikki s eg skal nemast so ræa nógvir detaljingnar í hjó uppskotiunum tað haldi eg at forkvinnan í fíggjarnevdin var nokk so væl inniá

øgiliga líkt uppskoti ið varð borið í tingi áðrenn væl bleiv útskrivað avfyrrverandi landstýrismanninin í fíggjarmálunum unara rasmussen og og eg eri tað eisini í tráð við tann orkuveðurlagspolitikkin i mann samtykti her í á løgtingi og at tað var so eisini eitt átøkunum at mann skuldi leingja leingi hesi herlættarnir til elbilar so tað eru eisini í tráð við tað og sum sagt so er tað á einum øki at hesi bæði her uppskotini bróta frá í mun til tað ið bleiv lagt fram tá og tað er so tá tað kemur til hesi her plogg inn og bilarnir líkasum harpóntu at tað brýdur frá og tað er í tá tað kemur ttt skrásigingargjaldið so skal eg bara siga mei eg nevndi ett lítlan feilur í áðni tá eg gjørdi viðmerki til eyeygum samolsen tað er so særlig at tað er tað sama galdandi tá tað kemur til skassingargjald som til morgunsgjaldið tað stendur kanska t sindur øðrvísi orða í báðum hugpskotum men so er tað so rætta men har er tað so sær at tá man han hgsað um skrassingargjald so er tað tað virkið í dag og tað ætlar mann ikki sk at halda fram aftaná fyrsta juli og tá tað kemur til meirvíkisgjaldið so er tað soleiðis at tað var ætlanin at tað skuldi halda fram bæði alt tvey túsuno trýogtjúgu og alt tvey úsunog fýraogtjúgu men at mann velur at nú nevndi magnus rasmusen at kappav stokkinum tretivnda juni

hugsað um tá ið hetta her uppskotið bleiv lagt fram á fyrstan tíð og mann legði tað mann tók hesar plogg inn og hebrúdbilarnir inn og tað er sjávandi verið rættiliga nógv tosað um tað og kanska ki øll veri so øgliga samd um altí við teimum málunum meneitt eitt av eina grundgevingunum fyri tí at mann kundi at mann koyrdi tað inn tað er millum annað tað at fólk kundi fáa velja sær eina loysn sum kanska var grønari bensinbilur og disibilur og eisini tí at hesir bilarnir eru rættiliga kanska dýrir í dag soleiðis sær at mann eisini lækkaði tey skrádsengjøldini soleisær at tað bleiv gjørdust meiri bíligt hjá fólki at keypa teir men tað gjaldið hækkar so nú og kanska mínar mínir spurningar sum eg havi eisini tá ð vit fara at viðgera hefti at málið her ífíggjarinu eg millum annað hvat fer avleikara hetta her kann hava og nú hevur mann tosað um goymslur millum annað og tað er kanska fyritøkur ið hava keypt bilar inn á goymslu við tí trúgv at tær ásetingar sum vóruli í lógini fóru verða galdandi framyvir hvarføriavleikarin kann tað hava og so er tað eisini júst hetta her sum onkur hevur vinnið á at tað er øiliga lang býtíð ofta eftir bilum stað er soleiðis sær at mann hevur bílagt ein bestentan og tað er so sær atmann etalir kanska ikki skassangargjald og annað fyrr enn bilurin kemur tlandið og so er tað soleiðis særa er tað tað at tánn tíðin sum gongur frá tí mann á be stilt ein bil inntil hann kemur so skal mann brádliga betala skalvingargjald tað eru tíðnigur ting sum eg haldi eri øgiliga relevænt at

og hvat førir og avleingar tað kann hava bara fyri fólk og eisini fyri tær fyritøkurnar sum er tað soeisær at onkur liggur inni í lagri nógvum av hesum her bilunum er og kanska ikki her við somu útslit fyri at selja teir tá ið hesar broytingar koma fáa virkna so tað eru nøkur ting sum eg haldi mann má venda í fíggjarnevndini og nakað annað sum verður nevnt í har tað er es eisini fíggjarligur avleiðingar so kanska eg veitk um landstýriskvinnan hevur tøl fyri tí at u mann hevur gjørt nakrar framskriv fyri vit vita at sølan av elbilunum honveksur alla tíðina um nú er tað so sær at mann fasa tað eisinimorgnsgjaldið út men er tað sosær at hvat tað kann koma at kosta so líðani um mann hevur nakrar meting av tí ghaldi sum hann sær nú so er tað mvig er korta ein tveyogtretivu miliónir sum tað kostar metir mann tað kostar fyri tvey túsund og tveyogtjúgu og hvat so metir ingi fy fýraogtjúgu har mann fær skal eisini betala fult aftur so tað er kanska eisini vita eisini fyri hvussu hvussu mann skal sum fíggjadag og sumvoranveðis menn eg haldi hvørtfalt at vit kunnu taka undir við típartinum sum sum mann kann siga at a ikki varð broyttur í mun til tað uppskotið íð lág í tinginum áðrenn valið men hetta er viðploginbilinum og hybridbilinum tað má hvørsfólt øgiliga væl vendast í fíggjarnevndini og umá eisini fáa svar svar upp á hvat fyri avleingari tað kann eg hava hesar broytingarnar so tað er hvorfalt nakað sum eg mann far at taka upp í fíggjarnevndini og tað skal fáa eina góða viðgerð frá okkum og oeisini er tað jú eisini so sær at mann er komin væl inn í árið so tað er kanska hevur kanska eitt sindur av skundi hjá summum men vit skulu ikki vera so ein forðan fyri at tað kemur at liggja leingi í nevndini sotakk

kesen ger sovælfrú forkvinna ja eg haldi at at tað er gleðiligt at hoyra framsøgumannin hjá fólkaflokkinum sum sigur at mann tekur undir við høvuðstingunum í hesum uppskotinum men mann vil hava tað við høbrid og blogginn lýst nærri tí sjálvandi skulu øll mál lýsast væl og virðiliga og sjálvandi skulu vit eisini fáa lýst í fíggjarnevndini hetta her við lakur og um fólk hava bílagkt langt árunn og sovíðari men tað sum mann nú eri eg ikki ein sum bíleggir bilar til mín sjálvs men tað sum mann hevur hoyrt um bíðitíðir tað hevur serliga verið til elbilar eg veit ikki um tað er so langt bíðitíð til hini sløgini men tað finna vit útav í fíggjarnevndini hinvegin so er tað eisini gott at atformaðurin í fólkaflokkinum segði at atvit skulu brúka ta neyðugu tíðina men heldur ikki ov langa tíð tí at tað hastar sjálvandi eisini fyri tey sum skulu liva við hesæri broytingini
takk fyri harra frúfarnir
beinjohansengja takk fyri ja altso hetta her ploggin og høbrid og alt har eg tað eri ósemjur um tað tað er einkin loyna um um tað er rætt ella skeivt at geva lætthar tað tað skal langt viðurkenna men eg vóni at mann hvørtsfalt kann síggja kanska fornuftina í at hyggi at hesum her um tit ikki eru kanska í so brott at mann broytir tað o sjálvur haldi eg kanska tað er skeivt at mann ger tað men vit skulu hygja eftir tír og sum sagt ja vit skulu so ikki vera nøkur forðan fyri at hetta uppskotið liggur ov langa tíð í
fyri fyri góðskonuna takk fyri so er hetta umfarið av og vit fara víðari til tjóðveldið frams og
eg havi viðgert her bæði lógaruppskotini um atleingja emmigfrítøkuna og um virðisrøld av el og vetnistrivnum akførum hetta her er ein liður í veðurlagspolitikkinum har mann vil eggja fólki at velja elbilar fram um bensin og dclbilar við hesum uppskotinum so verða plogginn hybridbalarnir eisini lnútfasaðir úr skipanini og veru úr skipanini fyrsta juli í ár sølan av elbilum hon setti alvorliga met í fjør í føroyum tað vóru fimm hundrað og tríggir l persónsbilar skrásettir í fjør og til samans við orcnd vóru ellivu hundrað og seks elbilar í føroyum og elbilar vóru trýss tretivu prosent av øllum nýskrásetingum í fjør bæði tað atað er eitt størri úrval av elbilunum í føroyum nú og mvigfrítøkan er við til at gera tað møguligt hjá fleiri at velja elbil framum bensin og dysilbilar og tað er gott og eg haldi eisini at tann søgan sum vit høvdu í fjør vísir eisini at hetta er ikki bara ein skipan fyri ríkfólk úrvali er størri og tað ber eisini til at fáa elbilar nú sum kosta væl minni enn teir gjørdu fyri fáum árum síðan og sjálvandi spælir prísurin á olju eisini ein leiklut at tað gerst meira eggjandi at velja elbil framum og tað hevur eg kundiligat taka heftivið te tí hevur sjálvandi týdning at umleggingin til varandi orku og til grønari orkuloysnir eru sosialt rættvís og at tað skal vera møguligt hjá øllum at vera við í umleggingini og tað haldi eg at tað vísir seg at at tað er betri møguligt nú enn tað var fyri nøkrum árum síðan hetta sum sagt so er hetta ein liður í veðurlagspolitikkinum tað er eisini onnur átøk sum skulu fremjast og har haldi eg eisini at mann kann taka við í viðgerðina av hesum uppskotunum at tað liggur sjálvandi eisini eitt stórt arbeiði fyri framman atstyrkja um og betra okkara kollektivu ferðslu soleiðis at tað verður lættari og betri møguligt at velja bilfrá og at ferðast til arbeiðs og aðrastaðni við kollektivari ferðslu

ein partur av viðgerðini í dag hevr eitt snú seg um hetta við hybridbilum og plogg inn hybrid tað gjørdi tað eisini seinasta uppskotið var til viðgerðar á tinginum at hybridbilar vóru koyrdur í lógina seinast tað var púra burturvið hybridbilar eru ikki grønir og teir koyra upp á bensin ella dysil og so kann mann snakka um hvørt tað vara rætt ella ikki at koyra plaginnhybridbilar í eg haldi tey rættu nú at mann eisini fasar tær úr tí vit skulu eggja fólki til at velja tey akførini sum eru umhvørvisvinarligari og har vísrta seg eisini tá teir talan er um ploginn hybridbilar at teir í flestu førum koyra upp á bensin ella disil og ikki upp á ta ælið sum teir kunnu løðast uppav og eg haldi eisini at tann viðgerðn vit hava havt í dag um um hesi akførini tað vísir eisini eitt sindur av tí sum vit vístu á tiltil viðgerðina í tinginum tá ið tað málið varð lagt fram at mann onkursvegna hevur givið fólki eina falska mynd av hvat hybrid og hloknnhybridbilar er og at vit nú standa tí støðuni at tað kann vera bilarsølur sum hava keypt inn bilar sum tað kanska at fáa verri við at sleppa av við nú tað vísir eit sindur at rar konsekvens av tí broytingin sum mann ikki burdi havt gjørt tá æh so tað haldi eg at at mann eigur hanan við hesari viðgerðini

tað hevur stóran týdning at føroyar taka sín leiklut í álvar tá tað kemur til at minka um okkara útlát vit hava eina altjóða ábyrgd og vit hava bundið okkum til parísavtaluna har vit skulu minka okkara útlát munandi og t tað skulu vit eisini vera uppá tí haldi eg t tað øiliga gott at vitil dømis hava fingið eitt orkaumhvørvismálaráð soleis at vit hava eitt landsstýrisfólk sum eru á tí økjunum sum allan eg kann fylgja fylgja gongdini og og av tí sama kemur tð eisini størri fokus á hetta tí at te eit øki sum hevur e stóran týdning fyri samgonguna tað skal koma at ferðast tað grøna orkuskifti nú og tí er tað eisini hugaligt at hetta er eitt av teimumfyrstu málunum vit viðgera tað fer at koma fleiri átøk tað ivist eg ikki í milum annað so hava vit jú eisini til altso kemur hendan nýggi innkeypspolitikkurin hjá landinum eisini í gildi í ovurmorgin fyrsta februar um at almennir stovnar í høvuðsheidunum skuldu keypa elbilar ein nýggj kunngerð um efkas er farin til hoyringar soeis at vit síggja at nú hendir broyting nú taka vit hesa uppgávuna í álvara tað gleðir meg at bæði fylgja við í og at at fylgja upp uppá støðan í heiminum í dag hon vísir eisini týdningin av at føroyar verða sjálvveitandi við orku og vit hava allar forsetir tbliva sjálvveitandi við varandi orku so tí ligda eisini stóra ábyrgd á okkum her í tinginum og teimum í landsstýrinum at vit alvorliga seta inn nú politiskt soleiðis at vit liva upp til tær treytir sum vit hava bundið okkum til tað er jú soleiðis at sjálvt um føroyar lítlar so telur hvørt tons av cútlátu við tað hevur týdning hvrt ts telur og tí liggur tað eisini stóra ábyrgd á okkum sum ein eitt oyggjasamfelag eitt lítið oyggjarsamfelag at gera okkara til soleiðis ati atikomandi ættarliði liva á einari klótu sum er í líka góðum standi sum tann sum vit blíva fødd til
takk fyri ja takk fyri vit hava onkra viðmerking
fyrst er tað stefan klein poulsen ger so væl har formaður nú nevndi herver possettir at bíligir elbilar eru tøkii á marknaðinum og vistað er soleiðis at mann kann fáa bíligar elbilar hhhvør er so orsøkin til at vit áhaldandi stuðla og og og og veita so stóra afturbering sum vit faktiskt gera og ja vvit vit læra við tínum ogeg haldi vit síggja veruliga nú hvussu nógvir pengar faktisk fara úr landskassanum til akkurát hesa afturberingina øhbilarnir blíva bíligar yvir tí og eru kanska komin har til at vit ikki noyðast
geva so stór afturbering
ja ger so væltakk fyri ja eghaldi eg segði at elbilarner blivin bíligari enntær hava verið fyri nógrum fáum árum síðani men men eg eri eri helgiki eilt ósamd við steffan klein poulsen í at at vit eiga kanska ikki at at hava eina afturbering í allar avir tað er helst tí at attað er ein útfasing av sjálvar skipanini eisini fyri fyri el og vetnisakfør tí at jú altso altso menningin av elbilum hon broytist jú alla tíðina og tað gongur eisini skjótt nú og tað vit koma jú eisini til eitt týspunkt har ið afturberningin ikki verður í gildi og tað tað haldi eg eisini er fínt men beint nú haldi eg at vit skulu eggja heftir ein etr ein gularóð til fólki vit eggja til at velja elak
fór framum bensin og disualbilar ja takk fyri tað næsta
inmerkingin er frá kristianuminta poulsen ger so væl takk fyri harra formaður ja tað var ein áhugaverdi røða og tað hoyrist væl at hervørur poulsøktur hon hevur stóran áhuga fyri hesum økinum tí grøna skiftinum hevur poulsøktur hon nevndi nøkur dømi um tað sum vit eru í holt við í sambandi við veðurlagspolitikkin og tað er stórt arbeiði eftir at gera eg kundi hugsað mær at hoyrt hvørji átøk har hevur pálsdóttir eisini sær vit kunnu fara í holt við í næstu framtíð tí sum har hevur pálsdóttir nevndin tað er viktigt at vit gera okkum leys av av orku at vit vera sjálvsforsýnandi á tí øki
takk fyri
hervur polsdóttur ger so væl takk fyri h ja eg nevndi summi av teimumátøkumum sum verða framd beint nú men vit hava jú bæði ein veðurlagspolitikk sum løgtingið hevur samt og vit hava eitt eitt veðurlagsálit sum varð gjørt í tvey túsund og nítjan sum hevur eina rúgvu av átøkum sum skulu fremjast fyri at minka um okkara útlát sumtav tí haldi eg gott kann framskundast ø vit snakka øgiliga nógv um at leggja um okkara orkunýtslu ta eiga eisini at hugsa um at minka orkunýtsluna sum sum vithava í føroyum og at atbrúka ella vera betri til at brúka náttúruloysnir eisini í okkara veðurlagspolitikki millum annað tað kann ljóða eitt sindur altso verkligt at snakka um men vátlendir hava ein øgiliga stóran týdning i at bæsa ella minka um veðurlagsbroytingar tæir tær kunnu taka øgiliga nógv ct inn tað er nógv effektivari enn til dømis træplanting har haldi eg vit eiga at seta inn á at at verja og endurbøta vátlendini í føroyum so haldi eg eisini at vit skulu hyggja eftirteimum átøkunu sum longu eru skotunm upp í veðurlagspolitikkunum millum annað at seta bann á bensin og at keypa bensin ogdisibilar om mann kann seta dorstal tvey túsund ogfimmogtjúgu kanska og nýggjarela oljufrøðingar í nýggj húsarhald til dømis eru nøgur
takk fyri so er næsti røður av skránni er
ja eg skal vegna framsókn leggja eitt sindur fram um hesi her uppskotini og sjálvandi nú hava longu fimm framsøgurøður verið og nógv av tí sum uppskotini snúgva seg um hevur verið frammi men hesi her uppskotini tey snúgva seg um orku og kansta man siga umhvørvispolitikk kundi ver sagt ella veðurlagspolitikk eisini tað við tí grønu umleggingini og tað at dálka minni og til at fjølbroyta og at útbreiða nýtslu av í hesum førnum akførarum sum sum verða drivin av el ella vetni og tað sum er áhugavert er tað at hetta er jú í tráð við nógva tíð sum eisini undanfarna og tann enn undanfarna samgongan arbeiddir við at eggja til eggja brúkarum til at leggja um og í hesum førinum so er tað eitt uppskot tað sum eitur nummar fjøruti sum snýr seg um at eina stigvíst hækka virðisgjaldið á orkuvinarligum motorakførum og javnseta nøkur við bensin disil og hybridakføruni og har kann mann fara inn í grein eitt punkt tvey í máli nummar fjøruti g hetta her er løgtingslógin um skrásetingar mót teirakførum at í tvey túsund og fimmogtjúgu skulu teir persónbilar sum bara nýta ravmagn ella vetnið til samgift og sum verða skrásettir í og so koma tølini tvey túsund og fimmogtjúgu skulu rinda sjey komma og fimm prosent v virðisgjaldi av avgjaldsskyldini avgjaldsskyldu av virðinum til og við hundrað túsund og ellivu komma fimmogtjúgu prosent av virðisgjaldi av avgjaldsskyldávirðinum oman fyri hundrað túsund og soleiðirnar hækka tað so líðandi og har er so eisini ein ein útskjótan í í tvey ár í punkt trý og tað tað er jú tað sum í høvuðsheitinum er galdandi fyri hesi bæði uppskotini tað verður eisini nevnt í viðmerkingunum at tað er hendan her leingjanin ella tað at útskjóta árstølini í verandi uppskot tað er høvuðsbroytingarnar men so hevur eisini eitt ávíst orðaskifti verið um hinar broytingarnar og tá havi eghug at fara yvir í løgtingsmáli numar einogfjøruti sum snýr seg um meirvirðisgjaldslógina og tað er sjálvandi leingjan av tíðarskeiðnum aftur í tráð við tað sama

har har koma nøkur ikki inn í grein í punkt trý grein eitt punkt trý í hesum uppskotinum har verður skotið upp at í grein trý c verður aftan á stykki tvey sum nýtt stykki sett at fyriplogg inn hybridakfør p h e v verða til tretivunda juni í trýogtjúgu í mesta lagi fimmogtretivu túsunda endurgoldnar og at rokna frá fyrsta juli í trýogtjúgu verður meiriviðsgjald ikki endurgoldið og hatta har er tann broytingin sum kanska skilir vøtnini eg hoyrdi at framsøgumaðurn hjá fólkaflokkinum longu boðaði frá at teir kundu taka undir við tí sum var líka sum ta undanfarna men nokk ikki við tí sum breydt frá og tað er sjálvandi nokk so harmiligt at mann boðar frá tí beinanveg hvussu her fyri okkum sumsum flokk tí eg haldi at tað er øgiliga týdningarmikið tað er líkamikið um at sita í andstøð ella samgongu at mann roynir at fáa breiðar semjur um tey stóru málini og vit hava tikið undir við tí samtykta orkuog veðurlagspolitikkinum hjá undanfarnu samgongu og vit síggja hetta her arbeiðið hóast tað brýtur eitt sindur frá sum er framhald av tí og fara sjávandi at heita á tingi um at virka fyri breiðum semjum á økinum at sjálvbjargni er øgiliga týdningarmikið eisini á orkuøkjunum og tað er í í okkara eygum ein av teimum sterku drívuein tann sterka drívmegin ein tann sterkasta drívumegin til at fara í holt við at brúka tær næru orkukeldurnar tær sum vit sjálvi hava størri ávirkan á um tær eru ella ikki eru tøkar og sjálvandi vit hava hendan her samtykta orkuveðurlagspolitikkin frá tveyogtjúgunda mai í fjør og hann varð bygdur á hesa her hetta uppskotið sum sum skuldi eitast at vera frá einogtjúgu til tretivu og har vóru nógv átøk fimmogtjúgu við undirpunktum og har er hetta her átak nummar átta tað sum vit arbeiða við nú mvegafturbering og frítøka fyri virðisgjøld til el og veknisbilar og so kann mann nevna onnur átøk sum sum landsstýrið longu arbeiðir við til dømis viðvíkjandi lendisbata sum er tað einasta áátakið átæk trettan sum eisini hevur verið leingi í gongd mveg frítøka av góðkendum hitapumpum vit hava eisini nú aftur fragt um átøk um viðvíkjandi fkassum og tá vit taka átaknummar tvey so snýr tað seg um vatngoymslur og pumpuskipanir og har vita vit at pumpuskipanir skulu setast upp og vit vita eisini tað at kommununur faktiskt hava arbeitt nokk so leingi við skipanum sum eru til dømis royndarvirksemi innan fyri vatngoymslur og fjarhiti og annað so kanska eru eru fleiri borgarar og vinna og og kommunur minst líka framharliga tá tað kemur til allan hendan aktivitetin sum vit gera í tag sum landið er eitt av átøkunum sum g havi hug at taka fram tað er átak sekstan sum eitur bjálvingarstuðul og har er tað er eitt týdningarmikið átak tí eg haldi tað var eisin at hervur posdóttir sum nevndi tað í áðni at burðardyggur orkupolitikkur hon nevndi hettaher við nýtsluni at at tálma nýtslu tí burðardyggur orkupolitikkur snýr seg og snýr seg um umlegging sum vit viðgera í dag við løgtingsmáli fjøruti og einogfjøruti og um framleiðslu sum onnur átøk og og onnur lógaruppskot og og politikkir hjá landsstýrinum hava og snú seg um og snúgva seg um men burðardyggur orkupolitikkur snýr seg eisini um nýtslupartin og so leingi sum landið ikki vil líka heldur sínar bygningar og ikki bjálvar millum annað so hava vit øgiliga nógvar osandi orkubumbur kring alt landið so tað er vert at at taka við tá ið man í í í í átaki sekstan sigur at vinnan og og serliga húsarhaldini skulu fáa stuðul til at bjálva vit mugu eisini seta okkum fyri at gera nógv meira við vilíkahaldsarbeiði og bjálving í tí almenna soeis at nýtsluparturin eisini verður raktur av okkara átøkum

tá vit so koma til til hesi átøkini aftur sum vit arbeiða við í hesum báðum lógaruppskotinum so eru nakrar fíggjarligari fíggjarligari so er fíggjarliga ávirkan á á á av hesum her landið fær partvíst ella av báðum minni inntøkur sum mann endurrindar og um at fara eg inn so her er nakað av pengum sum mann satsar upp á hetta arbeiðið og sjálvandi tað vil altíð vera nakað við útboð í eftirspurningin hvat av hasan her fær ta effektina sum vit vænta og tað verður sjálvandi áhugavert tí her er eitt skifti mitt í árinum har eitt slag av bilum sum kanska hevur sæð sæð útsygt til at at verða fevnd av ágóðunum sum ikki verður so tað verður sjálvandi áhugavert at fylgja við og tað skuluvit eisini spyrja um í taksbrúkarar umleið eitt hálvt orferkt til at umsita afturberingina tað er áhugavert og so har er har er nakað við tí fíggjarliga sum svit skulu jú líka sum alla tíðn at meta hvussu leingi skulu vit brúka hesa afturberingina og hvat annað átak skulu vit gera hvat loysir seg best hvat hevur besta effekt hvussu nógvar pengar skal landið satsa upp á tað og tá haldi etað er áhugavert at sum vit eisini hava ofta samskift innanhýsis flokkinum um at hvat er tað fyri einum tøkni sum er har frammi landið kann jú stimbra eina eina ávísa nýtslu og kanska ikki altíð verða í fremstu røð at kann skal skifta yvir til eina enn og betri nýtslu hjá borgara og vinnu so mann noyðist at fylgja øgiliga væl við her beint ogtað er eitt annað sum eg havi hug at taka fram nú tá ið vit leingja mveg afturberingina og vit bara stigvíst hækka hesi her hetta virðisgjaldið fyri orkuvinarligar bilar akfør tað er tað atmveg er jú bara ein partur av tí heila tá ið borgarin so hevur handlað upp á hettar her so skulu eisini allar skipanirnar rigga skjótast møguligt ha og tað er altíð byrjanartrupulleikar tað vita vit sum hava fingið okkum hitapumpur tíðligu tíðini at tøknin broytist og tað er avbjóðingar men tað er eitsn týdningarmikið at løgistøðir eru kring landið sum riggar væl at netsambandið sum krevstsabeint hevur tann kapasitetinum tað skal at servitanin um tryggingarskaðar á til dømis elbilar veksur og at vit eisini viðgera hendan spurningin ír nógv frammi í miðlunum nú um trygd í mun til el í mun til eld orsaka so emvegei er ikki alt borgarin skal eisini síggja tað at alt hitt mennist og at verður svarað so hvørt so her er nógv at gera
takk fyrihara formaður ja takk fyri vit hava onkra viðmerking her
tan fyrsta viðmerkingin er eygun samelsen ger so væl takk fyri harra formaður tað var áhugavert hetta her síðsta sum røðaran koma inn á at nemiliga tá ið vit brúka nýggja tøkni bæði hvussu mann stuðlar tí nýggju tøkni fyri at fáa hana meira fram og eisini at hon loysir kanska nakrartrupulleikar sum samfelagið hevur men skapa kanska nakrar aðrar at at hvussu fær mann loysti si tingini so hvørt og tað er so hvat kemur fyrst og hvat kemur aftaná tað er ein ein avvi diskussión kann mann siga men eg haldi tað er viktigt at vit sum samfelag ganga undan og og stuðla nýggjari tøkni serliga á hesum økinum og at vit so mugu syrgja fyri at teir spurningarnir og teir avbjóðingarnar sum hon reisir millum annað at mann má hava nokk av løgistøðum og so víðari at tað so fylgir við tað er líkasum ein skylda at eisini at fáa tey tingini at fylgja við so hatta er nokk so
verndi spurningur sum røðarin reisti
hanna jensen ger so væl takk fyri tær formaður ja tað er jú so at tað eru tey sum hava tikið av og sum eru farin at nýta elbilar antin í býi ella millum bygdir og yvir tað heila land sum faktiskt vita hvussu hatta reinist í verki so so vit hava eisini nógva nógva vitan at heinta inn og vit vita at øll tílík mál sum hava við orku at gera tey eru illa tøknilig so tað handlar alla tíðina um at at síggja hvussu hvat rørir seg og at landið so eisini flytur seg við sínum slimbrandi eggjandi politikki eftir tí og veit at tá ið borgarin handlar upp á initiativið hjá landinum so veit mann tað at vit alt ikki eru í ordan beint nú so arbeiðir mann á øllum mótum fyri at bæði tøkni trygging og aðrar avbjóðingar við hesi nýggju tøknini eisini hava eitt
svar innan fyri eina rímiliga tíð takk fyri har formaður takk fyri
svørda annika olsen gert tú væl ja takk fyri ja hetta er eitt av teimum uppskotunum sum eru í tráð við veðurlagspolitikk føroya sum nú er samtyktur og her koma uttan iva fleiri uppskot í røðini men eg kundi hugsað mær at spurti honum jensen um hetta her við hvør hevur ábyrgdina av at seta løgistøðirnar upp tí eitt er at borgarar ognur keypa elbilar men trupulleikin er ofta at fáa tær løddar og tað er ein ivaspurning hvør hevur veruligan ábyrgdina at seta tað upp á teimum ymsu almennu støðunum er tað kommunurnar ella er tað sev og hvør hevur skyldina til tað hevur hann av jensen eitt boða upp á hvur tað tað skuldi veri at
halt ta ábyrgdina ja takk fyri
hanna jensen ger so væl takk fyri harra formaður eg havi ikki nakra avgjørda meining um hvør hevur høvuðsábyrdina av at seta løgstaðinar upp vit hava jú cp sum er kom á kommunalt átt og sá vit landið sum hevur gjørt henda karmin við politikkinum hinvegin so hava vit og tað er tað generella yvir fyri borgaranum sum er áhugavert har og cv vita vit hevur sett upp men so er tað eisini tá ið kommunur velja at fara yvir til at øll teirra bilpark og og nú landið hevur meldað út at øll bilparkin skal fara yvir í til dømis el ja tá blívur tað ei felags ábyrgd valt skal inn á netið í senn jamen so má mann eisini forhoyra seg hvussu loysa vit hetta her so hatta har er ein eisini ein spurningur sum burdi bliviðviðgjørdur neyvari í fíggjarnevndini soeiðis at vit hava lætt har við at svara upp á spurningin
sum annika olsen reisti takk fyri tan næstu viðmerking
eigur teig liðug holm johannesen ger so væl ja takk fyri harra formaður eg haldi at tað er gott uppskot einki niður tað tekir fult undir við tí men nú tosaði eg við ein mann sum kennir alt til at leggja letningar í ella káplar runt um í føroyum og hann nevndi fyri mær at vist vit fara at leggja bara fyri tórshavnar kommunu alt undirstøðukervið til elbilar um tað heilar so kostar tað okkum umleið sjey milliardir so vit trúgva at tað er øgiliga viktig tá ið vit fara undir eina so stóra verkætlan at vit eisini hava tað undirstøðukervið sum krevst fyri at elektrifisera alla bilparkini í føroyum so at tað kundi nevndin spurt um um tað veruliga er so at tað kostar sjey milliardir at grava alt upp so at vit síggja øll hvussu skulu hava eina
elbil
takk fyri hanna jensen ger so væl takk fyrihara formaður ja hasin spurningurin er hvussu skjótt kunnu vit fara fram í mun til íløgukostnaðin og hetta at stimbra áhugan hjá borgara og vinnu í mun til hvat lesugera í mun til kostnaðin tað er ein sovorðin javnvág sum sum skal finnast og og tílíkarumleggingar hava eisini verið fyrr í manna søguni at stórar broytingar henda á tøkniliga økinum so tað er nakað sum skal viðgerast men tað kemur at taka itt sindur av tíð áðrenn hvørt húsahald hevur egna løðing møguliga heima men tað vísa seg at tað er tað sum riggar nógv betri hjá fólki í dag tað er tað sum eg hoyri at tá tú dúgar upp á tær løgirstaðirnar sum eru kring landið so kann tað vera ójavnt hvussu hvussu væl tað gongur hjá tær og og og har mugu vit eisini tað mugu vit seta orð á og finna skjótar loysnir upp á tað men hasin stóru spurningurin um hvussu skjótt skal farast fram fyri at øll hava atgongdur hvat kostar tað hann er stórur og hann skal viðgerast
takk fyri takk fyri og næsti røðari er so
væltakk fyri harra formaður eg fari atbyrja við ati tosa um tær fíggjarligu avleiðingarnar av hesum uppskotunum og kanska við teimum sosialu brillunum a her eru tvey uppskot øsum snúgva seg um virðisavgjald ella skrásetingargjaldið og mvig frítøku og fyri ikki atramsa alt for nógv tøl upp fyri at forvirja meg og tykkum øll so vistu vit hyggja eftir elbilinum isolera sæð so stendur at teir kostaðu ella har var ein afturbering á fimmogtrýss milliónir krónur bara fyri virðisavgjaldið í tvey túsnd og veyogtjúgu og mvigfrítøkan fyri tað upskot sum ha verur galdandi havi ligið um tretivu miliónir í í tveyogtjúgu og og tað væntar mann eisini í trýogtjúgu áleið tretivu miliónir og siga vit øgiliga konservativt met bara at helvtin av hesari afturberingini er orsakað av elbilinum tavil siga fimtan milliónir so koma vit upp á fýrs milliónir altso minus fýrs milliónir til til landskassan í afturbering til elbilarnar og tað haldi er ein rættiliga stór upphædd faktiskta er ein rættiliga stór upphædd sum við geva í afturbering og spurningurin eru so hvør fær hendan ágóðan hvør fær hesir pengarnir vendi tað sosialt rætt htí hyggja vit eftir einari einkultari bilsølu og siga at ein bilforhandlari hann vil selja ein bil við listaprísinum á tvey hundrað og fýrs túsund krónur so skal hann leggja mvig a og tað blívur so hálvfjerðs túsund fimmogtjúgu rosent í emvig og og siga at hetta er ein ein dysil ella bensinbilur so koma skrásetingargjøld upp á eisini á hundrað og fimmogfýrs túsund krónur hetta er tað sum vit hava goldið í allyor tá vit hava keypt bensin og disindbilar áðrenn elbilarnir komn so hesin bilurin sum sum ein listraprísur á túsund hjá bilfarhavnararnumhann kemur upp á fimm hundrað og fimmogtretivu túsund aftan á øll hesi avgjøldini men so koma elbilarnir inn og vit siga at ah tit kunu fáa eina afturbering upp til hálvfjerðs túsund krónur og o vit seta skrásetingargjøldini niður á null null prosent og tað merkir at hann hann fær hasir hálvfjerðs túsund aftur og eisini í hesum førinum tær hundrað og fimmogfýrs túsund aftur og so skal hon gjalda einans tvey hundrað og fýrs túsund í mun til fimm hundrað og fimmogtretivu túsund að er einrættiliga stór upphædd at fáa aftur í afturbering og so er mín næsti spurningur hvør er tað sum hevur ráð til at keypa hesar bilarnar thvør tað sím ráð til at keypa akkurát henda bilin sum eg nevndi í dømum her og og út frá mín egna logikki so so er tað ikki tann vanligu tímaløntu sum hevuráð til at keypa ein ein so nýggjan flotta bil viðalklassin møguliga vilst tey raðfesta val og og ikki hava aðrar stórar fastar útreiðslur og so er tað stjórarnir og tey háløntu sum uttan trupulleikar kunnu keypa hendan bilin og fáa hesa fullu afturberingina á tvey hundrað og fimmoghálvtrýss túsund krónur tað er nógvir pengar og eg haldi at eg haldi at tað vendir sosialt skeivt at brúka so nógvar pengar til afturbering

argumentið fyri at gera hetta her tað kenna vit øll tað er jú at at stuðla brúkaranum so hann kann flyta seg yvir á elnetið í størri mun vit fáa nógvar vindmyllur og annað og og so tosar mann um yvirskotsframleiðslua av varandi orku og hendan orkan skal lakrast onkrastaðni og og og og taðer har elbilarnir koma inn í myndina og eg haldi tað øgiliga áhgavert tað sum hanna jensen kom inná í mun til løgistøðir og kaleu nevndi eisinihetaher við undirstøðukervinum tí tað var akkurát tað sum eg hugsaði vissu vit fara at stuðla fólkið í fulldurin á gassa og vit fáa túsund tals elbilar í føroyum hvat hvat merkir tað y fyri undirstøðukervi er tað klárt og hvat kostar tað allar elliðirnar skulu leggjast hvussu við battaríunum sum einaferð ikki kunu brúkast meir hvussu ær kær livera við tey og so framvegis tí at eg haldi ikki tað er rætt vis vit stuðla í fuldran gassa vissu hini tingini ikki hanga saman so gera tæir faktiskt ikki meining at vit stuðla elbilin í so stóran mun sum vit gera so h tað var tann fyrsti parturin harra formaður øhso hugsaði eg koma heilt stutt inn á vist tút hugi at hyggja upp á longri sygd ogvit hava tosað nógv um samhaldsfesti farna valskeið í í mun til at fíggja vegakervið og annað øhso so geur mann ei eina eina eina fulla frítøku meira ella minni til elbilar frá trýogtjúgu til fýraogtjúgu og hebridbilar tað tað steðgar summar og so hækka tað avgjøldini hækka so líðandi fimmogtjúgu seksogtjúgu sjeyogtjúgu áttaogtjúgu og tað sum undrar meg tað er at frá tvey túsund ogátaogtjúgu og frameftir so skulu plokk inn disil og bensinbilar at teir skulu longu nú fara summar ið betala hettaher men eisini tá í tey túund g áttagtjúgu betala itt skrásetingargjald á ávikawist hálvtrýss og fimmoghálvfjerðs prosent men frá tvey túsund og áttaogtjúgu frameftir skulu elbilarnir bert gjalda tretivu og fimmogfjøruti prosent frá tvey túsund og átagtjúgu

serliga tá eg hugsi um hett he við samhaldsfesti og og tá vit skuldu gera tunlar og viðlíkahald av øllum hesum so hava vit r eg við kríggi um hvussu vit skuldu fíggja tað og her verður her koma vit at missa stóra upphæddir sum vit gera í dag men eisini frá tvey túsund og átaogtúgu frameftir øso tað undrar meg og vissu vit fara aftur til roknistykkið hjá mær í áðni so hevði hann fingið altso eina afturbering á fýraoghálvfjerðs túsund krónur eisini í tvey túsund og áttagtjúgu ella tvey túsunogtretivu ella nær tað skuldi

so til enda ans harra formaður eg havi hetta havi onktíð nevnt fyrr og tað er at tá vit tosa um cotwy og útlát so haldi eg at vit vit til tíðir hava hug at at stara okkum í so blind upp á co og og og hehetta talið her øhfyri meg koma menniskju og ov nógv onnur ting altíð framum cotvey og tí í hesum skiftinum so haldi eg haldi at tað eru onnur sum faktiskt veruliga gjalda prísin fyri at vit fara á tí grønu leiðina vit hava kanska hoyrt nógv um um kobólt úr kongu og kemur ein bók út í morgin um akkurát hetta hvussu hvussu arbeiði á teimum miðunum fer fram men við at hava kannað tað heilt stutt so so haldi eg kansn staðfesta at áleið tríggjir fjórðingar av øllum kodbólti koma úr nettup kongu sum kinesarar eiga meginpartin av ogtey tey fólkini sum arbeiða har fáa ikki enduliga so ræðiliga góða løn faktiskt eina øgiliga lága løn men tað sum er er at arbeiðsmilliøið er út av lagi vánaligt hetta støða av metalinum sum tey høgga upp við hond tað er ikki gogu indeustraliserað taðr við hond tað fer úti í alt lokal samfelagið og hesi tung metalini á koðbólt tey at seta seg í í menniskjuni í í blóðu og og har nógvar kvinnur sum føða børn sum bera brek og tað kundi verið at kodbólt var ein av orsøkunum til tað tí at vaksin fólk hava tá tey hava mæltblógið hjá vaksnum fólki har í í kongu som vís ta seg at tey hava fýra til fimm ferðirnar so høgt innihald av kobólt í mun til ein ein ein vanligan persón í vesturheiminum og og so saman eisini aðrar avleiðingar sum at grøðin og annað er totalt vánalig og og er løgd oftani av sýraðum vatni av nettupp av at mann skal høgga hetta kobólti up og hví tosa eg um hetta kobóltini ja men hetta er kobóltið er grundarlag fyri at vit yvirhøvur kunnu gera elbilar og koyra elbilar og og og ja tí forama nevnt ji okkum at sia at nú skulu vit hava elbilar og keypa l set okkum elbil og og nakrar løgistøðar upp men men tað eri aðrastaðni at mann veruliga betalir prísin fyri at ein partur av heiminum kann flytaste á grønu kósina so e haldi eg at bara fyri at nevna eitt dømi og og víðkað perspektivið eitt eitt sindur meir so haldi eg at hatta er ein ein ein góð og viktig søga at hava við so fyri at taka samanum harra formaður so so standa vit í miðflokkinum faktiskt rættiliga skeptiskur yvir fyri hesum uppskotinum og hava ikki endiliga so ræðiliga lætt íð at taka undir við í í verandi líki tí at eg haldi at vit viðhvørt stara okkum í so blind upp á eitt einkult parametur í hesi førinum cotvy og eg haldi at tað eru veruliga onnur sum rinda prísin og soo hyggja innan fyri okkara egna land so veit eg heldr ikium hetta vendir so ræðuliga sosialt rætt øhog tað tað góða tað tað góða er so tað at við at flyta okkum tann grøna vegin so blíva vit minni bundin av olju og tað er eisini ein kempifyrimunur men spurningurin er um um u vit skulu gera tað pp á akkurát hendan mátan og og vit vóna sjálvandi at vit kunnu flyta hetta uppskotið rætta vegin so her er nógv at taka fátt í
í fíggjarnevndini takk fyri harra formaður ja takk fyri vit hava nakrar viðmerkingar tann fyrsta eg
eykun samulsen ger so vælja takk fyri harra formaður nú haldi eg at steffan klein poulsen fór øgiliga víða og hann nan við nógv relevant ting kann mann gott siga men eg blívar eitt sindur undrunarsom tí at hví standa vit her hví hava vit millum annað hetta uppskotið tað er úrslit av einum veðurlagspolitikki sum mær vitandi øll undanfarna samgonga tók undir við og eisini tann távarandi andstøðan so eg trúði at vit vóru samd um veðurlagspolitikkin og tey átøkini sum vóru í henni men tað eru vit kanska ikki allíkavæl og tað er so tað men tá ið mann tosar um hetta her við hesum bilinum eg skilji væl tann sosiala vinkulin sum steffan klein poulsen nevnir um øll hava ráð at keypa sær hesar elbilarnir meni men eg blívi eitt sindur forvirrað av av tølunum tí at so nevnir hann okkurt endurgjald upp á yvir tvey hundrað túsund meðan hetta lógaruppskotið her er maks hálvfjerðs túsund

takk fyri stefan kleimt posin ger so væl ja har fór mær nú øllum fyri tveir spurningar har eg veit ikki um eg klær at svara øllum men men tað sum vit samtyktu fyrst av øllum tað var eitt uppskot til samtyktar og tá var longu kríggjum um tað skuldi vera eitt uppskot til samtyktar sum sum er eitt sindur meir fleksibilt enn at mann fór longu tá og bant okkum niður við lóg tí tað vóru vit ímóti tí longu tá vístu vit at veruleikin broytist alla tíðirnar og vit skulu ikki stara okkum for blind upp á co2 tað søgdu vit longu tá og hygg mann eftir átøkunum so stendur faktiskt at tað bara verður mælt til at afturbera fram til tvey túsund og fýraogtjúgu og í átak níggju stendur so at mann frá trýogtjúgu til tretivu kann fara og pilka við onnur unguført gjøld so vit hava ikki endiliga samtykt at akkurát hetta skal fara gjøgnum í uppskotinum til samtyktar tí vit eru ikki ímóti at fara til grønloyna men eg veit ikki um um hetta her vendir so ræðiliga rætt og tað kemur til tað sosiala ja men so er jú eisini eitt skásetingargjald tað er ikki bara mgg men mann fær eitt skásetingargjald aftur og tað er
eg eri rættiliga høgt tað gjaldið takk fyri so er tað ein onnur viðmerking frá
horn jensen ger so væltakk fyri harra formaður ja eg havi hug at spyrja steffan klein poulsen um hvat tað er sum hann øgiliga fegin vil hava broytt eitt sindur fyri at skula taka pp undir við hesum her og so kanst ta bara minna hann á at ja hann tók tók undir við hesin her uppskotinum samtyktar har sum líknandi átøk eru í í stórum tali og tað at undanfarna samgonga faktiskt ætlaði at leingja hóast v her er ein ávís broyting í men eg ætlau eisini ætlaði at leingja lóggávuna so tað e tað undrarist eitt sindur á um hvussu man kanrógva afturá aftur tað at royna at finna semjur og so at spyrja eisini um hvat hansara boð er upp á at vit finna okkara sjálvbjargnu leið innanfyrta tøkniligu menningina og orkunýtslu visku mnn kundi hoyrt eitt sindur

stefan klein poulsen ger so væl har formaður onkur skjótir upp at vit skulu vera atonkraft niður tingshavinum har eru sikkurt nógvir møguleikar tá tað kemur til eg haldi eg havi svarað tí viðviðgjandi uppskot til samtyktar har stendur einki um at tað skal vera hesin og hasin prosentsatsurin og nú tá vit síggja altso vit hava eina hysterikk vit síggja hvussu nógvir fara úr landskassavninum faktiskt hvussu stórar upphæddirnar eru og tá ið mann so hugsar seg um hvør er tað sum fær ágóðanarsnir so haldi eg faktiskt ikki at tað vendir heilt sosialt rætt so har vildu vit ynskt at mann um ikki annað minkaði tað afturberingina nakað so at tað ikki sær so ógvusligt út tað øllum vera eitt kom kompromi sum hann kundi gjørt um og ja onkur undrast kanska á hví eg fekk so ógvuslig tøl í áðni men tað er tí eg samanber tað við ein bensin og dieselbil ein bensin og dieselbilur hevði talt hasi skásetingarhjøldum mg gjaldið og ein elbilur sleppur niðurá
tí blíva tølini so ógvuslig takk fyri so at eina viðmerking
mrking frá kristianna vinter poulsen ger su væl takk fyri harra formaður ja ø steffan klein poulsen hann kom ví um vi síni framløgu og eg haldi eisini at hannnertir við nøkur sera áhugaverdu viðkomandi økir tí tað er øgiliga viktigt tað tað grøna orkuskifti tað vendi sosialt rætt og tað er ikki við bara at telja elbilar á føroysku vegunum at vit kunnu máta okkara grad av hvussu tað eydnast men hetta er eitt lið í hesum hesum stóra arbeiðinum sum sum er í gongd um so var að steffan klein poulsen ræddir fyri borgun hvussu hevði hann so farið í holt við tað grøna orkuskifti hann segði so at hann er fyri tí grøna orkuskiftinum so kanska hannkundi
pudi fortalt eitt sindur um tað takk fyri
takk fyri steffan klein poulsen ger so væl ja harra formaður eg fór nokk so víða fyri at nemliga vísa á at veruleikin er ongantíð so ræðiliga einkult og so svart hvítur og vit mugu altíð ansa eftir við at stara okkum blinda upp á eitt einkult parametur og hvussu eg hevði so hevði hevði viljað gjørt hetta grøna orkuskifti ttað er ein en ikki ikki endiliga so ræðili lættir spurningar at svara uppá men eg haldi aí hesum førinum tá tað kemur til elbilar so burdu vit latið marknaðarkreftirnar sloppa at rátt eitt sindur meir frítt tí at bilarnir blíva betri bilarnir blíva bíligari og fyrr ella seinni so fer hetta at bera seg uttan nakrar afturbering yvirhøvur og spurningurin er ikki um eru komin øgiliga tætt at tí punktunum at bilarnir faktiskt bera seg marknaðarliga og tí undrar tað meg at vit skulu fara inn so ógvusliga við so stórari afturbering fýrs milliónir er tað haldi egiki vit kunnu kalla smápengar burturúr
úr landskassanum og og tá tað veru tað fleiri flokkar sum hava tosað um fíggjarligt haldføri og at fáa skil í okkara landsroknskap takk fyri takk fyri so er ein viðmerking a
turat frá keilioholm johannesen gersovæl heftir eitt keymtistórta uppskot har órnógvar avleiðingar ein ein tað kom helduri eina postursknallert nú ein dagin eg veit iki um hon brennur enn battaríið við eini sjey kilo og tær høvdu problemi við at sløkkja hana tæir nýggjastu bilarnar hviðat battaríið sjey hundrað kilo ella át hudrað kilo tað er eisini nakrar avleiðingar og tí mugu vit hugsa trygdina er óalmindiliga væl inn í eitt so kempistórt uppskot trygdin má verður í hásætti eisini tá ð vit sigla við fergum og vit hava nógvar elbilar umborð tíma trygdin verða nummar eitt og at vit mugu fyrireika okkum beinanvegin nú hvussu vit sløkkja eldar til dømis og landskassin tað er bara at hyggja eftir norra teir teir hava problemir við at fáa inntøkur í landskassan tí at teir hava eisini
gjørt eitta nummarið er takk fyri
so er tað steffan klein poulsen ger su væl ja har sært tú harra formaður her eru so ótrúliga nógv nógvar vansir vit kundu lerta við og vit hava slet iki tosað um trygdina í dag og eg haldi at eg minnist ikki hvar tað var um tað var í norra ella hvar tað var har mann ikki vildi ella danmark eg veit ikki eg veit ikki hvar tað var man man vildi ikki taka elbilar við tí mann metti ikki at teir vóru nóg tryggið at hað va við í í ferguni so tað er tað er eitt evni fyri seg eisini sum vit mugu tora at tosa um og ikki ikki bara ikki bara at lata liggja har tí tað er tað er ein ein partur av hesum her og og tað er eg haldi t vit síggja tað eisini í londuni rundan um okkum hvussu skulu vit fíggja okkara veðakervi tá vit geva ctvey fyrimunir og afturbering og henda og handau aso pengarnir mugu koma inn onkur stalar frá tí undrar tað meg at vit fara so ógvusliga inn og at elbilar faktiskt frá tvey túsund og áttaogtjúgu frameftir í alla ævir vilst tú siga at hetta uppskotið verður galdandi so leingi koma
nógv lægri prís enn aðrir bilar takk fyri so er ein seinasta
'sa viðmerking frá janusi av rænum ger so væl tað skal vera ein ómetaliga stór tøkk til steppan klein poulsen tí ikki røðuligt sum fíggjarpolitiskt umboð hjá miðflokkinum ein ómetaliga góð røða takk fyri at tú tók tað sosiala her heima hjá okum sum ongum líkist tí ikki roknskapurin gongur skeiva vegin men eisini tað sosiala og heimsplan tí okur meta við at gera tað sum okur gera at okur skulu brúka fólk í kongu til at røkja okra marglæti og tað er ikki í lagi tað gongur ikki tað kom okur at bøta fyri so stenda okur sum jú ikki kunna assortera nakrar meistrar á eiði ella nakrar siðleiðir á tvøroyri og tað skilji eg væl eg taki undir við báðum tveimum men tað má galda allar vegir og kunnu ikki
ber ok kunat sum vit gera í taðtakk fyri
so e ta steffan klein poulsen ger so væl ja harra formaður tað er akkurát soleiðis vit hava ábyrgd yvir fyri okkara egnu borgarum sosialt og og og upp áupp á so nógvar aðrar mátar at vit eisini virða tær krónur sum koma í landskassan virða við tær besta upp á hendan mátan tað tað ivist eg stórliga í og og so er tað eisini hetta við at vit eru so tætt knýtt sum altso altso øll londini kring heimin er blív bara tættari tættar knýtt av hvørjum øðrum og vit keypa og selja vøru tænastur og í hesum førunum hava vit øll brúk fyri kobelt úr kongu og vit kunnu ikki annað enn staðfesta umstøðurnar har eru alt annað enn góðar sum eru við til at tryggja okkum
ton tað grøna orkusskiftið takk fyri takk fyri og næsti røðari er so
takk fyri harra formaður hetta er so fyrstu ferð eg standi her sum landsstýriskvinna og til viðgerðar hava verið tvey uppskot sum eg haldi hava fingið eina góða og sakliga viðgerð og tað fari eg at takka fyri eg haldi taðnógvir áhugaverdir vinklar í viðgerðini sum allir eru neyðugir hesi bæði uppskotini sum snúgva seg um avslátt í mveg og í skrásetingargjaldið ar pappírinum eita virðisgjald men tað er tað sum í vanligum tosi verður nevnt skrásetingargjald sum vit geva í løtuni elbilum og hybridbilum bæði plagen og vanligum hybridbilum og og hetta er so endamálið er at fremja tað grøna orkuskiftið og hetta er faktiskt ein liður í tí veðurlagspolitikkinum sum bleiv samtykti fyri einum knappum ári síðani og sum framsókn saman við núverandi andstøðuflokkum og sjálvstýrið legði fram og sum bleiv samtykt her á løgtingi eg haldi ikki tað v vissi e minnist rætt var tað eingin sum atkvøddi ímóti tað var ikki øll sum vórðu nøgd við veðurlagspolitikkin og fleiri atkvøddu blankt men sum vítt eg minnist var tað eingin sum atkvøddi ímóti søgan hjá hesum uppskotinum er at hetta er øgiliga nógv líkt tíð sum undanfarni landsstýrismaður í fíggjarmálum unrasmussen legði fram tað fekk faktiskt fyrstu viðgerð tann morgunin íð valið varð útskrivað eg hevði nevliga sjálv orðið í hesum málinum og eg tók undir við tí burtursæð frá tí sum hevði við hybridbilarnir at gera tí hetta uppskotið er nemliga púra identiskt við ta uppskotið sum undanfarni fíggjarmálaráðharrið legði fram burtursæð frá tí avsláttri sum í tí uppskotinum varð givin hybridbilum plogin og vanligum hobrid í skrásetingargjaldi á tað verður í hesum uppskotinum ella tað fellir burtur í hesum uppskotinum fyrsta juli og hví hava vit valt fyrsta juli jú tað er eitt sindur tilvildarligt vit halda at teir bilasølurnar teir sum selja hesar her hebridbilarnar skulu hava ein ávísan skáða tí at teir kanska hava bílagt bilar í væntan um at hetta hesin avslátturin kemurat halda fram fyri hybridbilar so at teir hava hetta her hálva árið

eg havi so hoyrt frá bilasølum at tað eru bilar sumkunna hava eina bíleggingartíð upp á eitt heilt ár øh men eg giti at tá ið mann bíleggir bíleggur sær ein bil við einari veringstíð upp á eitt ár so veit mann at lógin kann broytast tí hetta er nemiliga ein lóg sum vit hava broytt longt sum oftast við jøvnum millum bilum hetta orð hetta uppskotið hevur ikki verið til hoyringar og tað eri sera ter vitað um at tað er ikki í lagi at koma við lógaruppskotum sum ikki hava verið til hoyringar eg hevði eitt væl ímillum tvey atlit í hesum málinum tað var at fáa tað at ganga skjótt ella at senda tað til hoyringar og aftaná hava forhoyrt meg forskeljastaðni so valdi eg at taka tað atlitið framum at fáa tað skjótari niðan í tingi tí eg veit at fleiri bilasølasølur eru komnar í trupulleikar vialegvititetið tí tær sleppa ig av við hesar bilarnir tí tí at tað hangur eitt sindur í leysari luft í í løtuni at tað so tók longri tíð áðrenn uppskotið kom niðan enn hvat ið eg upprunaliga ætlaði tað hevði við viðurskiftir a gera sum einki hevur við sjálvt hetta uppskotið at gera men við tí bráðfeingis játtanarlóg sum eisini er til viðgerðar í dag tað eri eg sera hørm um men nú eru vit so her

onkur hevur onkur helt at orðingin í iva um tað viðvíkjandi skrásetingargjaldið um tað fall burtur beinanvegin men tað tað haldi eg ikki er til at misskilja í fall at er tørvur á at fáa nágreinað tað í íí uppskotinum jamen so hevur mann jú møguleika fyri at gera tað í einum broytingaruppskoti men fyri mær at síggja og eisini fyri løgfrøðisligu serfrøðini so skuldi ikki verið nakað at ivast í tí viðvíkjandi at bæði tann avslátturin í skrásetingargjaldi og emvegi sum er galdandi fyri ebridbilar er galdandi fram til fyrsta juli og so faratil tað so burtur sambært uppskotinum ein spurningur sum hevur verið ræstur í dag tað er um hetta her vendir sosialt rætt tað er ein góður spurningur og tað kann sjálvandi diskuterast eg havi hildið at júst hetta uppskotið ger tað møguligt hjá vanligum fólkum at ogna sær ein elbil frá byrjanini av var ein elbilur nakað sum absolutt toppurin av samfelagnum koyrdi í serliga hesar her tesla direktørbilarnir sumteir allar fyrstu elbilarnir sum vit sóu í føroyum nú fært tú elbilar til sølu sum eru lutfalsliga bíligir og tað merkir at tað fyri vanlig fólk er realistiskt at ogna sær ein elbil tað haldi eg er sera sera týdningarmikið og er eitt av endamálunum við uppskotinum fíggjarligar avleiðingarnar ja ettað kostar okkum nógv tá tað so er sagt so brúka vit her í løgtinginum ikki nógvar milliónir tilsamans upp á tað grøna orkuskiftið sev hevur brúkt nakað av pengum og og jú vit hava sett av nakrar upphæddir men í mun til onnur lond so hava vit ikki brúkt nógvar pengar upp á tað grøna orkuskiftið men vit hava havt hesa loysna og hon kostar rættiliga og vismann kundi samheitta við onnur átøk tað hevði verið kanska eitt áhugavert útrokning sum eg ikki havi gjørt sum eg veit tan ikki hvussu einkul hon er at gera at hvar gera milliónirnar frægast mun í mun til at flyta okkum fram á tí grønu leiðini tað veit eg ikki um vit kundu brúkt hesar pengarnar betri og so kann mann eisini siga at jú betri hetta uppskotið virkar jú fleiri ið velja at keypa sær elbil jú dýrari veru ta fyri landskassan so eg kundi staðið her við einum skúltari dagsordan og ynskt mær at fólk bara valdu at keypa vanligar disil og bensinbilar ja men jú betri hevði landskassin tað men vit hava jú nemmiliga raðfest hesar milliónirnar til at flyta okkum fram á grønu leiðini og so er spurningurin eisini nær er rætt at útfasa og sum sagt hetta uppskotið er burtursæð frá hybridpartinum so er hetta ein beinleiðis kopiering av tí uppskotinum sum undanfarna samgonga lá fram ogg eg kann gott avdúka fyri tykkum at eg havi hugsað sum so eg kann so ikki vera minni grøn enn hvat ið fólkaflokkurin var so eg meg eftir at vit ikki útfasa hetta skjótari enn hvat ið undanfarna samgonga ætlaði men sjálvandi er tað ein ordiliga góður spurningur nær er rættast at gera tað og við hvørjum tempum gera vit tað og tað var áhugavert at hoyra stefan klein poulsen og hetta eru vinklar sum skulu viðgerast men eg kann føla meg eitt sindur soleiðis tí eg havi jú verið uppskot stillari til veðurlagspolitikkin saman við miðflokkinum og mann kann mann tosar oftani um politiska korekta tá tað kemur til grønan politikk at atja ja tað sum so nógv annað verður lagt undir at vera politisk korkorektar men í mínari ver tað at ssiga at mann vil ta grønu leiðina uttan at vilja tað er politisk korektari tá ið tað er allarringast og tí kann eg gott kenna mær eitt sindur skuffaða tá ið mann hevur verið vig og tað var eisini i fyri at demonstrera breiðar at tað bar til at gera semjur tvørtur um andstøðu og samgongu at vit í framsókn valdu at vera við sum uppskotstillarar til veðurlagspolitikki sum er so upplivi í dag at mann lutvísti tekur frástøðu frá hóast mann var við sum uppskotstillari tíðin hjá mær er farin kanska
eg fái møguleika at taka orðið seinni mann kundi saktans útdjúpa meira um eitt uppstøður takk takk fyri
toskar tann fyrstu tí er steffain kil ein
polsen ger s vælharra formaður tað uppskotið so t vit vóru við til at leggja fram og samtykti vær nevniga eitt uppskot til samtyktar og har stendur einki um at vit skuldu gera tað upp á akkurát hendan mátan og vit løgdu stóran dent á at tað skuldi vera fleksibult tí vit síggja nú vit síggja nú hvussu ógvusligar upphæddirnar eru í sambandi við tað so havi e hug at spyrja rutt vang í hvatn mun hum heldur seg fyriheldsi til hettahar í mun til tað fíggjarliga haldføri sum hon tosað oso nógv um tí her eru hóast alt fýrs milliónir fýrs milliónir at eg haldi at landskassan smann vil tað men mann kann eisini leggja seg onkrstaðnir har ímillum eg henhug at spyrja
hvussu hon fyri helvsi til tann partin
ja takk ger so væl tá eg hugsi meg um tá ið hetta her uppskotið varð lagt fram tá tá varð tá varð miðflokkurin farin úr samgonguni so eg kann ikki ordiliga siga at hetta er uppskotið hjá hjá miðflokkinum altso í mun til haldføri so hava vit ikki brúkt nógvar milliónir í landskassanum upp á tað krøna orkuskiftið og vit koma at brúka nokk so nógvar milliónir tilsamans men sum sagt eg haldi tað er ein viktig diskussión og kanska ein greining vit burdu gjørt hvar gera milliónirnar mest mun altso hvar tæna teir best sínum endamál um tað er í í avsláttri til elbilar tað veit ikki tað er ein góður spurningur

fyr næsta viðmerking tað er frá hanno jensen ger sovæl takk fyrihara formaður ja eg ætlaði fyrst at heilsa ruttvang lansstýriskvinnu í fíggjarmálum nú hon fyri fyrstu ferð faktiskt stendur á tingsins røðarpalli við sínum fyrstu lógaruppskotum sum landssýriskvinna tað er gott ogtað er eisini gott at hoyra hesa her útrættu hondina sum hon eisini vísti í andstøðu tá viðvíkjandi orkuveðurlagspolitikkinum nú til nú sitandi andstøðu um at royna at vera við og ikki minst tí at hesi her tvey árini frá ella til hvussu stóran mun ger tað í mun til tað kraft sum eitt samt løgting hevur vissi mann skal tosa um signal og at mann tá eisini hevur ein góðan dialog um tað hvat verður tað næsta hvussu færa vit at brúka pengarnar framyvir hvussu kunu vit hava eina góða samrøðu um hetta a bleiv sjálvbjargin á orkupolitiska økinum ja og at fremja umlegging og ikki minst at arbeiða við nýtslunibj

ja takk so er tað ruddvangur sum frá ætisjótt vælveðurlagspolitikkurin hevði nøkur rættiliga ótøkiligur átøk sum mann metir skulu til fyri at náa málið sum hann hevði sett sær í ja í í minkingini av co2 útláti men eg haldi at stefan klein poulsen segði nakað sum er áhugavert og sum er búði samd í at veruleikin broytist alla tíðina altso bara tað at mann nú heilt sær í ølkt tosar um atomkraftaltso tað hevði mann ikki gjørt fyri nøkrum árum síðani og at mann so vítt eg havi skilt og eg skal slett ikki gera meg frá klókanum upp á hetta her nú skal eg halda meg til tað fíggjarliga men at mann kanska enntá kann gera atomkraftverk í í so smáum støddum at tað kundi enntá verið realistiskt fyri okkum her í føroyum og og tað er ikki tað heilt róligt eg komi ikki við nøkrum uppskoti um atomkraftverk her í føroyum og hvussu eg eri ikki fyribils men tað at veruleikin alla tíðina broytir seg tað skuldi
su vit fyri halda okkum til takk fyri ja takk so er næstu viðmerkjara
jørgun niclasen ger so væl harra formaður ruttvang royndi at siga at hon vildi í hvussuso er ikki vera minni grøn enn fólkaflokkurin tað vil eg siga tað er hon men hon skal hvussu reiga tað hon er munandi meira reyð tað er so nakað heilt anna men nú reypar hon um hesa her semjuna sum bleiv gjørd tá ma sæt tú arbeidi við hesum veðurlagspolitikkinum og har var nemligani eitt punkt tá mann arbeiddi við tí at mann skuldi hækka avgjaldið á táar bensin disel og hybrid ruttvang gjørdi semjuna har tá punktið bleiv strika so tá hon nú sigur at hon vildi standa við ta semjuna hví kemur hon so við einum uppskoti og leggur eitt okurt avgjald afturat á hybrid og plogg inn hebridbilar hon reypbara av hon gjørdi semjuna semjan gekk út upp á tann partin bleiv strikaður hví leggur hon slett einki í semjuna í dag og buldraru eitt uppskot fram tveyogtretivu milliónir afturat frá teimumja
nagrir løntu í føroyum
jatakrsvæ rutvangakkfyri visti mann hyggur eftir tilmælunum sum var grundarlagið undar veðurlagspolitikkinum so var tað púra greitt har tað bleiv ikki nevnt í teimum átøkunum frá tí serfrøðini sum liggur við og har varð nemmiliga tilmælt at mann tók ella at mann íð hvussu er læt avgjøldini hækka eisini fyri høbridbilar vissi eg minnist rætt og tá ið ið tá ið jørgun niclasen snakkar um at mann leggur okurt avgjøld á hybridbilar so verður tað soleiðis at frá fyrsta juli so fáa hybridbilar somu avgjaldstreytir sum vanligir bensin og og disel bilar

ja eg fari eisini at ynskja ruttvang til lukku við hennara fyrstu røðu hennara fyrstu málum sum landsstýriskvinna í fíggjarmálum og so fari eg at siga at eg vóni at framsókn er meira ambitiøst enn bara at vera eitt lítið sindur meira grøn enn fólkaflokkurin men tað ivist eg ikki í at tey tey eru ruttvang nevndi fleiri ferðir at tað fari ikki nógvir pengar úr landskassanum til tað grøna orkuskiftið tað staðfesti hon nakrar ferðir í røðuni og eg eri púra samd so eg kundi hugsað mær at hoyrt hvat landsstýriskvinnan sær fyri sær hvussu vit best skunda undir tað grøna orkuskiftið og fremja tað grøna orkuskiftið og hvat hetta eventuelti kundi komið at kosta og sjálvandi skal tað vera sosialt rætt tað skal venda sosil
alt rætt takk fyri harra formaður
jatakk ger sovælruttvang takk fyri altso eg eg haldi millum annað at tey átøkini sum vóru listaðu í tí átakslistanum sum var partur av veðurlagspolitikkinum eru eitt gott boð upp á hvat ið mann kann gera fyri at flyta okkum fram á leið vit gjørdu øgiliga tíðliga vart við hetta her við hebridbilum i fór leingi há viðmerkingini hjá jørgun niclasen so høvdu vit stutt aftaná at hetta kom at virka við hybridbilum hetta við hybridbilum var jú nakað sum kom inn vissi eg minnist rætt so kom tað at virka fyrsta januar tvey túsund og trýogtjúgu nei tvey túsund og tveyogtjúgu orsaka og og vit høvdu nokk so stutt aftaná at tað var samtykt eitt uppskot eghaldi tað var bjarni kárasum petersen sum einsamallur hevði tað vegna framsókn at fáa tikið tað burtur tí serfrøðin var nokk so greið á máli viðvíkjandi tí at tað átti ikki at vera ein partur av grøna orkuskiftinum at veita hybridbilum stuðli eg síggi soleiðis upp á tað at vit stuðla fólki at keypa elbilar tí tað statvek er eitt trupult val tað er eitt trupult og eitt dýrt val og tí stuðla vit tí fólk eru vælkomin at keypa sær hebridbilar og bensinbilar framhaldandi tað verður bara ikki við landsð

jatakk so er ta jens aranasvi vimerking ger su væl trúgvi ikki at tað er nakar inni her sum eru ímóti at okur førska okum grøna vegin tað trúgvi ikki var spurdin hvussu og har meta okur í miðflokkinum at hetta uppskotið er ikki ein røtt leið ja tað førir okum til fleiri elbilar kanska men hvør er kostnaðurin kostnaðurin er at okur leggjast á tað sosiala systemið í føroyum og okur lata eyguni aftur o oyruni aftur fyri tí neyð sum eru í øðrum londum kanska serliga einlandi kongu har okur ja okur faktiskt eru við í ráðnunum av teimum báði báði enntá niður í barnaaldur skulu tey fara ot royna at skaffa tað til sum skal til fyri at okur kunna røkja okara marglæti hatta er ikki í ordan ruttvang

eg eri púra samd við hennara ræna um at hasi har viðurskiftini í hesum heri minunum sum vit hoyra um eisini við barnaarbeiðiøðrum at tað kunnu vit ikki venda blinda eyga til og eg gangi út frá at tað er nakað sum mann tekur í álvara og mann fær loyst tær sera álvarsomu avbjóðingarnar tá ið tað er sagt so má eg siga at eg havi ikki hoyrt nakran bekymra seg um arbeiðsumhvørvið hvørki í nigeria ella í saudi arabien har sum hann hevur útvint olju í ja nógv nógv nógv ár uttan at eg havi hoyrt nakran her á tingi bekymra seg um arbeiðsviðurskiftini í teimum londunum og so vítt eg havi skilt eru tey ikki tey bestu í heiminum men jensøk rana hevur rætt vit skulu ikki venda blinda eyga til hasi tingini
takk fyri ja takk so er tað jørgen niclasen sum fyri orðið gerst væl
harra formaður tað er altíð neyðugt hjá okum at hugsa okkum væl um og tað sum ruttvang landssýriskvinna hevur gjørt nú tað er at ta semjuna sum hon gjørdi við veðurlagspolitikkinum sum millum annað var eitt avgjøld á hybrid uppá ginnibrid ikki skuldu hækka tað bleiv strikað út so er hon komin bara tankar um einar um vileggja hetta avgjald har lat meg siga at ein plogainnhybrid er munandi grønari ennari vanlig bensimbil tað kann ikk vera nakar ivi um tað ein sum hevur forolt so stutt at koyra til arbeiðis nýtist ongantíð at tendra motorin á einum plogeinnu bridbili so hann er absolutt grønari tað sum vit gjørdu var at ein plogeinn hybridbilur og ein hebridbilur skuldu rinda tað sama í avgjaldi sum ein líknandi bensin ella disal tí blivur prosentin broytt tí at hybridbilurin er dýrari at innflyta han er dýrari á fakturavirði so tað vilsiga tað var tað sama tað sum mann nú ger er at koyra avgjald á hesar bilarnar og hækka tað upp aftur á hálvtrýss og hvat hálvfjerðs fimmoghálvfjerðs prosent við tí resultatið at keypti ein plogg inn íbrid betalidu munandi meira avgjald enn vilst tú keypir ein ganskan myndiligan disilobil er tað at fara grønavegin tey sum hugsast at keypa ein bil við hybrid plagainnhybrid jamen tey fara nú heldur yvir til vanligt bensin disel tað meini egir at fara vekk frá hesi grønu leiðini sum sum trúgva uppá so tá mann sigur her at mann væntar at plyndra tveyogtretivu milliónir krónur úr teimum fólkum sum fara at keypa hybrid og plogenybrid so eri eg nokk so sikkur upp á at tað kemur mann ikki tí tey við hesum uppskotunum fara at flyta seg yvir til bensin og disal og harvið rinda eitt lægri gjald so tær tveyogtretivu milliónirnar í hesi fyrstu avgjaldsøðini frá samgonguni ivist eg í at tær fara at koma inn so kemur tað til elbilar og so elbilar tað líkasum verið tað heilt fantastiska men en e eg má siga e eg havi nakrar spurningar sum kanska serliga seinasta árið seinasta hálvár eg havi verið frammi alt tað verður sagt at eg haldi tað var kali johom johannesen sum nevndi at ein at tað kom eldur í ein ein elskutara her í føroyum og mann mundi ikki sløkna aftur h og og har siti eg og hugsi um trygdina við okkara feroyum at tær rinnlukkaðar nú síggja vit at at við smyrjileiin er brúkt øgiligt syr yvirhøvur at tora at taka eina elbil umborð á norrønu og er hann skaddur so sleppur hann sletki við altso hvar er trygdin altso kann eg vera róligur at fara umborð á teistan umborð á smyrðil visse ið elbilar standa dekkinum tí eg veit í hvussu at gassfløskur mugu ikki vera har tær skulu upp á og ein tangabilur við olju má ikki vera har altso tað tað er meðan elbilar sum verða sagdar vera ógvuliga vandamiklir er tað í ordan eg spyrji hi tað bara og so er tað eitt annað sum eg havi hugsað um altso hvussu grønur er ein elbilur og og eg havi so roynt at hugt meg fram á netinum hvt hvat hvat er tað sum stendur her og nú eru fólk vælkomin at rætta meg viðsei eg havi funnið skeivar upplýsingar men teir upplýsingarnar eg havi fingið tað er at ta battarí til ein elbil liggur um fimm hundrað kilo og fyri at kunna framleiða hetta her battaríið so skulu brúkast tíggju tons av salti sum skulu arbeiðast fimtan tons av málmi til ta neyðuga kovbólti tað er tað sum mann i niðri í kongu serliga brúkar børn til uttan nakra verju tvey tons av málmi og til at fáa nikkel og so tólv tons av koparmálmi so í alt tvey hundrað tons av jørð skulu brúkast til eitt einkultsbattarí tað kann vera eg av skeivt kom so onkur rætta meg og sig mær visti ikki tvey hundrað tons hvat er tað so er tað er tað er tað minni ella meir ella ella hvat er tað heltae hvussu teir upplýsingarnir eg hava fingið og er hetta rætt so dálkar bara framleiðslan á bilinum meira enn ein bensin ella disilbilur ger í tjúgu ára forbrúki so so men at hettar upplýstingar yiski havi eg havt fyrr men er hetta rætt og so kemur næstir spurningur hvussu við burturbeining hava vit ikki akkurát fingið at vita at at brennistøðin vil ikki taka ímótir elbilinm ella kanska tey kunnu taka ímóti tan tey vt ikki hat tað skulu gera við tær altso eg eg nakrar av teimum spurningunum svaraði so hvussu grønt ið í ein elbilur er hvussu grønan er tað að tað havi loyvi við mær at seta spurnartekin við teirri vitanir av nú og at ein avgjaldshækking á hybrid og plogg inn í brid sum hetta avgjaldsøðisuppskoti ger flytu fólk yvir

fyrtu at viðmerkja verður sólvitt nolsøe ger so væl takk fyri harra formaður tað eru í umhvørvispolitikkinum sumbleiv samtyktur har bleiv mælt til at at avgjøldini á hybridbilar hækkaðu stigvíst og tað er út frá tí politikkinum at hendan samgongan arbeiðir jørgun niklasen hevur sjálvur fyrr lagt uppskot líknandi uppskot fram tá hann var landsstýrismaður tá var endamálið millum annað sum tað stóð orðað í tí uppskotinum at eggja til grønari loysnir og tað roynir mann sum eg skilji nú at bakkalýsindi frá aftur tá hann setir spurnigartekin við um elbilar eru so nógv grønari enn til dømis hebridbilar so eru tað tøluppast a vísa t útlátið frá hebridbilum er út við tvífaltso stórt sum í einum elbili so tað er sanniliga nógv meir útlát í ein í bridbili og tað er útfrerrin her at mann gerandarpolitikkin eitt framhald av tí politikki sum er førdur í nógv ár sum politiska skipanin eftir hondini er samd um mat mnn roynir at eggja til

gersvælnilasen í nýtsluni ein hybrid dálkar meir enn en elbilur ivaleyst rætt men hann dálkar minni enn ei bensinbilur tí dugi ikki at skilja hví mann leggur her eina størri revsing á hebrid og ploggenhybrid enn mann ger á bensin og dicel tí her verður avgjaldið munandi hak mann ætlar at fáa tveyogtretivu milliónir meira í kassan og tað sum eg nevni um her tað er ikki sjálvan nýtsluna altso at hálvtrýss prosent av av nýtsluni í einum elbili kemur frá tunguolji tað er ikki har eg eri men eg nevndi framleiðsluna at mannskuldi brúka tvey hundrað tons av jørð og arbeiðast av fólki undir ivasomum korum fyri at fáa ein elbil sum svara til størri dálking enn ein bensinbilur dálkar í tjúgu ár men tað er framleiðslan av so og tað stendur ikki at avgjaldið skal hækka tann punktin bleiv tikið úr tí semjuni sum framsókn gjørdi sum tey nú eru opa
ja eg veit ikki um jøk niclasen er troyttur at hava tosað men eru nakrar viðmerkir afturat
so er ta kali oholmjohannesen ger so væl ja eg vil øgiliga gjarna vera við á tí grønu kósini men eingin er eg eri ikki ivibýst enn um hetta elbilin eg havi fingið nógvar góðar grundgevingar men tær halda ikki og tað etiska er sjálvandi eitt men trygdin er eitt annað tú sigur tvey hundraðtons men sjálvandi egonkur sigur fimm hundrað tons til at gera eitt battar í men eg íhaldi viktigt at vit hugsa um tað kemur so nógv nýggj tøkni alla somlu tíðina at vit ikki stara okkum blind upp á el at tað eru aðrir møguleikar eisini tey sum bara tosa um ell tey virka so glað í mínum hugheimi og mann vildi gjarna vera við har men vit mugu hugsa okkum øgiliga væl um upá avleiðingarnar av hesum her

jatak ger so væl jørgunilasen ja tað tað draga seg um um um at vera korektur og og tað er líkasum verður sagt elbilar tað er tað einasta rætta tað er altso ljósið altsum tað er men men tað sum nokk er tað allareinasta at brenna tað er nokk kjarnaorka tað tór eingin at taka upp á tungu jú týskarnir eru farnir opnar kjarnaork verk aftur øh tá tað kemur til bilar altso so má tar reinasta væl vera vetnisbilar altso eg síggi fyri mær við teirri vitaneghavi at at vetnisbilar verður í framtíðini teir eru kanska í so dýrir kanska serliga sjálvt vetni eg dýrari í løtuni men men har síggi eg nakrar møguleikar men tað tað seinasta hálvu ári teir upplýsingar sum sum eg havi fingið um um elbilar hava ikki kannað tað nóg væl frammanundan so má eg siga eg eri e ógvuliga skeptiskur og eg segði tvey hundrað tons mær upplýst til at framleiða eitt battarí til ein elbil eg væntaði sjálvandi at fleiri fól at siga teg nógv minni men nú sigur keili johannesen at hann situr fimm hundrað tons og nú vóru a g vussuferið farin hin vegin tað sum
frammanundan ja takk
so er tað elsbett mersedis gunnestóttur ger suvælja takk fyri harra formaður nú verður e koyrt nógv so nógv upp á roynleikan í hesum og sum røðarn greiðir frá hvussu nógv mann brúkar til at fáa hefta til veruleika men eg hugsi meira um hetta her við trygdini hvussu við trygdini vistu vit nú siga tað ein slíkur bilur koyr ígjøgnum tað veit eg ikki eysturoyartunnilin ella tunlarnir í fjall og tað kemur eldur í altso hvat so eg hugsi serliga um het her við at sløkkja bilin tað sum eg havi skilt so er tað ikki bara bara hann brennir inntil jah ja inlanin er útbrent tað ber illa til at sløkkja n slíkan bil við susløkkiliðið kemur íjørgun niclasen kum kanska
huga eitt eitt sindur um trygdin eisini takk fyri
jatakk gersovæl jørguniclasen ja hatta har er ein altso trygdin má vigí einum sovorðnum uppskoti ikki bara at siga elbilur og soer alt fantastiskt altso tað sum mann fær at vita um egbilar e tað er hopleystasta hjá tær kemur eldur í hann inni í einum einumtunli altso tunlan norðum fjall og har slitnaði ein kpil nið verðurfyri tað var ð heilt galið við trygdini norðanfyri og og tað verður skjótt tað sum kplinfuttarahavi stað kemur elduri íð einum elbil og hann brennur mær vitandi leingi og vandin fyri øll onnur sum eru har við roykaeitran roykaeituran tað tekur bara splittsekundir at taka lívið á fólki og fyri kei at tala um vissu vit fara umborð á á teistan ella umborð á smyrðil og har kemur eldri ein elbil altso hvat so hvat hendir vita tingfólk tað kann fíggjarnevndin finna út av tí er er er trygdin bara skumpa til viks tí nú skal tað vera tað einasta
hatta eg spyrji ja teik so næstu røðari tað verður gerar
grsbara fyri at taka afturí aftur tað sum jørgun niclasen nú nevndi hetta við covaynum tá ið mann skal til at framleiða volva hevur gjørt útrokningar sum vísa neyvt hvat ið tað kostar í cow at framleiða teirra modell xfjøruti modell kostar fjúrtan tons cow meðan eitt cfjøruti elbilur hjá volvu kostar fimmogtjúgu tons av cotvey taðvilsiga ellivu tons næstan uult so nógv cowy útlát av at framleiða ein ein elbil sum at framleiða ein vanliga bensin disilebil tað kemur tað eri so upp á grund av av battarínum og og tað at mann kara hosarí er brúkar meira orku tí tað verður framleitt úr alsminium so bara har er eitt kempimunur men harra formaður hetta er ein eitt lógaruppskot sum hevur til endamáls at royna at broyta atferðina hjá brúkaranum skipanin við at útfasa bæði meirvirðisgjald og skrásetingargild á bilum tey verða so útfasaði til og við sjeyogtjúgu og aftaná frá áttaogtjúgu og so frameftir so verður eingin afturbering ella ella avtøk ella frítøka av gjaldi av skrásetingargjaldi eitt sum okur hava kanska tosað um her fyrr í sambandi við akkurát hetta her við lógina um at at endurrinda skrásetingargjald tað er spurningurin um kemur nú hendan frítøkan av mvegenum tá ið okur tosa um bilar kemur hon brúkaran til góðar ella kemur hon bilasølun til brúkarar til góðar ella er tað ein kompinatión av teimum báðum visti tað ikki kemur brúkaran til góðar so er tað jú ein reinkatastrofa bara tað at geva ein lætta í emvigenum tí allir teir pengar okur skulu brúka til tað grøna orkuskiftið og teir verða rættiliga nógv teir verða nokk so nógv meira enn hvat tey allarflestu inni her yvirhøvur geva sæg far um tað grøna orkuskiftið kemur at kosta tvey siffræi tvey siffra milliardarbløp tá ið alt er elektrifiserað í føroyum tað vita okur tí kunnu pengarnir bara brúkast eina ferð og tí er tað so ómetaliga týdningarmikið at okur vita hvussu okur brúka teir ikki misskilja meg eg taki undir við at okur royna at elektrifisera at okur sleppa av við tað fosilu breynnstoftuni hjá okkum og takið fult undir við øllum teimum veðurlagsátøkum sum okur yvirhøvur kunna við tí eina endamáli at sleppa frá oljuni men so eta hinir spurningarnir sum okur muga taka støðu til hvussu við innfrakervinum í hesi elektrifiseringini av bilparkini hvør hevur ábyrgdina av tí hvat kemur hon at kosta hvussu skal hon skipast skal hon stuðlast eisini tá okur nú hava stuðlað teimum í at keypandi elbil skulu tey eisini stuðlast við at fáa sær eini superkjargjara heima skulu skulu tey hava ein avsláttur í í í í sjálvum sjálv elnýtsluni tað eru nógvir spurningar ið okur skulu taka støðu til í einari einari elektrifisering av bilparkinum hjá okum men sjálvandi okur skuga starta eitt stað og tann nermasta staðið tað er so at starta her í fyrsta liði men eg eri bangin fyri eg eri stórliga bangin fyri at vissi okur fáa eina kanónsum kær vmeginparturin av parkini hjá okum verður elektrifiserað innan fyri tey næstu fimm árini so kunna okur hava einta stóra útforning vi við við innfrastrukturunum hjá okkum eina stóra útforging tí hon keymur at kosta so nógv og hvør skal betala hana er tað brúkarin sum skal betala hana tað er tað altíð altíð ikki sannheit hvussu við skaðahonteringini okur síggja við norra har standa stórir kirkjugarðar við trý fýra fimm áyra gomlum elbilum trý fýra ára gomlum elbilum skrottaðir tí teir hava ongan teir hava onga skaðahontering aðenn ikki hvat tæir skuldu gera við
tíg heteir j takog so hoyrdi eg orsaka tíðin er tíverri farin men tað kann vera at røðarin fer án skoyta inn í onra viðmerking sum eg mann klar at siga
so er tað anikuolsen fyr eina viðmerkin ger su væl ja takk fyri eg haldi at erhard joensen nævnir nettupp við eina stóra avbjóðing hvør skal betala við tað at okur fáa fleiri elbilar og tað eru í stórum vøkstri í løtuni og tað almenna verður eisini álagt nú fram yvir ati fáa sær elbilar tá ið teirra akfarpar skiftast út hvør skal betala hevur erhard joensen nakað boð upp á hvør skal betala ella brúkaran ela sev ella kommunurnar ella landið ella kanska øll fýra tilsamans hvør skal betala gildi tí hetta verður sjálvandi dýrt hóast at tað er neyðugt at okur gera hesa elektrifiseringina men tað er neyðugt at fáa greiðljós viðí
ja takk
ger sovælrdi joensentakk fyri spurningin annika olsen tað er altíð brúkarar sum betalar altíð og ein ting sum eg eg hoyrdi eitti eitt innlegg nú frá einum bilentasijarti í vikuni sum eg faktisk ikki hevði hugsað so nógv um áðrenn men sum eg haldi er øgiliga relevant tað er at tá ið tú keypir ein elbil í dag so er tað stór sannlíkindin fyri at tann elbilurin um trý til fýra ár hevur eitt søluvirði upp á null krónur upp á null krónur hví tí útvúglingurin gongur so skjótt at eingin vilt keypa hata bilin frá tær um trý ár talil siga at tú samstundis sum tú elektrifiserar so bóndafanga tí tann sum keypir elbilin tí hann er hongur upp á hann og um trý ár ella fýra ár fer hann ikki eina krónu fyri hann tað skulu okur eisini hava við í løkningina tí tað er brúkarin sum altíð kemur at betala og tað er altíð brúkarum sum tá okur taka støður her inni sum okur halda eru smartar eru nemmar og skjótar so býta tey brúkaran í halan
takk fyri harra formaður ja takk so er tað eykun
samulsen fyri viðmerking ger so væl ja takk fyri harra formaður sera relevantir spurningar haldi eg sum erhardnevnur millum annað hetta her við tað síðsta sum hann nevndi hetta her við at tá ið vist nú mann ætlar sær at skifta ein bil út ein elbil út um ann so kann lata hann inn aftur visti vanligur bilar so kann mann jú lata tæir inn aftur og býta um og fáa avslátturr fyri at keypa sær nýggjan og so víðari allur tann spurningurin er sjálvandi nakað sum sum mann má taka støðu til sum er rættiliga relevant men eg beyt merki eitt sumrøðarin segði tað var eitt ella annað stað skulu vit byrja og tað er jú tað sum vit eru byrjaði við til dømis hesum her at eggjafólki at keypa hesar bilarnir men tað má ikki steðga har sjálvandi mugu vit fara víðari og og fylgja við innfrakervinum og øllum tí at útbyggja tað og hvussu tað skal skipast tað er væl saktans eisini ein partur av politikkinum at mann
tey tingini fylgja við ja takk
gersovælrardi joensen harra formaður men eg eri bangin fyri eygun samolsen at kanska byrja okur tað skeiva staðið tí nú starvst okur við at okur vilja hava bilarnar okur gera rokning uttan vert her tí hvør skal gjalda innfrakervi hvat hendi við teimum bilunum hvussu skaðahontera okur eftar her hvussu er virðisásetingin á hesari bilpartini tá ið on eg skifta út innan fyri trý fýra ár er hetta rætti mátin okur gera tað upp á yvirhøvur burdu okur spurt okum sjálvan í staðin fyri at taka tann lætta mátan at siga hetta her við at skifta yvir til æl tað er nevnt tí er skjótt tað er okur kunnu nangt gera tað við at gera teimum eitt sindur av stuðli men rokning uttan vert tað er mítt besta boð tí tað sum kemur aftaná tað er nógv viktigari tað er nógv viktigari í tí samlaða bílatinum enn akkurát at fáa skift bilparkin út so skjótt sum yvirhøvur gjørligt uttan at hugsa um hvat fer hitta
kosta aftaná takk fyri harra formaður ja takk so í næstu røðu hvar ið helgi abrasen gjørt sær
ja harra formaður nú er hetta orðaskifti farið rættiliga víða og eg hevði faktiskt fyristillað mær at hetta bleiv ein eitt stutt viðgerð tí hetta er bara for leingi eina eitt tíðarskeið men tað koma ofta aðrir spurningar fram og eg haldi at tað er gott fyri at fyri at orðaskifti tað er væl tí vit hava orðaskiti í løgtinginum tað er fyri at fyri at mann skal kunna seta spurningar og og vísa á nøkur ting sum mann kanska ikki hugsaði um frá byrjani a nú er tað soleiðinar at vit livað íð eini skiftistíð vit hava koyrt í bilinum sum hav brent bensin í meira enn hundrað ár og so kemur ein nýggju generatión og og so kemur spurningurin hvat hvat er nú hvat vendir upp og hvat vir teg niður í hesum her og eg kumni hugsa um at fyri gott frá tretivu árum síðani tá arbeiðdi eg sjálvur við at keypa eitt vitiog studi og og tað var akkurát á sama máta eg kenni altíð hetta aftur at at mann fekk eitt tilboð og tað sá gott út men áðrenn mann hevði keypt so var eitt nýggjari á veg sum var bæði betri og bíligari so hevði annhgað flyti tað yvir og sosnóðð helt tað fram og einafes mátti mann bara t keypa og so aftaná segði mann hevði eg bíaðt líksindi longur og so hav finguð eg nógv meir fyri pengarnar og í somu løtu sum ta níggju komið jamen so missi tað sum tú keypti søluvirði tí eingin ferð at keypa hett her tí heta er útgingið tað er ikki so spennandi longur og tað er akkurát tað sama vit síggja við bilinum í dag at vit vit hava koyrt hesum bilinum í hundrað ár sum sum brúka bensin ella meira enn tað nú kemur nakað nýtt nær skuldi keypa nær er rætta løtan nog fólk eru bangin tí í somu løtu tú keypt tað nýtt ja so kemur okkurt annað sum er sum er betri og bíligari og so fært tú einki fyri tað sum tú keypti tí at tað kann ikki seljast og og eg haldi eisini at viðgerðin av øllum hesum málinum tað hvað koyrir nokk so nokk so nógv upp á at her at vit halda at elbilurin tað er tann endaliga loysnin vit vita áat tað er á aðrir aðrir teknikkir sum eisini verá vegbrynt og annað og hvar er tað í øllum hesum her og nær kemur tað og hvat og hvat merkir tað so fyri virði á á elbilum so eg haldi t tað er fínt at at mann mann tekur hesar spurningarnar fram lat ongan ivar um at eg taki fult undir við at vit fara inn í tað grøna orkuskiftið o havi sjálvur arbeitt við hesum her uppskotinum tá í landsstýrinum so so tað tað skal ikki tað er ikki tíð at siga hetta her men eg haldi at her nøkur ting vit eiga at viðgerð at taka við í viðgerðina tí at tey eru viðkomandi øh so kemur spurningur um plokainn hybridbilar og tað vísir seg at tað er fínt visu fólk løða teir men kanningar aðrastaðni at víst at fólk løða teir ikki hví skalt tú fara fara út í regnini at seta seta stykkara í tá tú veitst at bilurin startar allíkavæl og so so hann koyrir bara upp á bensin ta alløtuna og so blívur tað ein rættiliga stórur partur atal enda so vit brúkt upp á bensin ov lítið av av av av av el sjálvandi vit kunnu siga tað at at at føroyar eru land hvar vit ikki koyra langa avstandir so so kanska ikki brúk fyri at løða so oftani men men tað tað veitst sum hvat tú brúkar bilin til men eg helt so í sínum tíð ikki at tað var rætta at hava teir við í hesum her og og allíkavæl komu ter tað inn og so so eg haldi at tað er tað tað rætta sum lanstýrið ger har øhog so er eitta her um um hetta førkar okkurt ræðlilagt víða av tí grønu kósini altso hettaher ert sindur framhald av tí sum var frammanundan men men eg haldi at vit vit eiga at gera hetta her men men absolutt haldi eg spurningar fer frammi í orðaskiftum eru viðkomandi altso hvussu verður hvussu er innfrakervi til at løða hesa bilarnar og er alt hetta klárt eitt annað sum eisini bleiv letir hervur polsdóttir nevnd í sínari røðu tað er eftir kollektiva ferðslan tað haldi eg nakað sum vit absolutt eiga at sæssa upp á í føroyum og vit havi gjørt nógv for lítið við tí at tað er eisini nakað sum tað er loysnir sum vit hava og og sum eg haldi at vistu vit vissu vit gera gera rutirnar so góðar sum møguligt so so vilja fólk brúka tær men tað sum er avbjóðingin er tað at av tí at tað er so fáar rutir sum vilja fólk ikki brúka ter og av tí t fólk ikki brúka teir so blíva tað ikki fleiri ruti so har haldi eg at mann eigur at at gera nakað fyri at fáa fólk at velja tær loysnar h og so havi eg hug at nevna eisini hat annað til at hetta málið er ikki verð til hoyringar og og men landsstýriskvinnan haldi eg segði nokk so greitt at tað er nakað sum n ætlar at gera nakað við tað vísir at tað er øgiliga oftan mál frá frá fíggjarmálaráðnum havi ikk vrið il hoyringar so tað tað ger han ikki um um mann sigur tað og far at tey up á pláss men egi taki fult undir við at at vit vit fara inn á tað grøna orkuskiftið og vit royna at fáa ferð á har tað tað skal eg einki ivi um tað men eg haldi at tð eru nógvir ósvaraðir spurningar sum vit absolutt eiga at

bjani hammer føena viðmerking ger so væltakk fyri harra formaður tað er eingin ivi um at taðer nógvir spurningar sum ikki eru svaraðir men undanfarni røðari og og helgi abramsen hava nú eina rúgvug av rúgvu av spurningum en hetta er nú júst sama uppskot sum sum sami persónar sjálvir hava borini í einum tingi men nú skle tað hava eitt sindur meira svara upp á allir spurningar men grundiin til at okur keypa so nógv okur kasta so nógv tí taykur livandi samfelag har sum okur hava ráð til tað tíverri kannmann kanska siga tað er eitt øli oyst sum okur eru men vissu alt skal kannast út í æsur sum helgi abransen eisini vísir á tað ber heldur ikki alt til so koma okur ongantíð á mál okur minnast eisini ta tíðina tá ið ein flokkur ikki vildi hava vegur í føroyum tí at tað var ikki ordili egna teimum her kanna tað áðrenn hetta er kanska nakað tað sama antin vil mann fara hendan vegin vilmenn ikki fara hendan vegin okur vita av tað ávirkar nøkur fólk neiliga men meiningin er at øll skulu fáa tað betur í faktisk í allari verðiniitakk
har er formaður
ja takk ger so væl helgi abalbsen harra formaður nú er bjarni hammer fyrr víst á at sambandsflokkurin ímóti veðum og hann gloymir tað at sambandsflokkur hevði reinan meiriluta í løgtinginum tá fyrstu vegini kom í føroyum so eg veit ikkihvusutað tú komi vist ikki var sambandsflokkurin sum stóð fyri tí so har var altso søgufalsan men ókey lat tað fara øh eg taki undir við íhesunm her teg havi sjálvur arbeitt við hesum her sum eg segði tað er eingin ivi um tað men eg haldi atað er gott at mann vendir øllum spurningunum samband við við eitt orðaskifti tí at tí at tað eru viðkomandi spurningar sum verur frammi her í dag og sjálvt um eg havi gingið ádda fyri at fáa tar framt sum so etta uppskotið byggir á so haldi eg at tað er viðkomandi at mann setir spurningarnar hvat er alt rætt sum vit gera átti okkurt at gjørt øðrvísi og tað merkir ikki tað sama sum at uppskot skl at takast aftur tað merkir bara tað at at nevndin skal viðgera tað eigur at taka teir spurningarnar við og vita um nøkur ting eiga at

jatakk sora anikaolsen fyra vimerking ger so væl ja takk fyri helgi abrabsen nevn við nakað áhugavert nevniliga hetta við kollektivari ferðslu og alternativu til tað sum okur hava í dag tað er eingin ivi um at elbilarnir eru tað tragasta alternativi sum er til verandi ferðsluð sum skula yvir á tí grønu leiðina at ela yvir á ta sokallaða spor tvey í elektrifiseringini men okur nema alt ov lítið við hvat okur kunna gera við at minka um bilparkina hjá okkum okur hava í dag kanska eini fimmogtretivu túsund bilar fólkatalið stendur í vøkstri okur kunnu hugsa okkum at tað verða enn fleiri bilar at so okur gera kanska ov lítið við tað sum eitur kollektiva ferðslu og minka um bilatalið soleiðis at okur kunna flyta okkum meira við eittnú bussum og øðrum og og helst eisini í einum í einum grønum bussi vissi tað ber til altso hvussu sær helgi abradsen upp á á teir møguleikarnar eisini í framtíðini o hvat mann kann gera við kollekt
so var ferðslu
ja frú forkvina øhtað er eg haldi absolutt at vit eiga at fara tann vegin eg undrist aft á at nú koyri onkrum tær forbýini á kambsdali har sum studentaskúla ella miðnámsskúlin er eg vet ikium tú bilar standa uttan fyr rættiliga rættiliga nógvir bilar og tá ið eg spyrji onkara næmingar hví hví eg brúkar ikki bussanur meira so er tað tíð tað passa i saman við sjemai tá tí m k kitu bil í í skúlanum bíða í so nógvar tímar eftir at bussurin fer og alt hetta her vist mann fekk øll hasi tingini at passa saman so iviski í atiógvi høvri vi brúkt valt kollektiva ferðslu í føroyum nei vit eru ikki komin langt á tí økinum vit vit vitvit hava bara sett nakrar bussar í gongd og og og hopa so riggað av tað sum frægast e eg haldi absolutt at tað r ein veður vit eiga at fara o vit um ikki kundu fáa fólk at brúka meira kollektiva ferðslu tað er hvussu er eitt eitt stórt stig tann rætta veginá tá grønu kósinum
takfyrija næsti røðari er so jacobvestegaard ger so væl
takk fyri frú forkvina grøna orkuskifti er á skránni og hóast eg ongantíð havi hildið at føroyar ger mun í heila takið í heiminum so skulu okur shava hylgja ogti mpleiimpelementera tað sum er er uppfunni og gera okur meiri ó av hangi av olju og øðrum hetta er at billast inn at okur gera mun tað er tað nøkur sum gera tað sum føroyar brennur av olju og øðrum ger kørki fróðta til men hinvegin so skulu okur royna tað sum eg hevti meg við er ta tí millum annað tíð eg tók

uppskot í tingið sigur at mann hevur ikki gjørt nakað útgreining tað kundi verið gott veri at hesar her fýrs milliónirnar kundi verið nógv betri útgivnar eisini tá ið tað snýr seg um tað grøna orkuskiftið og tað er nokk so tað er nokk so áhugavert at hon í sínir fyrstu røðu staðfest tað at mann hevur ikki gjørt tær neyðugu útgreiningarnar tí kanska at hesar fýrs milliónirnar eg lá gott fýrs milliónirnar kundi eg gjørt nógv betri í mun onkra aðrastaðni og so skuldi mann sjálvandi útgreina og kannað og gjørt við og funnið útav at brúkt tær fýrsmilliónirna betri viðsæ okkurt annað øki var betur at brúktur til enn hettar men tað vóru so hennara orð og tað hevur mann so í landsstýrinum ikki ikki kannað og tað er nokk so tað er nokk so áhugavert á bilin hvør ferð við avsláttrinun eta bilasølurnar sum seta meir upp á onkur nevndin fyri mær ati

latið bilarsølurnar sjálvar koma avi eini avsláttri og lat so landið betala allíkanógv í avsláttri so er tað kanska kappast um at koma við mest avsláttri upp á elbilar eg veit ikki um tað er veð loysn men spurningurin er oftani tá ið ið ein tá ið ein stuðul verður givin so særst t ikki alt aftur hjá brúkaranum men bilasølurnar í hesum førinum kundi fara uvstað við onkrum av tí trygd er komin inná hvat trygdin er fergin smyrli ahevur eingin eingin diskutera at byrja við sá eg onkran v hasunm elbilunum vera inninnpakkaðan í í eitt sum líktist eina prosending men tað er neyvan pprosending tá ið hann stóð á biltakinum á smyrli men hvat tað hevði nyttað ella ikki tað loyvi mær at ivastí egbilarnir tyngri slíta vegin meir meira a svalt dekkirnir slíta sjálvandi skjótari ein tyngri bili enn einum lættrari bili meiri brúk av tíð og so framvegis at tað er øgiliga lítið mann hevur diskuterað eisini í mun til tað sum landstórkskvinnan sigur at mann hevur kki útgreinað kanska okkurt annað átøk hevði verið nógv betri enn hettar hvussu passa tæir tíl føroyska veðurlagið eg minnist tær ferstu hitapunturnar sum komu tær e hingið ein góðan mánað sum hyngur tað inniri eftir øðrum kjafti tí tú var rustaðar okur hava hoyrt tað sama um um vindmyldirnar at kompinentarnir fara tí tað tolir ikki hetta her føroyska verðulagi hvussu við elbilinm er man kanna tað e la evur man nóg nógvar royndir tíð viðvíkjandi ganga tað fyri skjótari enn enn vanligt og so er heta her við burturbeiningini sum sjálvandi er er áhugavert søluprísirn ein brúktum bili fleiri av okur skifta bilar nokk tíðugt keypt ein dýran bil dag og um trý fýra ár so fert tú einki fyri hann tað er eisini ein áhugaverdur ein áhugaverdur spurningur tá er øgiliga lítið avsláttri í bara at fáa eitt sindur tá keyptbilin vissi visti einki fyri fyrian tá ð tú skalt skiftast út ø hetta var bara nakrar viðmerkingar o so kann eg ikki lata vera við at viðmerkja hetta her við so sum okur hoyrdu alt síðsta heyst um moral og etikk í politikki tað er kanska moralt moralskt og etiskt rætt at fleiri tíggju tals túsund børnini kongu liggja og grav á ví hond í miðnum fyri at fáa koðgbólt so okur kunnu koyra í ínum bilum eg havi ikki sjálvur ikki tosað so nógv um moralo vetikk í altjóða politikki men tso tað var nøkur sum heilt heilt heilt greilt gjørdi seg talsfólk fyri tí meni tað er bara viðhvørt mann er etiskt og moralskt rættir tað er bara ein spurningur um hvat málið
er takk fyri ja takk fyri og so eru tað viðmerkingar og jørgen niklas
viðmerking ger sovælja harra formaður nú ø eg haldi ikki at vit hava hoyrt nógv um etikk frá frá vinstravongjunum hvørki tjóðveldi javnaðinum ella framsókn har er vinstravongurin nú kørrur tá ið mann tosar um hetta kovbóltið í miðnunum við kongu har børnini eru men men so ein annan praktiskan spurningurn jakuvestergard eiini var inni á altso elbilar sum koyra á teimum føroysku vegunum altso man fyrst hevur fingið ein rúgva av studningin fyri at keypa so slítur hann vegirnar meir men hann betalir bara ein brøkpart í vegskatt altso altso hevur mann ognað sær ein so tungan bil og slítið vegirnar meir altso burdi mann so ikki í minsta lagi goldið tað sama í vegskatti altso hví skal ein tesla hjá einum stjóra betala nógv minni enn ein annar lítil fiatt fimm hundrað bilur sum koyrir á vegnum sum slítur nógv minni
ja takk fyri
ívektgjald so var tað tí at tyngri bilar slitið vegini meira enn løstibilar to kallar man tað privekgjald og her tekur mann vertgjald burtur av teimum tungu elbilunum men teir tað dálkar eikini meira av sliti bæði av dekkum og av av vegnum enn ein ein vanlig bilagerð so hettað er nokk so ágarverdir spurningar og onkur var eg haldi tað var jørgun niclasen kaili jholm johannesen nevnt eisini hetaher við orkan sum verður brúkt til at framleiða framleiðisar bilarnar altso eg eri hað nú í heila takið so grønur sum teir eru eingin hevur tosað um ta orkuna sum skal brúkast taa burturbeina teir er eit sindur bangin fyri at meira um mann kannar hetta roknistykki so fer t at venda
øðugt takk fyri ja takk fyri og tann næsti viðmerk
esr jens arana ger sovæl ja takk fyri nógv góð orð men eisini kanska okkurt sum sum sum eg má spyrja um og tað er hetta her við tí etiska skuli vik so bara sleppa tað upp á fjall og siga jamen her her gerst einki við altso tey eru so ljót og tey eru so óruttvertvíst so har gangur tað fyri seg og har gangu hitt fyri seg at tað nyttar einki hvat ið okur gera skulvi so bara geva upp og siga her hervends ikki aftur eg haldi ikki bara fyri at líka leggja dent á tað eg haldi at okur skulu vera ein ein ein fyrimynd hvat heldur jaku vestegaard um tað skulu vir gepa upp ella skulu okur siga nei hetta gongur ikki okur noyðast at at at ávara okur noyðast at vísa o rímiligheitir okur noyðast at verja tey sum eru verðu

o so er tað røðarin aftur gersovæltakk fyri frú forkvina moralur er tykkur eitti áhugavert ein áhugaverd spurningur okur halda at okur eru tey sum eru best til at fortelja um moral og vetikk í hesum førinum hvat børnini gongu liggja og gravað við hond eftir koðbólt tað kann mann so fyri haldast til hvussu er klæðini hjá hvør hevur gjørt klæðin hjá okur sum okur ganga í alt tað sum okur brúka til dagligt hvar eð tað framleitt nógv av tú kemur í fjarrestri ella kina hvussu eru umstøðurnar har so framvegis tað kann blíva nokk so áhugaverdur spurningur meni tað vóru onnur enn eg sum reisti spurningurin um moral og etikk og eg tað sum eg vildi við tí tað er tað visti mann fer at grópa í moralu við tykki so ja so er okur oman hálst nokk so skjótt to nógv a okur brúkað verðið framleiðt undir umstøðum sum okur ikki høvdu góðtøðu góðtikið sjálvi men sjálvandi skulu ykur átalað og gera vart við hesi tingini so nógv sum oku
takk fyri ja takk fyri og ein viðmerkisær eftir og tað er
solwit el nólsoy gerso væl takk fyri frú forkvina tað vóru áhugaverdar hugleiðingar frá jakuvestegaard sum tað ofta eisini er men hann segði eisini at vit skuldu stremba eftir at gerast leys av oljuni og eg fekk ikki ordiliga eg skilti ikki um hann helt at hetta var eitt gott hugskot at gera hetta ella ikki tað kann vera teg ikki hava lurtað nóg væl men eg eg eri samdur við í í í nøkrumtíð sum hann segði millum annað tað at vit skuldu kanna hvar pengarnir gera best mun absolutt men vit vita millum annað tað at tað er í at royna at fáa privata nýtslunaskirtu yvara grønt sum hetta her ein liður í er eitt stórt stagarættar leið so spurningurin er heldur jakog vestegaard at hetta e eit gott hugskot at
hann leingi hesa skipanina ella ikki
takk fyrin nei eg siteraði bara landsstýriskvonnuna at rutt vang sum segði at mann hevði slettiski útgreinað um hesaher gott fýrs milliónirnar fóru at gera best mun her og hví man so kemar við einum uppskoti áðrenn mann hevur uppgreinað tað útgreinað at tað veit eg ikki tað er møguligt a hevði gjørt betri mun aðrastaðni eg haldi at hetta uppskotið hevur tað havi eg altíð hildið hetta her við elbilum skuldi verið kannað nógv meira og betur áðrenn mann implementeraði tað tí her eru øgiliga nógvir ivaspurningar og fyri mær tykist tað sum um at ivaspurningarnar verða tagdir burtur í yvirskriftini av hesum her grøna orkuskiftunum og tað haldi eg tað haldi eg spell tí her eru ymisk ting sum øgiliga skjótt ku koma aftur um brekkur hjá teremers okur øllum sum brúkarar og tað haldi eg ikki rímiligt
takk fyri prófforkunaja takk fyri so vóru ikki fleiri at viðmerkja men tann næstu røðari tað verður so løgmaður
fyri frú forkvina til viðgerðar eru tvey uppskot frá landsstýriskvinnuni í fíggjarmálum um ati

mvigfrítøku og frítøkur fyri virðiskjaldinum á elbilar og samstundis sum hann steðgar avgjaldslættan á hybrid og plokk inn hybridbilar frá fyrsta juli í ár tað sum undrar meg kanska eitt sindur hvussu orðaskifti áttan ferð av egveiti ku kki fara á sporinum tað reirar relevantir spurningar nógvar tíð sum verður men tað er hetta uppskotið h varð altso fyrstu ferð samtykt í tvy túsnog seytjan av tí samgonguni summ har teir flokkarn vór í samgongu sum nú er samgongu so bleiv tað longt í tvey túsund og tjúgu av teimum flokkunum sum núu í andstøðu og teir flokkarnir høvdu so eisini hetta uppskotið í løgtinginum í novembur tá ið valið var útskrivað um at leingja skipanin við elbilum og tá imon he hoyrir nú so hevur mann bara argumentið ímóti tí uppskotinum sá selvum átti fyri tveimum mánaðum síðani tað virkareitt sidur utdaligt men søðan aftan fyri hesa uppskoti er heilt stutttan ati eg haldi at løgtingið samtykti tvey túsun o seytjan at elbilar skuldu vera mmigfríir tæir skuldu vera í trý ár fyribils so taið komi fram til tvey túsun og tjúgu tá hev e fingið n nýggja samgongu hon inskti so leingja ta skipanina og longdi ta skipanina so fyri tvey túsund og einogtjúgu tvey túsnd ogtveyogtjúgu men í tí uppskotinum broytti mann tað soleiðis eiisini at mann víðkaði uppskotið at har var ein avgjaldslætti eisini hybridbilar og plokk inn í bridbilar eg sat sjálvur tá í í fíggjarnevndini sum viðgjørdu málið og har vóru fleiri fólk ini il hoyringar og eg haldi ikki at nakar av teimum su vr inn til hoyringar uttan nakrar fáar bilasølur e tóki undir við tí broytingini humhvørvisstovan var ímóti hsev var ímóti ávísar bilasølur var ímóti og landsstýrismaðurin távarandi landstýrsmaðurno umhvørvismálin var eisini ímóti øh tí at tað søgdu hetta eggjaði ikki tít grøna orkuskifti tí hesir bilarnir dálkaðu kanska ikki líka nógv sum belsinir disibilar men teir dálkaðu eisini og við at geva ein avgjaldslætta so eggjaði mann fólki til at keypa hesar bilarnar sum dálkaðu heldur enn ein elbil sum er reinari enn aðrir bilar

øhog tað sum hetta upskotið leggur upp til tað er tí at halda fram í tvey ár við at geva fuglan avsláttur til elbilar oso byrjar mann lýðandi trampa trampa tað niður soleiðis at teir betala vanlig avgjøld í tvey túsund og áttaogtjúgu meðan mann frá fyrsta juli í ár sigur at hybridbilarplokkinnhebrid ikki fáa henda eghevur málið ikki verið til hoyringar sum landsrkvinnan sigur tí málið hevði skund men taður verið okkurt fundir við vinnuhúsi og eg sjálvur hava heilt óformelt tosað at fleiri bilasølur sum halda skopraði fyrsta juli er er fínasta slag men sjálvandi tað roknir við at fíggjarnevndin fer at inkalla tær til hoyringar og hoyra hvat tæir siga

emvigfrítøku og avgjaldsfrítøku til elbilar tí at elbilar eru so dýrir eg haldi ati mann kanska livir eitt sindur í forsíðini tá mann tosar um at elbilar er so dýrir tí tá elbilar komu vóru tað ætiliga dýrir kanska ikki minst tesla sum var kanska fyrsta marknaðirnar kostaði bilarnar kanska yvir eina millión men soleiðis er tað ikki tað eg veit um onkran inni herpeint sum hevur ein elbil spildníggjan fyri hunrað og fjerðs túsund krónur eg tosaði við ein í morgun sum kelsar un elb beint nú fyri tvey hudrað og tíggju túsund krónur so elbilar er eisini til fólk við vanligum inntøkum og ovilaum inntøkum í dag tí tú færst fáar bilar í føroyum bíligar hundraðogá fjrs men tað er uttan nakur avgjald høvdu avgjald verið á so høvdu vanlig fólk ikki havt ráð til hasar bilin her so høgu lønirnar og skal mann fáa tað grøna orkuskiftið tið nummar eitt og at fáa at øll hava møguleika til at keypa hesar bilarnar so er tað neyðugt at leingja tíðina við at geva avgjaldsfrítøku fyri elbilar ella a fáa øll ikki ráð til tað og tað eru stórir fyrimunir við at hava ein elbil í rakstri hjá fólki sum hugsar um hvat tað kostar nú havi eg sjálvur í maimána í fjør skifti mín gamla dysilobil út við eitt elbil og eg havi kannað eitít sindur hvat eg betali um mánaðin í streymi til bilin tað liggur millum fimm hundrað og seks hundrað krónur um mánaðin og við mínum gamla dysilbili so taldi eg tá haldi eg keypti tríggjar tangar um mánaðin tað kostar ein fmmhundrað krónur per tanga áðrenn kríggið í ukrainan við tí prísinim sum eru nú so etað kanska einei fimmogtjúgundrað krónur um mánaðin skal ptala dysil ístaðin fyri fimm hundrað og seks hundrað krónur at hita aviðtil streym so tað er munandi bíligari hjá fólki og við at geva eina avgjaldsdætta so øll hava rað til atseg leggja um so fær mann eisini gjørt tað soleiðis at húsarhaldið kundi fáa ein bíligari í rakstur og tað er bara ikki bara galdandi fyri bilar til saman við húsarhaldinum tað flestu húsarhaldin í dag við við húsum viðhampiligari stødd tað rinda kanska einir trý túsund krónur til olju og hita og ljós men tú hevur eina grøna orkuskipan so e van seksun rindað undrar túsundkrónur um mánaðin so tað er nógv bíligari fyri um tí er tað eisini skilagott at eggja til at leggja um umframt skilagottfyri umhvørvi tá tað kemur til onkra kratikkum sum hevur verið so so var eitt heftir her so erhard joense herat vinja sum kanska partvíst hevur rætt í tað er ja men hvat um trý fýra ár sleppur mann av við ein elbil tá fyri hevur anakað virði tí tað kemur nýggj tøgni atla tíðina tað er helst rætt soleiðis at tað er galdandi fyri allar bilar at nýggj tøgni kemur so minkar virðið á teimum gomlu bilunum sum hava han gamlan tøgni eg kann bara upplýsa at mín dysilebilur sum eg skuldi setta til sølu í maimanna í fjør hann er ramvegis ikki skeldur kanska tí eftirspurninuri e ikki so stórur eftir honum og eg kendi ein persón sum átti ein elbil sum hannhevði havt í tvey ár sum hann seldi í fjør fyri meira enn in kettanfyri tí eftirspurnigurn há elbilinum júst tá var so stórur h men eingin ivi um at tá tøgnin kemur so kann tað ávirka virði á bilum men eisini apilsin og dysibilum og hebridbilum og so framvegis og tað er eisini rætt sum erhardur inni á at tað dálkar eitt sindur meira framleiða in elbil enn ai apilsin og dysibil men sá hann lesur alt tað sum volvh sigur so sparir mann tð inn aftur rættiliga skjótt tí teir dálka so seg einki meðan teir eru nýtslu meðan tað gera appilsin og dysibilur so tað er grønari og eg haldi at tað er rætta okkum at samtykkja hett uppskotið og so onkur spurt um kostnaðn eg hali tað var serligan steffan klein poulsen mon eisini beinur johannesen altso júst hetta her uppskotið í mun til uppskotið sum undanfarna landsstýrið hevði í løgtinginum so kevur tvær tveyogtretivu milliónir krónir meira í landskassan sigur uppsotið viðmerkingunum um brúkarin ikki broytirbroytir men endamálið við uppskotini er júst at karal broyta atferð og keypa meira elbilar tí rættilia ivasamt om meira kemur í landskassan við hesi broytingini øh hetta er í tráð við veðurlagspolitikkin sum undanfarna løgting samtykti og eg haldi at teir tríggir flokkarnir sum sita í andstøðu nú og framsókn avkveidu fyri sjálvt sí eg avkeidi eisini fyri javnaðarflokurn í tjóðveldið avkveidu blankt minist meg rætt ikki tí at it i tóku undir vi teimum fimmogtjúgu átøkuni sum vóru í vevulagspoltikkinum eg haldi it tóku undir við øllum fimmogtjúgu átøkumsum vóru í vegrlagspolitikkinum men orsøkin at vi a atkvøddu blankt tað var at vit vildu hava eina bindandi veðurlagslóg tí at bara samtykkja á veðurlagspolitikk søgdu vit enda við tí at mann fyldi tað variki for plyktandi og taðer kanska nakar s beda tað fyrsta uppskotið í mun til sum fara fleiri flokkar sum samtykdi veðuragspolitikkin siga nei hetta taka vit ikki undir hví hava tey so samtykt á veðurlagspolitikk um mann ikki ætlar at føra an út il lívið eg haldi vit eiga at føra eft hel líyvi tí atað er skilagott tað skapara nógv bíligari rakstur í samfelagnum bæði tá að kemur til bilar og tá tað kemur tl pat hita hús upp ta er nógv betri frá umhvørvi og eg haldi allir flokkar á løgtingi umframt sev hava sagt at vit skula hundrað prosent grøna landið ír tjúgu skulu vit vera tað og meina nakað við tað sum mugu vit eisini seta átøk í verk fið noðatím og náða vit tí so fáa einar bíligari rakstrar í samfelagnum og verða vit tað fyrsta landið í heiminum sum hundrað sent grønt á landi sum trygvur tað fer at gagna føroyar pp á allar møguligar mátar ikki bara tá ð keur til umhvørvi tá að kemur til rakstur av samfelagnum men eisini kemur okkara útfulnsvinnur bæði alivinnuna fiskivinnuna og ferðavinnuna so er tað ein góður marknaðarføroying at man erhundrað pósent grønur tað evr nokk ein høvuðsorsøk til at vinnunavn er langt frammanfyri politisku skipanina tá tað kemur til at leggja um tí tey vita tað at brúkarin sum keypir okkara vørur hann eftir spyr um hann er undhvørvisvinaðarligur og um at hugsa grønt og so framvegis so vónandi fer tær a áa n góða viðgerð í fíggjarnevndini og vónandi verður uppskotið samtykt soleiðis at vit taka eitt fet nærri tí grønu leiðini
frú forkvina takk fyri ja takk fyri og her eru nakrar viðmerkin
r tann fyrsta viðmerkja jørgunniclasen ger sovælharra formaður hetta her er ikki sama uppskot sum løgmaðurnú sigur tí at mann velur at gera eina rættiliga høga avgjaldshækking á hebrit og í hbridbilnum so so her er ein ein avgjaldshøði men tað sum eg ætlaði at spyrja um tað er í samband við hoyringar altso løgmaður segði nú at uppskotið hevur ikki verðið til hoyringar men so kemur tann nýggja hoyringsmátina hjá landsstýrinum at løgmaður segði at hann á sínum eintingum hevði tosað við onkrar bilasølur kunnu vit fáa at vita hvørjar ella hvør tann bilasølan er altso eg legði merki til at inni í talini segði han á wolvo sigur at eg veit ikki um tað r nakrar samanhangur men hvørjar fyritøkur bilasølur hava fingið tað previlegium frá løgmanni at tær eru stoknar at verða hoyrdar og so kunnu vit rokna út at eingin av hinum hevur hvørjar er tað løgmaður hevur
ortún
ja ger so væl løgmaður ja takk fyri frá forkvinna og takk fyri fyrispurningin røkkur niclasen ársýkistin nevndin volvo var tí at erhard joensen nevndi at volvið gjørt eina kanning um framleiðslu av teirra elbilum í mun til aðrar bilar hjá teimum teir eru lítlar mann møtir fólki alla tíðina tá røkkur niclasen eisini og eg havi eisini møtt nøkur sum selja bilar og tey halda eitt uppskotið fínt harvið ikki møtt øllum men eingin hevur verið til nakra formliga hoyring við sum málið neboðin og har hevur landsstýriskvinnan í fíggjarmálum í avviði ímillum skal mann senda tær heilar hevur uppskotið skund og uppskotið hevur skund tí í løtuni vita hvørt tey selja bilar til at keypa bilar hvat avgjøldina bilar eru tí hevur uppskotið
gott skundi ja takk fyri
og tann næsti viðmerkja jacovestegaard ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna tað var hetta her við átøkunum hvussu hvat fek mann mest burturúr pengunum og løgmaðurin var inni á hetta her ið húsarhaldin sum sparað rættiliga nógv við grønari umlegging hví hevur mann ikki kanska kannað um hesar her fýrs milliónirnar ella gott tað vórðu betri givnar til húsarhaldini í mun til at leggja um til grøna orku eg heldur enni at keypa elbilar ella er nakar munur har ímillum tá ið eg løgmaði tekur tað upp
takk fyri fólkini
ja takk fyriersæja takk fyri frú forkvina og takk fyri fyrispurningin jakubvestergaard har er faktiskt aktá sama skipan tað er altso eingi avgjøld á grønari orkuskipan til hús og tað er eingin avgjøld á bilar sum eru grønir tavt tu ikki grønur altso men hava grøna orku við tí endamáli at eggja fólki tit at leggja um og a bæði tá tú hevur ein bil í mun til appinsinbil so sparir tú kanska upp móti fimtan hundrað og tvey túsund krónur um mánaðn í rakstri og tað sama ger seg galdandi við einum húsi við grønari orkuskipan avbjóðingin er at fólk sum ikki hava so høgar inntøkur hava kanska trupult tíð at gera íløguna tí hon kostar pengar men við tat vit fara inn og geva avgjaldsfrítøku gera vit tað kanska møguligt hjá nógv nógv fleiri føroyingum at leggja um til eina grøna orkuskipan sum bæði er meira umhvørvsvinarlig og
nógv bíligari í rakstur ja takk fyri so er tað
eygums samelsen at viðmerkja ja takk fyri frú forkvinna nú havi eg sitið og lisið hesi her uppskotini sum undanfarni landsstýrismaðurn í fíggjarmálum legði niðan í haldi tað var í novemburmánað og tey eru neyvt tey somu tá tað snýr seg um bæði emveg frítøku og áramál og hvussu mann fæ sær út og skrásetingargjald tað er bara ein broyting í hesum og hesum uppskotinum og tað er at mann vil koyra hesar her bilarnir hybrid og plogga inn út skjótari ella útfyrsta juli so virkar tað eitt sindur meir koptligt at mann kropp á kroppi her stendur og sigur mann tekurseg undir við hesum man tekur s undir veðurlagspolitikki sum mann ivast íum elbilar tað rætta o mann byrjar í skeivum enda og so víðari tað er nokk so løgið at tingini kunnu broytast so skjótt ovarnheit at mann
broytir meining
kkfyriso er tað løgmaður gersovæl ja ja altso tað er altso við elbilum eru hetta akkurát sama uppskotið sum undanfarna landsýrsmaðnrí fíggjarmálin uni rasmussen legði fyri løgtingið altso neyvt tað sama og kjakið hevur snúði so nógst nógv um elbilar herbeint og tey so áttu ta uppskotið ikki øll tíbetur men fleiri av terar virka at vera kritiskt og ímóti tí hitt hevurhann hygið út um hebridbilar og plokk inn hebridbilar tí at øll sum vóru til hoyringar soe siga øll tá tað bleiv eg samtykt í øgtingi fi nøkrum árum síðani vóru ímóti tí tað gagnar iki í grøna orkuskiftinum tað er tíma han tikist út og eg eri tráð við við veðurlagspolitikkin sum løgtingið heður samtykt

fann klein poulsen eina viðmerking gersovæl ja frú forkvina nú fekk aksel johannesen tað ella løgmaður fekk tað ljóða sum at at vit vóru ímóti tí grønu umleggingini og tað er tað er tað eru vit als ikki eg var sjálvur og hugdi eftir einum spildurnýggjum húsu við við allari tí nýggjastu tøkni og halda er øgiliga fasonerandi og og fylgið væl við hvat hvat hendir har tið sjóndis skuldi stremba eftir at at tær bestu loysnirnar og tøkni verð implementerað allastaðni men tað sum vit seta spurning við er hesar fýrs milliónar sum vit hava sæð fara úr kassanum bara síðsta ár um um um hetta er er rætt at vit blíva við at spýta kanska fýrs milliónir afturat nú í tey túsun ogtrýogtjúgu tá vit hugsa um tað sosiala ja tað er komin bíligar bilar á marknaðin men men eg eg vil halda fast upp á at að eru serliga ta vælhavandi so fáa tann ágóðan og og so koma eisini seta tann spurningin um hesar fýrs milliónirar kundu veri betri brúktar eisini til grøna átøk og og so hevur henda samgongan
nýggja samgongd tosar nógv tíð
eri farin og løgmaður ger sovælja takk fyri eg haldi nú ikki segði at nakar varð ímóti grøna orkuskiftinum men skal mann náa grøna orkuskiftinum so má man eisini gera nøkur átøk tað kemur ikki av sær sjálvum um mann skal hava ella ná á tí málunum sum e haldi at allir flokkar her ini havn sakt seg vilja náa at va e hndraðtúsund grøna lamdi í tvey túsundog tretivudi tað kemur iki sær sær sjálvum sjálvandi kostar hett her eisini í tpengar tað gjørdu eisinií vey úsunog tveyogtjúgu tvey túsund og einogtjúgu og í nøkur ár afturat kemur ta at kostar pengar men sum sagt tá it koma fram til tvey túsund og áttaogtjúgu so er tann skipanin við avgjaldsfrítøku strikaður og vit skuldu hugsa fíggjarliga ábyrgdarfult soleiðis at vit fáa tað hanga saman øhjá landskassanum og tað arbeiði vit við tá i vit gera fíggjarlóg nú at vit skulu nokk hava eitt eitt yvirskot sum viti kunni vera nøkullunda nøgd við men samstundis má mann eisini gera nakra íløgur og hetta er eina íløga sum fer at gera okkum grønari meira umhvørvisvinarlig men eisini fáa bíligar rakstrir av samfelagnum upp á sigd sum vit er avgjørt neyðugt fyri at fáa eitt burðardygd samfelag bæði umhvørvis
tókinum og eisini fíggjarliga ja takk fyri
so er tað helgi abrahamsen at viðmerkja gjørt sval fólkum veðurlagspolitikkurin er hann bindandi ella ikki bindandi sjálvandi er hann bindandi hann er politiskt bindandi um ikki er juridiskt bindandi og eg ivist í hvussu bindandi juridiskt hann verður um hann varð uppskot samtyktur sum uppskot ella lógaruppskot tí neyvan hevði nakar landsstýrismaður sjálvur skulu hevst fyri um hann ikki fylgdi veðurlagspolitikkinum um tað var við lóg men sjálvandi føli eg meg hvussu bundan av sum eina teimum sum samt í veðurlagspolitikkinum bundan av at fylgja honum ey tað merkir ikki tað at mann ikki kann taka tey einstøkum málini upp og viðgera tey og seta spurningar við at er tað okkurt mann kunnu gjørt betri og gjørt øðrvísi tað høvur mann skal altíð vera opin fyri men veðurlagspolitikkur hann er sjálvandi bindandi og politiskt
og honum eigar vit at fylgja takk fyrija takk
fyrr enn sør tað løgnar at svara ger so vælja tað fyri frá fólkum ja eg eri slett ikki ósamdur við við helga arbeiðsins soleiðis sum hann sigur tað at tað var politisk samtyktur okkurt sum máttar bindahandin men vit hava prógvað her á løgtikinum at í tvey túsund og níggju samtyktu vit ein veðurlagspolitikk vit gjørdu einki í ellivu tólv ár einki tað var nær við einki útlátist tá ið fyri minkað tann vaksið næstan tvífaldaðist staðin fyri minkað av tjúgu prosentum og so gera mann aftur tað sama er hetta mann hevur gjørt tað í tí stendur øðrvísi men tað er so í lagi men so er tað tað fyrsta áttakið sum skal gerast í lagi kemur á løgtingi sum virka tær so samtykt hann vil siga a tað vilja vit kanska ikki ordil líka væl ella onkur av teimum tað vísir bara at tað er ikki gott nokk bara at samtykja okkurt og so fara út og felja frá øllum heiminum at vit hava veðurlagspolitikk vit sá ikki ætlaðar at fylgja veðurlagspolitikkinum og har er samtykt við at helga tað var samtykt okkurt sum var tað forplúgva okkum her henni sum hava samtykt veðurlagspolitikkin
at vit vilja fylgja honum ja takk fyri so er tað eg
jenisarana sum hevur ein viðmerking gersovæl íveit ikkium tað loysir segi at endurtaka tí fleiri onnir hava endurtikið stava tað tyik seg ikki sum at t sivar inn hjá løgmánni at hetta snýr seg ikki um at vera ímóti veðurlagspolitikkinum ímóti at gera føroyar grønari hetta snýr seg bara inn um at taka nøkur atlit og ikki seta nakað í verk sum ikki ja skaðir meira enn tað gerður enn enn tað gagnar men eg seti álit á fíggjarnevndina at hon fer at taka alt tað sum kom fram her í dag taka tað upp til viðgerðar og koma við onkrum betri úrslitið enn tað sum okur hava takað støðu til tag annars harmar tað meg at formaðurin fyri føroya javnaðar flokk eisini styngur høvdið í í sandom og ikki tíma at lurta eftir neyðarrópinum úr kongu millum annað einaferð tosaði javnaðarflokkurin men tað er nógv ár síðani um ja mann mann hevði ú internationala mann tosaði um farloysingar um allan heim sum skuldu standa saman g so víðari tað hevði
verur gagnist í dag
ja gersoæ ja takk fyri frú forkvina altso fyri javnaðarflokkinum hav arbeiðsviðurskifti hjá øllum sum arbeiða ikki minst í føroyum stóran týdning men eisini tá eg kongum sjálvandi hevur tað tað men bakanú tá jenis a rana leggur stóran dent á akkurát tá tað kemur til framleiðstta battaríin til elbilar eg púra samdur tað skal ganga tordiligum viðurskiftum men tað er eisini galdandi fyri battaríi í telduni hjá jenis a rana í battaríi í telefonini hjá jenis rana og faktiskt eisini um jenis a rana keypir bensin ella olju asym bil ella hús tí at olju framleiðslan brúkar eisini kopbólt úr kongu millum annan so tað er galdað allastaðnis ikki bara fyri elbilar og tað eiga vit sjálvandi at tala at um nakað máta máta okum staðgatíð so eg vil eg gjarna saman við jens a rana varð vit og steðgatíð men tað e ikki bara at galdan fiði battaríu á elbilum að er eisini í fartelefonini há jenus a rana g hjá mær
og telduni og so framvegis ja takk fyri
takk fyri frú forkvina ja vit eru í eini broytingartíð eini ótrúliga umráðandi broytingartíð fyri at avmarka veðurlaigsbroytingarnar so skulu vit saman við øllum heimsins londum avmarka okkara útlát av vakstrarsgassum til tað sum náttúran sjálv kann upptaka í tjúguhálvtrýss og tað fer at krevja og krevur longu broytingar tað krevur broytingar hjá lóggevarum hjá leiðarum tað krevur sanniliga eisini stórar broytingar fyri tey sum verða rakt av ógvusligum veðurfyribrigdum tá ið tað kemur til veðurlagsbroytingarnar og tað krevur eisini broytingar fyri okkum øll sum hava livað og dúgað upp á fosila orku nú í øgiliga nógv ár hetta her er eitt uppskot sum fylgir tí veðurlagspolitikkinum sum bleiv samtyktur her í løgtinginum fyri einum einum ári síðan á leið hog her eru sjálvandi kritiskir spurningar ella ivamál og tað tað er sjálvandi gott at at at tað eisini kemur fram øtá ið tað kemur til at hetta uppskotið skal vera ein stuðul til tey vælbjargaðu so finnast bíligir elbilar í dag ella eitt bíligur og bíligur eg veit ikki um ein bilur og bíligur tað kann man nokk ongantíð siga men eg havi til dømis ein bil sum kostaði undir tvey hundrað túsund krónur tá eg keypti hann og mvegi varð afturborið eg hugdi nú hvat ein nýggjur bilur á tí slagnum kostar og hann liggur har um tvey hundrað túsund krónur so tað ber til at fáa í øllum førum ein eins bíligan bil sum bensin og dysalbilar vist ta skal vera ein elbilur og hetta her at tú fært ein elbil í staðin fyri ein oljuryknan bil tað fer sjálvandi eisini at merkja eina sparing tað fer at merkja at mann ikki noyðist at keypa bensin og disil sum er ótrúliga dýrt í dag tað merkir eisini at mann hevur møguleika fyri at fáa bíligari el til at løga bilin hjá sær upp við her er eitt hámark upp á hálvfjerðs túsund krónur sum so minkar tvey ár ímillum niður á haldi tað var tretivu elta síðsta útgjaldið mann kann fáa íáttaogtjúgu og so dóttur burtur so tað siga at mann kann fáa afturborið upp til tvey hundraðog hálvtrýss túsund krónur við hesum uppskotinum tað er ikki rætt øhbeint nú so skulu vit bæði hava meira framleiðslu av grønari orku og vit skulu eisini hava avtakarar til ta orkuna sum vit hava og har kunnu hesir bilarnir fungera sum eitt slag av battarískipan við tað at teir kunnu løgast um náttina tað er øgiliga praktiskt at løða bilin hjá sær um náttina og tað er eisini akkurát tá at kanska ein rúgva av varandi orku kann fara til spillis annars eg haldi at tað er ótrúliga gott at vit seta fokus í dag á órættvís arbeiðsmarknaðarviðurskifti tað haldi eg eri er kærkomið ø har skulu vit so eisini minnast til at tá tað kemur til til dømis kobolt sum verður brúkt í elbattaríum so verður tað eisini brúkt í øðrum battaríum og tað verður eisini brúkt sum katalisator tá ið mann ger framleiðir olju so hetta her er eitt problem sum vit standa við tá tað kemur til elbilar og battaríir tá er mann nú í ferð við atat finna alternativ battaríir til bilarnar øh og tað er ein menning sum gongur við rúkandi ferð eitt nú so havi eg lisið ati at hesla hevur boðað frá at tey fara at brúka eitti battarí uttan kopbólt í teimum minnu bilunum sum tey hava nú í nærmastu framtíð h men hetta er alt viðurskifti sum sjálvandi skulu tola dagsins ljós og eg haldi at tað er fínt at mann setir sjóneykuna á arbeiðsmarknaðarviðurskifti eg haldi eisini at tá tað kemur til hesa øgiligu øgiligu útnýyttanna og ovurnýtsluna sum vit kanska hava og kanska serliga úr menningarlondum og kanska serliga tá ið tað hevur viðvíkt ja útvinning av mineralum men so sanniliga eisini útvinning av olju til dømis í nigeria sum hevur verið ein afturvandandi nú í ótrúliga nógv ár o sum framvegis stendur við øgiliga øgiliga truplum viðurskiftum øh so er nógv her sum vit kunnu taka fatur í tað haldi eg eisini at vit sum løgting og landsstýrið skulu varpa ljós á og gera okkara við altjóða at yvirhalda alla altjóða mannarættindasáttmálar tað hevur eisini verið nógv tosað kanska ikki so nógv her inni men úti í samfelagnum hevur mann tosað nógv um um eld og tað er sjálvandi trupult altso við nýggjari tøkni so koma so loysir tað nakrar avbjóðingar men tað seta kanska eisini nakrar nakrar nýggjar avbjóðingar men tað er ikki soleiðis at tað ikki er svar upp á tær avbjóðingarnar vit hava hoyrt eitt nú at norrøna er øgiliga væl útgjørd til at sløkkja bilar øh og vit vita eisini at tað er minni sannlíkt at tað kemur eldri í enn elbil enn at tað kemur eldra í ein vanligan bil so hetta eru altjóðandi viðurskifti sum vit skulu loysa men tað er als ikki ómøguligt

nú eg havi nevnt tað longu at her eru øgiliga nógv átøk sum viti skulu í holt við á veðurlagsøkinum bara tann veðurlagspolitikkurin sum sum bleiv samtyktur tann skulu sjálvandi gjøgnumføra og tað hevur verið ein vsónøgd við at hybrid og plogg inn ella ja set plóg inn hybridbilarnir at teir skulu nú betala avgjøld men tað er altso í tráð við tann veðurlagspolitikkin sum vit hava sum bleiv samtyktur tá mann setti hybridbilarnar inn í læktarnar so var tað ikki í tráð við tann veðurlagspolitikkin sum vit hava samtykt men við hesi broytingini so so er tað tað fólkaflokkurin sambandsflokkurin og miðflokkurin framsókn og sjálvstýri tey løgdu hendan veðurlagspolitikkin fram og mítt fyrivarni tá og ivamál um tann politikkin sum mann samtykti tað var nevniliga hetta við at eg var ótrúliga bangin fyri at politikkurin ikki fór at vera bindandi at so skjótt sum hann fekk møguleikan fyri tí so fór mann kanska at bakka út tí at tað var trupult at taka tær avgerðirnar sum skulu til eg vil gjarna
eg vil loyvi at sitera úr veruleikspolitikkinum gjørt so væl har stendur at ferðslan á landi skal leggjast um til el bæði tá talan er um vanliga ferðslu og tunga ferðslu við bussum lastbilum og ymsum arbeiðsmaskinumhetta er eitt sitat úr veruleikspolitikkinum sum bleiv samtykturhetta er ikki tað sum bleiv tikið úr sum vit hava hoyrt um fyrr í dag so eg eri hørm um at síggja og hoyra umboð úr ja sambands og fólkaflokkinum og miðflokkinum nú kanska spakuliga royna at sova iva um og kanska royna at bakka sær út úr sum er verulagspolitikkinum sum hann samtykti men men allar súreðir sjálvandi ikki skiftar enn og eg hopi veruliga at at løgtingi sum stóð saman um um veðurlagspolitikkin í øllum føroyingum flokkarnir at tey eisini kunnu standa saman um tey átøkini sum eru í politikkinum alternativini til elbilar tað er sjálvandi at spara upp á orkuna tí við at brúka samferðslu tað hevur eisini verið snakkað um tað í dag at betur um samferðsmøguleikarnar at brúka minni bil og meira kollektiva ferðslu tað er heilt síðurt eisini nakað sum vit skulu arbeiða víðari við í veðurlagshøpi men tað kemur til bilar sum koyrast og eru elbilar í dag tað eina alternativu sum vit hava og skulu vit skifta bilpartina hjá okkum út til bilar sum ikki hava eitt so stórt útvarp takk fyri for forkuna ja takk fyri
a frú forkvinna nú nú nevnir landstýrskvinnan hetta her at flokkarnir sum bóru veðurlagspolitikkin ígjøgnum seta spurnatekin við hetta her og eg haldi t mann skal ansa væl eftir man ikki blanda tey tingini saman vit taka fult undir við veðurlagspolitikkinum vit hava sjálvur borið ígjøgnum og og vit skuldu nokk fylgja men tað eg haldi tað er gott at mann setir spurnatekin við koma nýggjir upplýsingar fram tú fórt at vita nakað sum tú kanska ikki visti tá so tekur tú vendri tíð og spyrt altso er tað nakað øðrvísi í sn her so so eg haldi at tað er sunt og gott fyri fyri kjakið at mann vend hesir spurningurin fór frammi í dag men tað er ikki einsi blv einsin ptíandi við at man ikifr t taka undirviðhesun uppskotinum so vit skulu nokk

fyri so er tað landsstýriskvinnan ger sovæl takk fyri frú forkvina ja sjálvandi er hetta eitt eitt høvi at kjakast um tey átøkini sum eru í veðurlagspolitikkinum eg vóni bara veruliga tað at tá ið vit koma til at skula atkvøða fyri ella ímóti teimum átøkunum sum koma niðan í løgtingið úr hesum samtykta orkuveðurlagspolitikkinum at vit so kunnu standa saman um tey uppskotini h og tað ljóðar gott ella eg glað at hoyra í øllum førum ati at helgi abramsen sigur at sambandsflokkurin fer at vera ein viðspælari í tí
sføroynum takk fyri frú forkvina ja takk
og so er tað jakob vesturgard við ein viðmerking ger so vælja takk fyri fólkina landsstyrkuna yngilin svøvn nevndir at vera við at góða ikki serliga jalig eg veit ikki í løtuni um eg sleppi um suðuroyarfjørð við einum elbili er hatta ikki galdandi fyri allar føroyingar sum kunnu fáa so bíligan bil men tað sum fekk meg til at taka tær til at gera viðmerking tað var tað sum hon segði um battaríini tað gongur í rúkandi ferð segði hon útbúgvingin av battaríini kanska uttan at brúka kobolt og tað er tað sum eg havi sagt fleiri hvønn bíða mann ikki til mann hevur finni loysnir á tí grønu orkaskiftinum sum eru haldgóðar soleiðis okur implementera loysnir sum okur ikki próvast at eksperimentera við sum kanska í hesum førinum og øðanokrar ósvarar spurningar um battaríið ella bilinum
takk fyri frúkaskránna ja
takk fyri ger so verandi landsstýriskvinnan takk fyri ja altso veruleikin beint nú er jú tann at skulu vit vera ein viðleikari tá ið tað kemur til at halda okkara altjóða avtalur um at minka útlátið og at at steðga vórleiksbroytingunum so mugu vit vera við og so mugu vit so mugu vit handla skjótt og tað er tann trupulleikin sum vit standa við í løtuni tá tað kemur til battaríir so er tað eisini ein øgiliga stórur menning í at endurnýta battaríir og tey mineralini sum eru í battaríunum so við tí sagt at tað verður møguliga ein góð møguleiki og kanska eisini peningur í at endurvinna tað tey mineralir sum longu eru í battarínum sum eru keypt í dag til aðrar bilar
takk fyri farskýið ja

sum eru høgur til tær takk fyri
takk fyri ja tað er akkurát so sum unniholv johannelsen sigur at tað er gongd á hesum málinum eins og tað eisini sum eg kann nevna eisini eru gongd á til dømis tí hvussu vit hvussu vit hontera teir bilarnar sum sumfólk ikki longur brúka ella sum kanska ikki kunnu brúkast tað er eisini gongd á tí málinum og hetta eru altnýggj tøkni sum eg eisini havi sagt og tað krevur broytingar men tað er ikki so trupult at vit ikki eru í gongd við at tilagða okkum til tær broytingarnar eisini og tá tað kemur til trygd so er tað sterkar kenslur sum eru upp á spæl men mann kanna eg spurdi henni goldher fyri um tað nakrantíð var komið eldur í ein bil um bora smyrli tá hann segði at tað helt hann ikki h í øllmfýr hom ikki so vítt sum hann vilti vilti vit so taka tað við eisini at tað er minni sannlíkindi fyri at tað kemur eldur í ein elbil enn í ein bensin og diselbil so burdi tað ikki verið men sjálvandi skal trygdin vera í ordan og tað trúgvi eisini at hon at hon verður og er
ymsastaðni longu
so er tað magnus rasmussen ger sovælja takk fyri tá ið uppskoti til veðurlagspolitikk var til atkvøðugreiðslu teir vóru fimm atkvøður ímótir millum annað frá núverandi landsstýriskvinnu og grundgevingin var at mann skuldi hava eina veðurlagslóg tí er mín spurningur tá ið nú ingilin strøm er landsstýriskvinna í hesum um eg kundi vænta eina veðurlagslóg lagda fyri tingi og um so er
nær vit kunnu vænta tað
yngilín didrsen strøm gersovælja eg havi sett gongd í í ymiskt niðri íí umhvørvismálaráðnum h sjálvandi eisini at lýsa hvussu vit kunnu gera eina eina meira bindandi veðurlagslóg tað er ein partur av tí arbeiðinum sum eg hevðií holt við tá ið tað kemur til eisini hendan orku veðurlagspolitikkin so er eg eisini sinnað at fremja tey málini sum blivu samtykt og orsøkin til at eg ikki atkvøddu fyri tá málið var fyri løgtingið tað var nemiliga hendan stúranin um at at flokkar og tingfólk ikki fóru atfylgja tí samtyktini sum bleiv samtykt og eg vóni ikki at at tað tað fyrsta orðaskiftið sum hevur verið og hevur verið eitt sindur neiligt kann eg kann eg siga í summum førum frá summum tinglimum h eg vóni ikki at hetta er at tað fyrsta átakið sum tinglimir sum hava atkvøtt fyri veðurlagspolitikkinum fara atkvøða ímóti tí at so fær tað onkursvegna
prógva tað sum eg var bangin fyri og tað vóni eg sjálvandi ikki
ja beinið jóhannesen gjørt vælja takk fyri fólk eina eitt sindur í sama tráði kanska at nú landsstýrismál hevur nevnt tað eisini løgmaður at mann kann skapa bang fyri at summumflokka ikki fór taka undirvísinguppskotina um mann fór víkja frá veðurlagspolitikkinum báðum vegin so bara upplýsa at eg mínari framsøgu røðu tók undir við stórar partar av uppskotinum og var eisini ein landsstýrismaður fyri fólkapleiskum leygir eitt líknandi uppskot fram men tað er kanska hendan broytingin sum hann er gjørt í mun til tað uppskotið sum viðvirkir bloggin og viðbrotbilinum sum vil halda at gjørt skal lýsast betri ífríkjarnøvnini men annars so hava vit verið vit at lagt hendan orkuveruleikspolitikkin fram og eisini samtyktan sum vit vilja gjarna royna at fremja tað átøku sum er í
takk fyri frú forknit
takk fyri ja vistu vit hyggja eftir tað er sjálvandi gott at hoyra atiat vónandi at fólkaflokkrin eisini er ein viðspælari í hesum uppskotinum h tá tað kemur tilhesar plokeinn hybridbilarnar so var tað soleiðis at atumhvørvisstovan í tí føri tá ið hetta varð lagt fram sum eg minnist tað mælti frá at mann skuldi koyra hybrid og ploginn hybridbilar upp í hesar her emveg avgjaldstøkuna og skrásetingar og eisini í skrásetingargjaldi so tað er jú ikki nýtt at hetta ikki er í tráð við veðurlagspolitikkin at hybridbilarnir skuldu vera inni og eg vóni at mann onkursvegna eisini fær lýst tað betri í nevndini at tað uppá sýnvís var ein feilur av fyrstan tíð at hesir hebrid og ploginn hebridfelagarnir nakrantíð komu inn í íavgjalds læktarnar tí tað mælti mann eisini frá tey serkonnufólkini innan fyri akkurát hetta økið tey mæltu frát
a at mann koyrdi teir uppír av gjat slætta
hevði kristianna vinterpoulsen gjørt so væl takk fyri forkvinnan ja eg fari at takka ingilin dittrupsevns strøvn fyri orðini tað er sera eldhuga og vístir hvussu gott innlit í og áhuga fyri økinum ingilin dittrupsevns strøvn hevur og minnist meg ræðsøga eisini hennara fyrsta røða sum landsstýriskvinna og tí fari eg eisini ikki eina til lukku við eg fari at spyrja ingilin dittrup dittur sum strøm um hvørji átøk hon fyrst fer at arbeiða við í ráðnum sum eg sjálv segði sum nógv hava sagt í dag tað eru nógv átøk sum sum skulu gerast sambært veðurlagspolitikkinum so hvørji átøk kunnu vit vænta
koma í næstum takk
takk fyri ja tað sum liggur allar allar fylt fyri nú her eru longu nøkur átøk sum eru í gongd kann mann siga tað eina veðurlagsátakið var tað rundskrivið sum fíggjarmálaráðið hevur sent út at allir almennir stovnar skulu brúka elbilar eitt annað tað er sjálvandi hetta í veðurlagspolitikkinum eitt annað átak tað er átakið um at seta kvodu og minka um eldgassnýtsluna so hon er heilt burtur í tjúguogfjøruti eldgassir eru nøkur ekstremt vakstrarhúsgassir sum standa fyri umleið fimm prosent av okkara útláti nøkur onnur átøk tað verður nógva at ramsa upp á tíni knøtt men tað er til dømis orkuráðgevingin sum skuldi vera sett á stovn og eisini eina skipan til hvussu vit fáa øll við í tað grøna orkuskurskifti sum eisini er blivið
humrótt her í dag og tann næsti røða verður steffan klein poulsen
ger sovæltakk fyri frú forkvinna eg havi borið mín sjónarmiði fram til til fyrstu røðu men tað sum eg líka vildi sleppa útvipa tað er í mun til tað dømi sum eg tók í mun til søluna av einum einkultum bili otað dømi sum eg tók var at visze ein diselbilur ella bensinbilur bleiv seldur við skrásetingargjaldinum sum er hálvtrýss og síðani fimmoghálvfjerðs prosent frá hundrað túsund hann hevði kostað vistu listaprísin var tvey hundrað og fýrs so hevð mann lagt hundrað og fimmogfýrs túsund á og so samanbara í tað í mun til ein elbil sum skal betala null prosent men vit kunnu gott taka tað dømi sum kanska er eitt sindur meir rættvísandi og siga tað at hvat hevði ein elbilur kostað altso hvat hevði skrásetingargjaldið verið á einum elbili vist hann kuld betala fullan prís eftir lógini ogaldandi lóg har sigur tretivu til fimmogfjøruti prosent áðrenn hesin stuðulin kemur inn og tá hevði skrásetingargjaldið faktiskt verið hundrað og ellivu túsund so tað er nakað lægri men tað er statvekk hundrað og ellivu túsund sum var far í afturbering umframt tær hálvfjerðs túsund fyri emmigei so eg nevndi tvey hundrað og fimmoghálvtrýss túsund jania í mun til ein dysilebil í mun til onga afturbering ein elbili og til fulla afturbering so fært tú hundrað og einogfýrs túsund ikki líka nógv sum tveyhundað ogfimghálvtrýs túsund men ta r statvekk ein rættiliga stór upphædd og og tað blívur eitt sindur soleiðis aftur fram við tølum og og eg haldi faktiskt er e veit ikk em kan brúka orðið manipulerandi men tað er rættiliga misvísandi tá tað stendur í prunaella tað upprunalógin leggur hægri skrásetingargjald á bensin og disibilar enn hvat kann gera elbilar tá ið tú so tosar um um mistainntøku og og vunna inntøku so samanberir tú ymisk tøl tí elbilarnir verða færá útgangsstøðinum skattaðir minni og og sum eg nevndi í jáðni tað at mann tað at mann strikar skrásetingargjaldið á elbilum sum er tretivu til fimmogfjøruti prosent so missir mann sum missir landskassin fimmogtrýss milliónir krónur men vissu tað visti mann visti mnn vistimann tosaði um mistarar inntøkur í mun til hvussu vit skatta allar aðrar bilar aftan á hasa broytingina so hevði tað talið verið nógv hægri tað hevi verið nógv hægri enn fimmogtrýss milliónir eg veitkium tað hevur hundrað milliónir ella hvat taðhevði verið og tað blívur kanska nokk nógvar detaljir men tað erbara fir a vísa at tð va ikki skeiv tøl sum eg hevði dømi var bara frá dsalebili til elbil ja it kunnu taka elbil við fullum gjaldi til til fulla afturbering so fær mann onnur tøl men men heilt grundleggjandi so verða dysilbilar í dag áðrenn hesa broytingina skattar hægri enn el ogella enn el og hebridbilar og tí er tað so ræguliga rringt at samanbera tølini misu tar inntøkurnar eru faktiskt nógv hægri vissu vit skuldu tosa um útgangsstøði som disil og bensinbilar verða skattarferð tað er ki verið minus fimmogtrýss tað veruð minus eitt nógv nógv nógv hægri tal og tað haldi g hevur øgiliga áhugavert at fingið útgreina í fíggjarnevndini
takk fyri takk fyri síðan verður tað landsstýriskvinnan í fíggjarmálum ru
tvang ger so væl takk fyri tað ja eg vil bara takka fyri eina góða viðgerð og til undanfarna røðara vil eg siga at eg viðvirki fegin til at fáa útgreinað fleiri tøl um áhugi er fyri tí sjálvandi í tann mun tað tað ber til til viðgerðina í fíggjarnevndini eg var eitt sindur harv um tað bleiv sagt her í javni at eg hevði brotið tað avtaluna eg hevði gjørt við undanfarni samgongu í veðurlagspolitikkinum og tað varð sagt at eg hevði víst til eina eitt átak sum varð tikið úr veðurlagspolitikkinum men eg haldi at viðkomandi røðari og eg eru komin til sættis um at tað er ikki heilt rætt altso tað sum er tikið úr veðurlagspolitikkinum tað var hetta her við umførvisgjøldum tað er tað sum vit kalla fyri vegskatt vanliga og co2 avgjøld har sum nøkur átøk mælti til at tað bleiv dýrari at brúka oljuriknar bilar og akkurát tey bæði tingini blivu tikin burturúr og mann kann siga akkurát nú við so høgum oljuprísum sum vit hava í løtuni so loysir ja egentliga spælir oljuprísurin við um mann kann siga tað upp á tann mátan at at tað ger skumpar undir grøna orkurskifti tí at tað er ógvuliga dýrt í løtuni at brúka oljuriknan bilsum sagt er tøkið fevrið eina góða viðgerð og eg síggi fram til eisini at viðgera hatta her málið í
fígjarnevndini takk fyri ja so vóru tað ikki fleiri sum hava biðið um orðið so hesi bæði tingmálini nummar fjøruti og einogfjøruti tey verða beind í fíggjarnevndina og áðrenn vit fara víðari í dagsskránni so skal eg boða frá nøkrum framløgum ella framløgu áv nøkrum málum og tað er bjarni kárasom petersen landsstýrismaður sum hevur lagt fram uppskot til løgtingslóg um broyting í ymiskum løgtingslógum í samband við umskipan av føroya á kæristovnu stovni og tað er avtøka av kærunevndini hjá arbeiðsloysskipanini í barsisskipanini høvuðsbarnaverndini ogtvingslisvndsíðan hevur bjarni kárason petersen landsstýrismaður lagt fram uppskot til løgtingslóg um broyting í ymiskum løgtingslógum og tílíkum í sambandi við dagføring av konkurslógini fyri føroyar til gjaldssteðgur og neyðskuldarsemja verða broytt til endurskipan reglur um trotatrotabúspann um trotabúspann verða settar inn í grannskoðaralógina og somuleiðis hevur bjarni kárasom petersen landsstýrismaður lagt fram uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annordning um íkrafttretivu forferurina á deli av lóg um endring av konkurslógin ov forskelligu andrilógi parantes regkonstruktiónmetvitari ó deli af lóg um endring av konkurslógin lóg um lønmóttakaranes karantifund og lóg um ønlønmóttakarins rættrstilling ve virksemhetsovardrakilsi parantes u vernu ting vtvelsanering og endringariri konstruktiónsreglunir sum fólga af ko vi nytti og hesi málini tey verða øll viðgjørd á næsta løgtingsfundi og tað vil so siga komandi hósdag vit fara so víðari í skránni at viðgera mál í dag og tað er vit er komin til fjórðapunkt á skránni sum er fyrsta viðger á løgtingsmáli tveyogfjøruti tjúgu tveyogtjúgu sum er uppskot til broyting í løgtingslóg um bráðfeingisjáttanarlóg fyri tjúgu trýogtjúgu og eg skal biðja um framsøgufólk tað verða fyri javnaðarflokkin bjarni hammer fyri sambandsflokkin magnus rasmussen fyri fólkaflokkin beinir johannesen fyri tjóðveldi eirikur og jákupsstovu fyri framsókn hanna jensen og fyri miðflokkin stefan kleim poulsen og tað verður bjarni hammer framsókn maður fyri javnaðarflokkin sum verður fyrstur at fáa orðið
og í dag viðgegur eina bráðfeingis eykajáttanarlóg tey sum øll flestum kunnust so bleiv væl útskrivað og okur hevða fingið eina bráðfeingisfíggjarlóg bara so mann kann siga landshúsarhaldi á fíggjarlógini verða tey hjólini verða koyrandi men tað sum okur viðgera nú tað er so ein eykajáttan til hasa bráðfeingisfíggjarlógina millum annað tað fyrsta sum er nú er tað tann parturin í fíggjarlógini á fíggjar á játtanarlógini sum skal viðgerast tað er tay lógaruppskotini sum ogu hevði áðni í sambandi við elbilar í sambandi við hybrid og ploginbilar at tey á tann peningurin faktiskt sum skal sum skal setast á fíggjarlógina og so hava okur eisini søluna av partafelagstjaldur tað hevur verið uppi at venda nakrar ferðirnar tað er so eitt og nú komið so langt sum teg nú so er tað tann avhendanum og útveganum kallar mann tað har sum landið ætlar ferð at útvega sær venjingarskúlan ella tann partin sum tórshavnar kommuna eigur samstundis sum tórshavnar kommuna fer at avhenda tann partin av nei har sum landið fer avhenda tann partin av hoytølum í øllu í tí økinum í hoydølum har sum gamla studentarskúlin varð til tórshavnar kommunu og har er sum ein millum rokning kann mann so siga sum verður uppá tríggjar komma sjey milliónir so eru eisini tvær milliónir settir av til at fyrireika at fyrireika soleiðis at løgtingslimir skula fáa ein kontórbygning ella kontór eg veit ikkihussu bráðfeingi tað er men tað er so eisini á her tann fyrireikingin har tvær milliónir settir av og so er tað at keypa eitt grundstykki úti við landsjúkrahúsið har sum framtíðar íbyggingar kunna koma at verða tað er á fýra komma tvær fimm milliónir tað er frá grundstykki tætt við uppá haldi e gott fjúrtan hundrað fermetrar sum liggur øgiliga gott plasera tá okur snakka um framhaldandi útbyggingar av landsjúkrahúsinum og tað fer tað uttan iva at vera so leingi sum okur ætla at halda tað vælferðar samfelagsliga støði sum okur eitt einaferð gera nú h visk okur fara til ja tykur at seta elbilar og tað er eingin grund til at endurtaka etta uppskotið hvár tað snýr seg um har sum mann gevst fyrsta juli við at geva vivið mimvigfrítøkuni saman við skrásetingargjøldunum men mann hevur so valt at forseta við at halda áfram viðvið elbilum og tað er sjóvani skilagott annars kal mann kanska nevna at nú okur eru her vist okur taka plog inn og hebribilar fram til fyrsta so er tað fimmogtretivu túsund upp til fimmogtretivu túsund av mvigenum sum tú kann fáa endurendurgjaldið tí eisti ingú árt endurgjald fyri og hálvfjerðs túsund fyri elbilar visti eokundi hugsa um visi okur fara aftur til tjaldur tað er eg veit ikk hundrað og undrónarverk men tað kann mann sjávandi fáa svar upp á í í fíggjarnevndini tá tað verur viðgjørt vist okur fara bara eitt ára aftur úr tí í tvey túsund og tveyogtjúgu tá bleiv tann parturin sum føroyar ella sum landið eigur í tjaldrið bleiv hann settur til thava eitt virði á sjey milliónir men nú so men nú eftir hesin her nú er so nú er hann so farin nakað upp hann er settur til at hava eitt virði á átjan koma tvær til trýogtjúgu komma eina millión altso ongantíð betur at viðsu ein søla nú fer fram at landið kann so fáa ein so góðan prís sum yvirhøvur gjørligt fyri nú tað sum mann einaferð ætlar at selja tí hetta her er sum í øðrum sum mann selur hetta her er ein endalig søla

visi eukul hygja eftr hasum á grundstykkinum sum sum landið ætlað sær at útvega sær til til landsjúkrahúsið so vil sjávandi landstýriskvinnan í heilsumálanum koma inn í fíggjarnevndini greiðiukkum nærri frá tí eg havi sitið og hugt eitt sindur eftir tí og og tann plaseringin sum tað hevur hon er hon er strategiskt rímiliga góð vil di hildið umframt at eg eru í eini hús sum standa á ognini som sjálvandi tað kann í fyrsta fyrstu ferð mann hyggur eftir tí virka nógv fýra milliónir fyri eitt stykki sum er beint undir fimtan hundrað fermetrar men men vistu kusu hyggja eftir einum vanligum prísi í havn í dag tvat kostar eini seta hús at keypa og hvat vildi eitt grundstykki sum er falt faktiskt øgiliga sentralt plasera mitt í havnini at virði á fimtan hundrað fermetrar tað stendur eitt sum er í kipan her her stendur eisini at landsstýriskvinnan skal veraat taka sær av nøkrum sølum tað virkar eitt sindur at talan er um ognur ið hava virðið um meira enn tíggju milliónir og har veit eg at nøkur hava leitað eftir hvat eta fyri so nakrar sølur afturat sum eru men tað er bara tað at tá ið tað er ein skal mann heimild at selja nakað sum hevur yvir tíggju milliónir virði so skal heimildin koma herfrá og tað er tað sum hon ger her beint men heirra forkvinna hetta her er eitt mál sum fer at fáa eina góða viðgerð í fíggjarnevndini her eru nógv ting í tí so ati mann mann vónar at tær fer at taka nøkulunda sama støði sum tað fyrra málið soleiðis at tað ikki verður for nongv bí í tí men tað er eingin ivi um at her eru nøkur ting sum mu sum skulu sjávandi útgreinas eitt lítið sindur meir tí nógva tíð sum mann hoyrir her tað er sovorð t mann hoyrir í fjølmiðlunum um hvat skalkanska venjingar skulu brúkast til mannhev hoyrt um ei kampuss hvussu skal tað vera og so verður kanska spennandi at vita
tað var í orðini takk fyri hesi ferð ja takk fyri ein viðmerking her
hon er frá kristiannum og vintar poulsen gjørt so væl takk fyri frá forkvinnan ja tað var júst hetta sum undraði meg tá eg sat heim og lasi hetta skjalið í dag at tað er hessin stóri munurin á metingini av hvat virði partabrøv landsins í nei partabrøv hjá landinum í pf-tjaldurhava í fíggjarlóginum fyri tveyogtjúgu so eru mettu inntøknar sjey milliónir men seinasta virðismetingin frá granskarfelagnum í januar er upp í trýogtjúgu komma eina millión krónur hví er so stórur munur á hesum metingum og tí sjálvandi skal landið hava tað fyri hesa sølu sum landið eigur
er og kann fáa takk fyri
ammr gersja takk fyri frú forkvinna eitt sum mann kundi hugsað altso vistu okur hugsa um altso tann tað var undanfarna samgonga su metti at tað kostað sjey milliónir altso so bíligt at landið skuldi fáa eitt annansstað metti at landsinsa ognir ikki hava so stórt virði tað er oftani tað sum mann hevur sæð eisini tá ið mann hava sett fiskifiskirættindir úr føroyum at tey skal lata seg út so bíliga sum møguligt meðan nøkur halda at hesi hesi her eu taka fiskiíkidømi hevur eina størri virði enn men soleiðis s er tað tá ið samgongu skifta at nøkur halda at tað hevur einki virðið og so er tað nøkur sum halda at at landsasa ognir og landsins tilfeingi hevur eitt stórt virði at mann ikki skal bara forera tað burtur tað er tað einasta atso beint nú men kanska má eg farn at betr
kkláring í í fíggjamenninum á fyra takk fyri tann næsti røða ver magnus rasmussen ger so
ætakk fyri frú forkvina ja her er eitt eitt uppskot um bráðfeingisjáttanarlógina eg vil siga tað at her er ikki fyri mær er ikki nógv ókent í her hetta er sovorðið sum vit kenna til sum sóta tingið áðrenn væl lið hvussu er fleiri av hasum er tingunum vit hava tosað um elbilar og annað í morgun og tað tað sæst aftur her og so hevur tað verið tosað um tjaldur og eg fari ikki inn í tað tað haldi eg bjarni hammer greiddi væl frá hví hetta sveiggjar so nógv atstuliega jú ein meting ogso verður tað bjóðað út og tann sum hevur hægsta boð r farvæl saktans tað og so fær landið so nógv burtur úr tí sum tað er visi mann utekur av tilboð eg trúgvi henda metingin má eisini vera fyri at mann kann hava eina hóming á av hvat ið mann skal selja tað fyri so er tað hetta her við tórshavnar kommunu og landinum og hatta er eitt roknist ykki aftur og fram við at ja vit sum kenna til læruskúlan og venjingarskúlan so hoydalar so arbeiddi jenisa rana landstýrismaðuri við saman við tórshavnar kommunu um at gera eitt gerabýti og tað haldi eg kom mann sigur kom ordilia upp undir land og so er tað hendan her millumrokningin við at mann skal y úr húsinum ella so har niðri og og út á frælsi og aftur og fram soleiðis ærr ein leiðisáttmáli so e tað enda við hesar her tríggjar komma sjey sum vit skulu finna pengar til eftir hesum uppskotinum og so kenna vit eisini til hettaher við at løgtingsmenn og løgtingskvinnunr skulu fáa betri hølusumstøður men so er tað tað síðsta alt tað síðsta virka mær atta síðsta uppskotið virkar mær heilt heilt serligt tí tá man fara eitt uppskot upp í hondina ella í telduna so plagar tað at vera greitt eitt sindur frá hvat hetta er altso her stendur um eitt grundstykki altso hvar er hetta grundstykkið kundi eg spurt altso og hví hví kann mann ikki líkasum fáa eitt sindur meira at vita um hettahr hetta hetta er heilt spennandi ogh og men tað er tað atlandsstýriskvinnan fer nn at at koma upp at greiða frá hví tað er eg eg hugsi einaferð kanska er tað tí at hetta er er eitt sindur hemmiligt tí at hetta er ja mann skal ikki ordliga vita hvør eygureftir ella hvat er men eg haldi ikki at egr so krúptiskt allíkavæl men eg hugsi bara at tað er øgiliga fátæksligt við við upplýsingum til til tingfólk óalmindiliga fátæksligt tað dragast um í grundstykki til framtíðarútbygging fyr fýra komma fimmogtjúgu milliónir tað er tað men landsstýriskvinnan fær sikkurt at greiða nærri frá og í fíggjarnevndini fara vit í hvussu her eitt sindur meira inn í hatta har fyri at fáa fleiri upplýsingar er heta grundstykkin sum liggur uppat landssjúkrahúsinum ag gangi bara út frá ella er tað har á leið og sovíðari eg skal ikki leingi um hetta orðaskifti eg haldi hetta er ikki eitt innvikl uppskot tað skal fáa eina góða viðgerð og vit fara sjálvandi at kalla tey inn sum vit halda harvar fyri neyðuni at verða kallað inn so at øll hesi her seks punktini verða væl og virðiliga lýst og so koma vit aftur í tingi við einum áliti sum vit vóna at tey flestu kunnu taka undir við so hetta fer at fáa eina góða
aviðgerð í fíggjarnevdini takk fyri takk fyri tann næsti at røða verður beinir johannesen
ger sovælja takk fyri frú forkvina ja hetta er so eini eykajáttanari løgslóg í sambandvið hesari bráðfeingisjáttanarlógina sum bleiv samtykt ár valið og tað er so sær at tá skal jú alt bara ganga sum eftir galdandi siðvenju sum hann sigur meni er tað so at mann hevur fyri neyðin at fáa fígging til okkurtítøkiligt átrokandi endamál so mám mánn fáa tað tl við a og tað er so tað i hetta her uppskotið millum annað inniheldur og nú hava tey ella báðir framsøgumenninir sum hava verið her beint veri eitt indur inni á hesum her hvat hetta inni ber og vit hava tosað um hesr millum annað um meirvinisgjald og skraldsiargjald við elbilum og øðrum sum millum annað eru ein partur av hesum her og so eru tað sølan av partabønum tjaldir og tað eru eisini nakað vit kenna til tav nakað sum mann eftir ætlans skuldi selja í tvetsuno tveyogtjúgu men eer so hevur so drigið út og tað skal mann so eisini hava heimild fyri nú og so er tað hendan her við at fremja avvenda útvegan av ognum millum land og tórshavar kommunu hendan er ætlanin við einum kampusøki við venjingarskúlanum í havn tað tað ætlanin kenna vit og síðani eisini tað mann fær mann fer at fyrireika eitt yvi altso at løgtingið kann fáa eina umsitingarbygding til løgslimirnar og so er tað júst sum magnusrasmussen eisini er inni á hetta her grundstykki sum verðurnevnt til síðst tilframtíðar útbúgging av landssjúkrahúsinum og her er ja man kann siga fátaksligt við upplýsingum men tað kann eisin vera at tað er ein orsøk til tað og tað er kortfat nakað sum mannhevði viljað hoyrt sindur meira um akkurát hvat hetta er hanlar um onkuntíð tá mann farið tílíkt inn á borðið sum stendur eftir á matrikkunummar og annupja og fermetrarprísin so víðari men her peint eru kanska eit sidur meira fátaksligt við upplikingum so at fingið tað greitt frá um ikki her so í fíggjarnevndini tað evi verið deiligt á um ant skal taka støðu til málið men annars so hugsað eg kanska eisini atspyrja um hesi tingini er um um tað broytir upp á raðfestingarnar kaskar í mun til ta upps og um hetta er ein partur av teimum raðfestingunum sum hann fer at gera fyri fíggjarlógina og um hetta eisini verður fíggjað innan tann verandi karmin um ætlanina eg hugsi til dømis viðkampussøkinum har er mann sum havt sum ætlan at seta tretivu mliónir av komandi árini er tað so at hesar trígjar komma sjey milliónirnar eru verða kanska funnar innan tann karmin ella ikki so tað r eisini tílík ting sum mann gjarna vil hava svar uppá so men annars so er tað allarmelsta øgiliga kent fyri okkum allarflestu tá nakað sum ja tað kemur ikki óvart a kan hoog siga men so er tað líka hatta eina ivamálið og eisini kanska onkrar spurningar um hvussu hetta fer at raka raðfestingar og annað so tað er komn frá nakað sum vit vilja gjarna fáa nágreinar í fíggjarnevndini og og tað fara vit so eisini at royna at gera so hetta her málið skal fáa eina øliga góða góða viðgerð frá okkum í fólkaflokkinum tá hetta málið kemur so langt sum í fíggjarnevndina
mennina ja takk fyri tann næsti røður verður eirikur í jákupsstovu
gersovælja takk fyri frú forkvina síðst eitt mál av hesum slagnum varð viðgjørt í løgtinginum tað er fyri út við fimtan árum síðani tá ið val seinasta ar uttan at ein verulig fíggjarlóg var tá snúði tað seg um at millumbylgisendarin í akrabyrgi riggaði sera illa samstundis sum tað í tráð við lógum um kringvarp varð mett sum lógarkrav at millumbylgisendarin riggaði málið var til fyrstu viðgerð í løgtinginum seksogtjúgunda mars tvey túsun og átta varð samtykt áttanda mai av øllum flokkum uttan einum og í august sama ár riggaði millumbylgisendaran sum hann skuldi so hesin matin tandi líkasum sínum endamáli burturúr tí málinum kunnu vit eisini onkursvegna koma til at talan er um at fáa til vegar heimildir at fremja mál sum hava so stóran týdning og so stóran skund at tey ikki kunnu bíða eftir fíggjarlógini vit eru í nærum somu støðu sum í tvey túsun og átta hesa ferð er tó eitt mál sum landsstýriskvinnan metir tað hava sera stan skund at fáa pengar inn uppá og so fimm ymisk mál sum landsstýriskvinnan metir tað hava stóra skund at brúka pengar uppá ja tað er so stóran skund tað kann ikki bíða eftir tí vanligu fíggjarlógini fyri trýogtjúgu so kann mann spyrja hví júst hesi málini ikki kunnu bíða eftir tí vanligu fíggjarlógini og tað fara vit eisini men tann núverandi landsstýriskvinnan í fíggjarmálum er sinnað at brúka eitt sindur av pengum so hugsi eg instektivt at vit skulu siga ja beinanvegin vit vita ikki um tað nakrantíð fer at henda aftur um vit taka málini ígjøgnum so snúgva tvey tey fyrstu seg um fíggjarligu avleiðingarnar av at dagføra skrásetingargjøldini og mvg afturberingina av elbilum sum vit hava viðgjørt fyrr í dag og har kunnu vit róliga siga at tað ikki gevu meining at bíða eftir tí veruligu fíggjarlógina tað triðja snýr seg um at fremja søluna av partabrøvum í ps tjaldur tað er ein tilgongd sum er byrja fyri tí síðan og hetta málið er eisini blivin partur av samgonguskjalinum so tað skal sjálvandi fremjast men eg gangi út frá at tingið fær eina nærri kunning um tí víðari viðgerðina av tí málum tað fjórða tað snýr seg um hasa her tríggjar komma sjey milliónir krónurnar sum tórshavnar kommuna skal hava í umbýtunum av ognum í hoydølum hjá landinum og í ognum hjá tórshavnar kommunu á frælsinum í havn og samstundis verður hetta heimildin til landsstýriskvinnuna at fremja hetta umbýti talan er um eina avtalu sum er gjørd áðrenn valið og sum eisini eftir øllum at døma verður framd men tá ið vit byggja upp á arbeiðið hjá einum undanfarnu løgtingi so vænta vit eisini eina veruliga gjøgnumgongd av hvat ð er sum vit geva heimild til taðn næsta er tað er so hendan ognin við landssjúkrahúsi sum ynski er um at keypa fyri at tryggja møguleikanum fyri komandi útbyggingum og har siga flestu royndir at tað gevur meining hjá almennum myndugleikum at keypa slíkar ognir tá ið møguleikin er har teir møguleikarnir vísa seg sjáldan og tá ið teir so vísa seg so koma teir næstan ongantíð aftur og so er eitt mál afturat tað snýr seg um pengar til at innrætta arbeiðsumstøður til tingfólk í grannabygninginum her eg haldi meg ikki vera so øgiliga krevjandi við arbeiðsumstøðum og tá ið eg eri byrjaður í øðrum størvum so havi eg ofta sagt at tað er ríkiligt við einari teldu og einum skriviborði her hava vit sum nýggj tingfólk fingið eitt apparætt sum nokk kann kallast fyri eina teldu og nú gleði eg meg til at fáa eitt skriviborð einaferð í framtíðina so altíð alt so fara vit í tjóðheldsflokkinum at viðgera hetta málið positivt
takk fyri harra formaður ja takk fyri so hava vit nakrar viðmerkingar og tann fyrsta er
frá annikuolsóngir sum vóku ja takk fyri eg fari bara at ynskja argur jákupstovu hjartaliga til lukku við teirri fyrstu røðuni hann hevur hildið á føroya løgtingið tað var ein røða sum bæði hevði humor og kant og ber gott boð um at okur hava ein góðan framtíðarpolitikara í arki í abastovu og takk fyri eina gjølla gjøgnumgongd av málunum eisini so hjartaliga til lukku
og vælkomin í tingitakk
fyri ger so væl eirikur jácestovu jara eg kann bara takka takka fyri orðini og fara a royna at gera okkara besta
ja so hava vit eina viðmerking
frá elsbett mersetis gunlesdóttur ger sovæl ja takk fyri harra formaður ø eg legði merki til ati røðarin nevndi at tað var eitt øki sum mann kundi keypa til at útbyggja eg meini landssjúkrahúsið eg sjálv haldi tað er eg eri samd við røðaranu í tí at tey ið høvuðbýss skal mann vera klárur bein an veg tí einki er so ringt sum tá ið mann ætlar sær at gera byggja toym ella hvat tað skal vera tað veit eg frá tí tíðini at mann stendur og manglar grundstykkir og tá mann mann sigur í sum tað vísi seg í løtuni at tit hava møguleikan hjá fylgilig

ergir í okkurt stovn ger so væl ja nú er tað sjálvandi sum sum undanfarnir røðarar hava nevnt so eru tað ikki skiljað nógvar upplýsingar í hesum men eg haldi nevnd hatta eisini er eitt mál har sum mann byggir á so víst sum eg havi fingi upplýst so byggir mann á víðari frá tí sum undanfarna landsstýrið eisini arbeið
so so tað haldi eg bara mann kann siga har takk fyri
so er tað eykun samelsen ger so vælja takk fyri harra formaður eg fari eisini at ynskja eirikin hjartaliga til lukku vísnari fyrstu røðu eirikur jákustovu skuldi mann nokk sagt eg haldi at sjálvt um upplýsingarnir kanska ikki eru so drúgvir í málinum sum vit viðgera í dag so haldi eg allíkavæl at eirikur gjørdi eina nokk so góða roynd at at lýsa tey allíkavæl og viðgera tey eitt sindur eg trúgvi ikki nógv sum vita til dømis at mann í løgtinginum ikki hevur bæði teldu og skriviborð sum mann hevur á teimum flestu arbeiðsplássum í landinum annars so har kom hann eitt sindur inn upp á nøkur ting sum eru rættiliga relevant haldi eg og eisini fyri restina avmál

árøðarini fyri vimerkingina eg haldi ikki at tað er so erliga nógv at leggja afturat og oparmálið at vita tað eg ov ivist ikki í at vit í fíggjarnevndini saman við eyðkunn
fór av eina góða viðgerð armálu takk fyri næsti røðari verður so
jensen ger so væl takk fyriharra formaður ja hetta var so tað triðja málið á skrá um ein onnur viðgerðin í dag og eitt mál sum eisini fyri fíggjarnevndina og tey undanfarnu hava greitt frá og serliga tey sum sótu í samgongu fram til valið at tey kennast væl við hesi málini og at nógv av teimum eru tílík og tað greiðir uppskotið heisini frá sum hava ein serligan tørv á at verða avgreidd nú fyri millum annað fyri at halda avtalur avtalur við borgarar avtalur við aðrar myndugleikar og síðani fáa vit eisini nakrar upphæddir upplýstar í lógaruppskotinum nummar tveyogfjøruti og tær upphæddirnar eru millum annað hesar her átjan komma tvær milliónar í inntøku fyri sølu avlandsins partabrøv landsins í pftjaldri og har nema vit jú sjálvandi við hetta við landsins oyðarapolitikki sum er eitt sera áhugavert mál í ølí øllum førum so metir mann tað ikki vera ráðiligt at draga hetta út og at ll øll viðgerðin skal byrja av nýggjum tí metir mann hetta hava skund hóast vit hava eina bráðfeingisfíggjarlóg hetta við at avhenda og útvega millum landið og tórshavnar kommunu er eisini sera áhugavert og týdningarmikið mál tað viðvíkur millum annað fróðskaparsetri føroya sum leingi sera leingi hevur eftirlýst at kampusætlanin verður vald fyri tað fyrsta annað velur hvønn loysn og síðani verður framd og hetta her er rættiliga týdningarmikið hettaer eitt gamalt mál tað eru nógv ár síðani at millum annað eg sjálv og annika olsen tingkvinna sótu og og arbeiddu faktiskt eisini við at at fáa gongd á hetta her ha og taðhevr erið gongd á tí nú sær tað út til at visse hendan her eykajáttanarløgtingslógin kann verða samtykt hóast vit hava bráðfeingisfíggjarlóg so kann gongd framhaldandi vera á tí málinum tað e rættiliga týdningarmikið fyri landið í øllum førum og fróðskaparsetri og sjálvandi er tað eisini áhugavert við tí sum skal henda í hoydølum og so er tað hesini her umsitingarbygningurin sum kanska færri kenna til men sum eisini e sera týdningarmikil tá ið mann hugsar um framtíðina hjá heilsuverkinum og um framtíðar útbúggingar og ikki minst at halda tær avtalur og at arbeiða yvir um samgongu yvir um ymsar samgongur og yvir um val og tað eru tær tvær milliónirnar til undir punkt fimm nei orsaka tað er tær fýra komma tvey fimm milliónirnar í undir punkt seks og so er tað hesin her umsitingarbygningurin hjá tinginum tað er eisini eitt mál sum øgiliga leingi hevur verið viðgjørt hvat er tað fyri umstøður sum tingfólk í føroyum hava og nú hevur mann so valt eina loysn og tað er ikki ráðiligt at at leggja tingi og umsitingina og lammuna her men at lata tey arbeiða víðari við tí loysni sum er funnin so soleiðisnar kunnu hesi málini hava ymsa ymsan týdning ymsar raðfesting menn somu sama hast og sjálvandi eru tey málini við sum vit viðgjørdu fyrr í dag um virðisavgjaldsfrítøkuna fyri orkuvinarlig akfør til tvey túsund og fýraogtjúgu eins og att leingja tíðarskeið tíðarskeið fyri afturbering tí hetta er jú alt hesar heimildirnar sum landsstýriskvinnan í fíggjarmáluin skal hava til at fremja hesi átøkini og til at halda lata gongdir halda fram og sum øll vita so er ikki nýtt fíggjarlógaruppskot fyri trýogtjúgu lagt fram nn og tað tekur sína tíð og tað er ikki ráðiligt at samfelagið liggur í andaleypi á summum økjum fyri tað um ein nýggj samgonga eitt nýtt løgting skal taka sær a tíð sum tað tekur at leggja eina fíggjarlóg til rættis og at fáa hana framtað so eg haldi eg skal ikki leingja hetta her orðaskifti men takka fyri
harra formaður ja her er eini viðmerking og tað er eykun samuelsen
ger so væltakk fyri harra formaður ja tað er púra rætt sum hanna jensen sigur at tað mann kann ikki lata øll mál liggja og bíða inntil ein fíggjarlóg e samtykt sjálvt um um um vit sjálvandi fara at royna at fáa fíggjarlógina sum skjótast tað vænti eg tí men tað skal gerast ordiligt og her er millum annað tað málið sum vit viðgjørdu fyrr í dag um mvegafturbering og skrásetingargjald har eg giti ella eg rættiliga sikkur upp á hetta málið má samtykkjast eisini fyri at tað skal kunna fáa virkna so tað eru summi mál sum mann noyðist at taka framum sjálvt um tað sjálvandi hevði verið gott at alt var í
gjarlagi tá ið hon kemur takk fyri
hanna jensen ger so væl takk fyri hara formaður ja hetta her er tengt saman hetta lógarupskotið tekt saman við teimum báðum sum vit hava umrøtt leingi í dag og so er tað sjálvandi nakrar inntøkur sum eru rættaðar til í mun til eina undanfarna meting og heimild við einari orðing í hesari lóg sum kann javnsetast við eina átekning í játtanarlóg og hetta er alt fíggjarlógarteknikkur og lógarteknikkur sum skal vera í lagi og tað skylda vit teimum myndugleikum sum landið hevur gjørt avtalur við og borgarum sum landi hevur gjørt avtalur við og tað sama viðvíkjandi undanfarna uppskotum tær ætlanir sum vinnan og borgarin faktiskt hevur lagað seg til og situr og bíðar eftir
takk fyri har fólktakk fyri næsti røðari er so stefan klein poulsen ger so væl
takk fyri harra formaður ja her eru nakrar broytingar í bráðfeingis játtanarlógini uppar fyri gjøgnumgangardagar heiðsøkt so er tað elbilarnir so vit brúktu nógva tíð uppá fyri viðgerðini av tí málinum so er tað tilgongdin at selja partaprøv í pf-tjaldur venjingarskúlin og kampusið sum skal byggjast har og so er tað at fyrireika eitt leiðmáli til umsitingarbygningin til løgningið og tað seinasta sum er eisini sum er hitt er alt kent fyri mær men tað síðsta málið kenni eg ikki ordiliga nakað stórvísi til sum snýr seg um at keypa eitt grundstykki sum kann brúkast til framtíðarútbygging av landssjúkrahúsinum og her stendur at tað eru útreiðslur á fýra komma tvær fimm milliónir tráðenten er talan um eitt stórt grundstykki ella mann talar um eitt ein matrikul har ein hús standa á hvønn gjútvara og tað gevur seg í alt givið at mann selur partabrøvini hjá pf-tjaldur fyri átjan komma tvær sum jú er ein meting so gevur hetta átta komma tvær fimm í landskassan og so umframt so koma elbilarnar afturat sum jú er ein rættar stórur útreiðsla og fær ikki hevur komað meira inn á tað tað hava vit viðgjørt væl virðiliga og vit fara sjálvandi at viðgera detaljurnar í hesum
nærri í fíggjarnevndini takk fyri ja so er næsti røðari ruttvang
vælkfyri harra formaður ja eina broyting í løgtingslóg um bráðfeingisjáttanarlóg søðiskom tað at eita tað var eitt sindur av viðgerð aftur og fram um hvussu man ger hetta her heltar ikki á hvørjum degi mann geri soleiðis játtanarlógir tað er jú ikki vanligt at vit ikki hava eina vanliga fíggjarlóg men ta støðuna hava vit í løtuniher er hetta er so ein sovornun uppsamling avnøkrum tingum og tvey av teimum hava vit longu viðgjørt tað er hetta við afturbering av meirvirðisgjaldi og ati leingja frítøkuna fyri skrásetingargjald so koma vit til søluna av partabrøvunum í pftjaldur og har spurdi onkur nevniliga hetta her við hví hví er tað blivið til til tað at virðið av tí er mett til átjan komma tvær milliónir tá ið tað upprunaliga varð mett til sjey milliónir og har er orsøkin at tá ið mann kom í løgtingið og bað um heimild til at fáa selt hesi her partabrøvini so brúkti mann tað innara virði tað vil siga tað bókførda virðið á partabrøvinum og tað var sjey milliónir tá tá ið mann so fekk heimildina til at fara í hesa her sølutilgongdina so hevur ráðgevingarfyritøkan sum hevur gjørt arbeiðið fyri landsstýrið mett at virðið av hesum partabrøvnum lá onkustaðni í millum átjan komma tvær ogtrýogtjúgu komma eina millión tað sum eg so kann fortelja tykkum afturat tð er tað at mann hevur fingið eitt endaligt boð og tað er upp á sekstan komma eina millión tað vil siga lægri enn hesar her átjan sum vórðu settar men hægri enn væl hægri enn tað upprunaliga ásetta virði so var sjey milliónir landið fekk fleiri tilboð kann eg eisini siga hog hóast hetta liggur eitt sindur lægri enn hesar her átjan so metir ráðgevarin sum landsstýrið hevur brúkt at hetta er eitt gott boð og mælir landsstýrinum til at taka av og tað sum mann sigur er at tá ið tað er ein so lítil partur hetta er jú bara tvey komma ja nú fór eg tvey komma átta prosent av samlaða og tá er vanligt at mann ikki altso at mann fær ein avsláttur í prísinum og tað hevur mann so sett upp hvat ið mann heldur er rímiligt og tað metir mann so leggur innanfyri tað markið og hetta kunnu vit so koma nærri inn á í fíggjarnevndini tí sjálvandi er hetta treytað av at vit fáa undirtøku fyri hesari søluni

og sjálvandi verður sølan ikki endalig fyrr enn løgtingið hevur samtykt at partabrøvini skulu seljast fyri henda prísin tað er tað sum eg kann siga um tjaldur og so er tað hendan her avhendandi nú út við anu ognin millum landið og tórshavnar kommunurna og tað kenna vit frá einari eykajáttan sum er samtykt í løgtinginum í fjør men har skuldi havt verið ein seátekning á sum gjørdi at mann tann heimildin strøkti seg yvir ár og tað hon var so ikki har so tí eru vit noydd til at taka hetta upp umaftur sum tað eisini

so er tað hetta leigumálið til umsitingar bygnan tvær milliónir og so er tað tað grundstykki sum fleiri hava sett spurna við og tað skilji eg væl tað er kanska orðað ógvuliga stutt soleiðis at fólk halda at tað er okkurt sum eøgiliga hemmiligt tað er tað ikki tað snýr seg um eina avtalu aftur ein treytaðavtalu sjálvandi tað er soleiðis tá ið landsstýrið fer út og selur ognir hjá landinum so skaldað vanliga ígjøgnum løgtingið og tí verða tí verða gjørdar treytaðar avtalur og undanfarni undanfarna landsstýrið hevur viðeigararnir av hesari ognini sum liggur uppat landssjúkrahúsinum faktiskt er heitta eitt grundstykki við einum húsi á sum liggur umringað av einum vegi og ognum hjá landsstýrinum orsøkin til at mann hevur ynskt at fingið fatur á hesum her grundstykkinum er at tað økir eisini um nýtslustigið og brúktstigið hjá landssjúkrahúsinum tí tað er typiskt tað mann renur seg í serliga tá ið mann í sjúkrahúsbygging mann byggir uppeftir tað krevur eitt ávíst grundøki og her fær mann so fjúrtan hundrað fermetrar afturat

og har hevur mann so gjørt eina avtalu og yvirtøkudagurin er fyrsti mars og tað væntar mann kanska at tað fer at verða at standa á við at fáa samtykt eina fíggjarlóg til fyrsta mars og tí er tað tikið við sjálvandi bæði hendan upphæddin og hin upphæddin eisini við við víkjandi ogninum í hoytólum og og venjingarskúlanum tað er nakað sum fer av samlaða íløgukarminum fyri ári í ár men eg haldi at tað er rættast altso tá ið landsstýrið hevur gjørt eina treytaða avtalu so haldi eg at tað hevði verið ein vánaligur sjekku hjá okkum einum nýggjum landsstýri og líkasum sevða tað av borðinum altso landið má vera ein hampiliga álítandi avtalu partur so tað havi eg so valt at halda fast við vit kunnu eisini koma nærri inn á hattar í fíggjarlógini

hevði hug at rokna saman hvat hvat betýðir hendan her eykajáttanin sjálvandi akkurát her við elbilinum er øgiliga ringt at meta um hvat ið tað fer at geva eyka inntøkum tí at tað valdast um fólk í staðin fyri hybridbilar velja bensinbilar ella velja elbilar men á pappírinum er verður mett ati mvegi kemur at geva okkum sekstan milliónir og skrásetingartjaldið tvær komma tríggjar og visu vit so siga at tjaldur verður selt fyri sekstan komma eina so gevur hetta tilsamans eina meir inntøku fyri landskassan upp á fýraogtjúgu og eina hálva millión

sum sagt hetta skal alt viðgerast nærri í fíggjarnevndini og eg síggi fram til ta viðgerðina og fara sjálvandi at svara spurningum í tann mun tað ber
heil takk fyri ja takk fyri her ein viðmerking og tað
annikaolsen ger sovæljatakk fyri ja ein fín gjøgnumgongd av hesum broytingaruppskoti til bráðfeingisjáttanarlógina rutvang var eisini inni á hesin her stykkinum sum landssjúkrahúsið skal ogna sær upp atlandssjúkrahúsinum eg veit gott at tað fellur eitt sindur uttan fyri hetta málið nú tá ið hetta her er eitti broytingaruppskot til eina bráðfeingisjáttanarlóg men veit rut vang sum sjálvandi hevur sitið nokk so stutt í sessinum veit hon at siga hvussu dýrt landssjúkrahúsið er blivið nú hvat er meir kostnaðurin av landssjúkrahúsinum sum sum íløga okur hoyra í miðlunum at tað bara durkar dýrkar dýrkar altso hevur ruttvang kanska fingið okrara upplýsingar um hvat støðan er viðvíkjandi landssjúkrahúsinum og nær

takk fyri rutt vang gjørt so væl ja eg veit faktiskt ikki meira ítøkiligt enn hvat tit vita her eg veit at tað verður stølað ein øgilig rúgva frá í fjør tí mann sjálvandi er afturúr í mun til ætlanina og tað sum verður sagt ella tað sum eg veit er at mann væntar at mann kann flyta inn í síðst í hesum árinum eg havi eisini hoyrt leysatíðindir eisini áðrenn valið um at tað fór at koma eykar rokningar og eg havi ikki altso eg veit ikki ítøkiliga meira um tað
enn takk fyri takk fyri so er tað næsti røðari á listanum og tað er anniku olsen ger so væl
takk fyri harra formaður ja hetta her er nakrar broytingar í bráðfingisjáttanarlógini og vit skal ikki koma inn á allir teir lutir sum sum eru í uppskotinum tey hava framsøgufólkini gjørt men orsøkin til at eg tók orðið tað er kanska serliga tann eina v játtanin sum er upp á tríggjar komma fimm milliónir sum liggur ímillum landið og kommunurnar tórshavnar kommunu orsaka sum er avtalan um markabýtið ímillum venjingarskúlan og ognirnar uppi í hoydølum hetta kann tykjast at vera ein øgiliga pikka lítiljáttan sum skal líka flytast ímillum land og kommunur men hetta er faktiskt eitt rættiliga stórt mál htta er eitt øgiliga týdningarmikið mál tí hetta hevur verið á ynskilistanum í rættiliga rættiliga nógv ár a landið fer ognirnar uppi á frælsinum til at gera eitt nýtt kampus til at gera eitt nýtt universitet í føroyum og at kommunan fer ognirnar uppi í hoydølum eg fegnist um bæði tvey haldi hetta er faktisk ein søgulig semja og tað skal undanfarni landsstýrismaðurin hava rós fyri at at bera so í bandið hetta her málið kom í hús tí hetta her kemur at leggja lunnunar undir einum nýggjum kampus í føroyum og tað haldi g er eitt stór mál í sjálvum sær tað eru so sjálvandi nakrar virðismetingar aftur og fram og tað sum mann so er lendur í millum land og kommunu er so hesar tríggjar komma sjey milliónir krónurnar í tí fíggjarlógaruppskotið sum fyriliggur og sum er borið niðan í tingi har standa so seks milliónir krónur til fróðskaparsetur føroya og tað vita okur væl av at einki nýtt fróðskaparsetur vðb fyri nei fyri seks milliónir krónur men tað sum eg vil heita á landsstýriskvinnuna og landsstýrið sum nú situr og arbeiðir við fíggjarlógaruppskotinum at mann heldur í hvønnsfalt hesum seks milliónum intaktar soleiðis at mann kann um ikki annað byrja fyrireikingarnar til eitt nýttfróðskaparsetur tað var soleiðis sum hanna jensen var inni á at hon sum landsstýriskvinna í mentamálnum eg haldi tú verið aftur í tvey túsund og átjan og je sjálv sum tá sað sum borgarstjóri gjørdi eina avtalu um tær teir bygningar og tar heildarætlan sum er gjørd fyri frælsi har eitt nýtt kampus skal gerast har kommunan hær kommunurnar leiklutir eisini verður nágreinaður um broytingar í byggisamtyktum og annað sum eg haldi er rættiliga ne áhugavert og í tí uppskotunum har liggur eisini ein ætlan fyri eitt nýtt universitetsháspetal at tað verður ein partur av nýggja fróðskaparsetrinum soleis at tú kunna leggja lunnurnar undir eina nýggja læknuútbúgving í føroyum tað hevur leingi verið á dagsskrá og tað er vónandi eisini ein partur av av tí arbeiðinum sum sum mentamálaráðharrin kemur at at arbeiða við somuleiðis eri eg øgiligani fegin um at kommunan hevur sleptætlanina um at byggja bústaðir uppi í hoydølum at mann ikki gjørdi íbúðir tí hatta er eitt søguligt stað alt økið uppi í hoydønum er eitt stórt frílendi sum allir føroyingar kunna njóta og fáa gleði av tað bleiv lagt út sum frílendi í tvey túsund og tíggju tað er tað størsta frílendisøkið í landinum har bæði har tað bæði er rýkt við viðflora og favna og og og fornum leivdum og sovíðari sum er ótrúliga virðismikið og tí haldi eg að er viktigt at allir føroyingar fáa atgongd til hetta frílendi og tað sum liggur í kortinum nú sambært meirilutanum í tórshavnar býrá ætlanin at gerattað er ætlan sum fyriliggja har tað er at mann ætlar at fara undir at gera ein kvøldskúla sumsjálvandi er atkomuligur fyri fyri fleiri borgarar enn bara nøkur fá eg haldi eisini at tað tað umhvørvið sum er har uppi nú við tað mann kann leiga seg inn bæði til tónleik og list og annað er ótrúliga kveikjandi og eg vóni at tað sjálvandi sleppur at halda áfram og tað er einki sum bendir á at mann ætlar at sleppa tí eg hevði bara hug at nevna hetta her harra formaður t eg haldi hetta her er ein so ótrúliga viktig broyting og eg vóni veruligani at at landsstýrið leggur seg eftir at brúka teir pengar sum standa á fíggjarlógini nú at mann ikki broytir tað men fer undir at fyrireika eitt nýtt fróðskaparsetur í í føroyum tað
taskal vera mítt inniliga ynskja takk fyri harra formaður takk fyri so er næsti røðara á listanum er jenusa rana ger so væl
takk harra formaður fyri byrja við tí seinasta sum annikaolsen tosaði um so so er hetta ein stórur liður í ætlanini ati byggja kampuss og á fíggjarlógini sum okur løgdu fram har eru nógvir pengar settur av ikki bara henda játtanin her sum eisini var á eyaeykalógini í oktobur men tríggjarkomma sjey milliónir men eisini thetta opnar fyri at mann kann fara miðvíst onkur hevur spurt um tað í gongd við at umbyggja venjingarskúlan og tað er man longu farin so vítt eg minnist so er mann í gongd við nummar tvey lom tað eru fleiri lonur tær skulda taka stigvíst sum ein partur av kampus og samstundis so so ætlaðu okur hvussusu eri eg hopið tað fyrðir hildið fast við tað at byrja tað veruliga tað miðhúsið sum skuldi setast meint eystan fyri venjingarskúlan har ið ið í høvuðsbygningurin hjá hjá kampus skuldi vera og tað tað vóni eg at mann heldur fram við hatta var byrjanum og okur kláraði at fáa hatta gerabýtið við kommununa soleiðis at mann ikki fór at brúka eina rúgvu av pengum til at at skaffa sær fatur á venjingarskúlanum okur fingu hann við at geva studentaskúlan í býti og eitt øki rundan um studentaskúlanum og lonurnar eisini ø eitt annað spennandi sum okur eisini fóru í gongd við sum eg hopi at núverandi samgonga eisini fer at halda fram við okur høvdu havt havt tann fyrsta fundin áðrenni okur høvdu havt tann fyrsta fundin og skuldu hava fund við formenninir fyri allar flokkar og greiða frá teimum ætlanum okur høvdu um at gera eitt løgmans sæti uppi í hoyvíkini og flyta tjóðshavnið sum er har uppi í dag oman í samotoribygningin tað er ein fantastisk ætlan og eg fari at biðja nú er henn samgongu um balsignaði reformansinsloyvi farið í gongd við ta ætlanina áðrenn okur kundu hava fundim okur høvdu havt ein internað fund áðrenn okur kundu hava fundim so sum fekk tá var en løgmaður aðrar ætlanir og tí er hann ikki løgmaður í dag tíverri meni menog tí kundi okur verið hildið fram við við tí ætlanini so hetta er ein ein veldig ætlan sum sum sum fór í gongd tann dagin tá ið okur gjørdus avtaluna við við býráiði í havn ein ætlan um veruliga fá gongd á kampuss tann gongdin komin og senda ætlanin um eitt løgmans sæti og at tjóðshavnið kundi flyta oman í í í santorbygningi so sigur onkur jamen eg tari ikki ein ótrúliga dýr ætlan nei ikki ein gang tað meta ikki teir sum sum hava hava skilferisovrðinm teir siga tað at atsantorbygningurin er ein bygningur sum er av so stórum virði at tað eru tað eru grunnar runt um standa klárur og ynskja at finanskera tað stóra tann stóra kostnaðrin tí tað er ein stórur kostnaður men annars lat okkum standa saman um hetta hetta er so týdningarmikið serligan kampusi og so so má eg sleppa at at siga sjálvt um um onkur kanska fer ilt av tí nei tað pljøvist einkin at fáast sum situr her í dag e hvussu ati at tann dagin tá ið okur høvdu eykajáttanina til viðgerðar hesar tríggjar komma sjey milliónar seinast tað var tann dagin tá ið ein matur tjóðheldsmaður segði at henda ætlanin sum núverandi samgongan við tjóðveldisjavnleiginum framsókn leggu fram henda ætlanin var at oyðileggja dalin fagra og ein annar maturtjóðveldsmaður hann gekk við einum uppsøgn í hondini og eittraði og tað vóru aðrir sum forðaði honum fer at leggja uppsøgnina fram á ting tann dagin men tað minnast kanska onkur sum var her so eg eri fantastiska glaður yvir at núverandi samgonga kemur vit í sama uppskotunum fram takk fyri tað jeg s íðsta sum hava álváttanin á meg sjálvan ei
ja so er tað ikki fleiri sum hava biðið um orðið í hesim máli og tað merkir so at tingmál nummar tveyogfjøruti tjúgu tveyogtjúgu tað verður nú beint í fíggjarnevndina og tað eru ikki fleiri mál á skrá í dag tí at punkt fimm framløga hevur verið fyrr í dag næsti tingfundur hann verður hósdagin annan februar tjúgu trýogtjúgu klokkan ellivu og tá verður henda dagsskrá fyrsta viðgerð av løgtingsmáli trýogfjøruti tjúgu tveyogtjúgu sum er uppskot til løgtingslóg um broyting í ymiskum løgtingslógum í samband við umskipan av føroya kæristovnu stovni og tað er avtøka av kærnevndini hjá arbeiðsloysiskipanini í barsisskipanini høvuðsnabarnaverndarnevndini ogtvingsinsnevndini og tað málið verður beint í rættarnevndina síðani koma vit til annað punkt á skránni sum erður fyrsta viðgerð av tingmáli fýraogfjøruti tjúgu tveyogtjúgu uppskotil løgslóg um broyting í ymiskum løgtingslógum og tílíkum í sambandi við dagførngav konkurslógini fyri føroyar og tað er gjaldsteðgur og neyðskuldar semja verða broytt til endurskipan reglur um trotabúspann verða settar inn í grannskoðarlógina síðan kemur fyrsta viðgerð av tingmáli fimmogfjørutiogtjúgu tveyogtjúgu uppskot til rítislógar tatilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annordning om ikrafttretivu forferørini á deli af lóg um endring av konkurslógin og forskellig andri lovi rekonstruktiónmtviteri og dela lóg um endring av konkurslógin lóg um ølønmóttakarnes garantifond og lóg um nkernesretstilling við virksemtetsovurdraksi og taðr vernu ting við gelsanering og endringy rekonstruktiónsregluni sum fgaf kovi nítjan og hesi bæði málini sum er nevnd nún løgtingsmál fýraogfjøruti og fimmogfjøruti tey verða viðgjørd undir einum og tey verða beind rættarnevndini og hósdagin annan februar verður eisini framløga á skránni vit takka fyri dag tingfundur er lokið